so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag áttaogtjúgunda apríl og vit fara til fyrst til triðju viðgerð av løgtsmál nummar sjeyoghálvfjerðs tað er uppskot til ríkislógartelmalin at seta gildi fyri føroyar annorðningig mikrafttretivu forferðina av lóg um rætshondhevundimyndighetisbehandling av persónoplsiger er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskiftið ar enda vit atkvøða í hesum málinum hetta málið var við aðru viðgerð samtykt við átjan atkvoðu fyri sjey ímóti og ongari blankari vit atkvøðanú ja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við seytjan atkvøðum fyri seks ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum endaliga síðan er tað triðju vigger av løgtsmál nummar einoghálvfems uppskot til løgtslóg um broytingar løgslóg um sjúkrahúsverkið tað er limatalið sjúklingaráðnum verður lækkað og so framvegis og nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað o vit atkvøða í málinum sum varð samtykt einmælt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú ja so er liliðug at atkvøða málið er samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og endaliga avgreitt frá løgtinginum so ar tað triðja viðgerð taðn næsta av løgtingsmáli nummar tveyoghálvfems tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning viðkrafttretivu forferðina lóg um joniserandi stroling og stroleypicskúttilsi tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er enda hetta málið varð samtykt við fimmogtjúgu atkvøðu fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú við triðju viðgerð ger so væl ja onkur manglar at atkvøða ja vit eru liðug at atkvøða trýogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er lonk hetta málið er endaliga samtykt og avgreitt og vit koma so til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og trý tað er uppskot til løgtinslóg um at endurnýgja asfaltverk og servverk hjá landsverki nakað sum biður um orðið hennrikold fær orðið
ger sovæl ja takk harra formaður tað er eitt sindur keðiligtat brøðr ví taðanú var landsstýrismaðurin so andi orerenteraður hann gjørdi greitt um hvat tað kostaði henda vælsignaða tpoala knúsara og tað kostaði á landartúsund at flyta hann og tað sigur okum tað at hann erður ikki fluttur oftanyí hvørfalt og eg havi mistakk um at her eru nøkur ting sum fólk ikki vita hvøsi aso hvørsu eg ella heldur nakar annar eri greiðir yvir í sambandi við hetta her hvar er hesin klússaðurin hvat stendur hann ann er er han komin til føroyar er ha monteraður tað kanska burdi verið interesant eisini at vita og hvussu er støðan við at hann kann flytast nú nú vita okur at skerverkinum í skørini porkeri er ein knúsari sum fungerar men men har eru forkrúsar sum manglar o hann hann er so leigaður okkurtani frá vær inni á eyrablisini mann mann føldi trongd til at selja forkrúsara sum var har portablan og sum leiða ein aftur eg trúgvi einki upp á at ein ein knúsara sum sum tekur so fyri tað fyrsta at kostar so nógv og og tekur so nógv pláss at flyta at hann kann flytast aftur og fram uttan víðari nú nú biginti begynt ein sovornur niður laging av á grótverkinum í porker fyrr ennu tveimum árum síðani eg lag har á leið og síðani hevur tað verið nokk so konsamt manglur uppá tilfar tí at tað er bara ein byggufyritøka sum kemur á staðið og spreingir og borðar og so hvørvøratr har er eitt sindur merkiligt við við við við at mann avmarkar virksemið nú síggi okur at heilsuskúlin og taer nú triðja viðgerð eg skal ikki kra e inn av hann hann skal avvikklast nú og og ein ein deild skal uppræta sær so er tað ikki ringt at rokna út hvat eg endurligar hjá honum so ett er ein sovrnur vlingsperiota og tí stemmai eg ikki fyrr tí tað ger eg ikki heldur hesi ferð pá grund av tí at eg egieri ikki s sikkur í at ati tað sum hann ætlar við hesun her er veruleikin at veruleikin ikki er ein heilt annan
ja tað er viðmerkin
jákop mikkessen harra formaður vit hoyrdu hennivold í fjølmiðluni og tosa um sev og vindmyllur og tað heilt klárt at hannikki hevur stóran áhugi í tí grønu leiðini at fáa meiri vindorku og at fáa gjørt føroyar grønari og tí kundi hugsað meg spurt henteiga nú tóku orð hesi málin er hvørja støðuegn hevur til tann grøna partinas tað sum hevur dálking at gera er javnaðarflokkurin og blivnar flokkur sum ikki raðfestir tann grøna orkupolitikkin og dálkingina so nógv eru eruhevur
gamast un kúgentu í grønum málum
ra meg eitt sindur at jakum mikkelsen ikki far n grøna jakketeheldur men lat tað fara men men henda fyrireiking er størsta rá í føroya søgu sev tað sum fyrigangur sev nú er størsta rán frá føroyingum altso føroyingar eiga sev í hundrað ár og tað sum fyrri gangur nú tað er tað størsta ránið sum nakrantíð er henta í føroyum nakrantíð er hent mann fer avstað við tí sum føroyingar eiga og siga ger so væl ein og hvør kann brúkastu mann vil aftaná modernisera hetta fyritøkurna í óendalig heit og alt tað króka fólk maskinmeistarar í langebanar sum eru í ynni hjá sev og sum hava gjørt t eitt fantastiska arbeiði at koma hartil so sigur mann nú kann verða slutt við tí nog fáa tykur bara feløgun kaldrað nú eita og íslandi millum annað skuldu okur keypa vind í føroyum úr íslandi og eftir íslands felags skal seta vindmyllir upp í føroyum altso er altso eg tay virkuliga komið har til heilt ófatiligt hattaer
størsta ráðum í føroya sogu og tað er alla føroyingasamdrúm burtan frá einum fýra fimm sum sita saman ja eg haldi eg fara at minna á at tað er triðja viðgerð um eitt skerverk og asfaltverk hjá landsverki ja eg haldi tað er vert at minna á attøkulshær ja so fær
erhard joensen eina viðmerking bara eina viðmerking eg síggja at landsstýrismaðurin hevur biðið um orðið so tí vel ag at seta ein ein spurning beinleiðis til til eg tími ikki at taka orðið so g geri tað bara við eina viðmerking hetta her við veitingartrygd hvørja trygd hevur mann fyri at mann til dømis í suðuroynni ferð og hústoft fer tann skervin sum hann hevur brúk fyri verður verður tað ein veitingartrygd í sambandi við at henda her umskipanin við skerverkinum hjá lands
terki verður tað kundi hugsað mær at vita
takkfyri taer absolutt ein aktuellur spurningur tí tað hevur staðið á í longri tíð thevur staðið á í longri tíð í í í sambandi við við hesi veitingartyngini og tað at mann fer eitt sovorð tapparat sum sum smiur knapliga nokk kan føra tað sigur okkum tað at hetta blívur eitt sindur ivingasamt og hitt at jógun mikkesen hevdir ein spurninguformaðurin eg er uppfæfdur við tað eri kanska eg má forhúfligur at mann svarar upp á sovorðt sum sum fólk svara spyrja um tað burdi mann

uni rasmussen orði ger sovælja takk fyri nei tað er tað at hennig old er so ivasamur um at uma er flytmart hetta sjerverkið og og tað hevur enn tá verið í suðuri sum eg havi fingið at vita við smyrli so so tann parturin er í hvussusur upp á pláss mann hevur vognar sum mann kann transportera tað vi og nú havi eg fingið taðupp á skrift eisini at prísurin er fimmoghálvfjerðs túsund einvegis so tað er hálvtan hundrað túsund retur til suðuroyar og so havi eg eisini fingið at vita tað sum mann ætlar tað er at fara til suðuroyar eina ferð um árið visu mann klárar at syrgja fyri at at knúsa til pass til eitt orskubrúk men sjálvandi skal mann fylgja við um tað heldur stykt visti tað ikki er í ordan jamen so flytur mann tað oftari so so mann skal flyta við fylgja við tí parpinum man gongur út frá eina ferðr um árið til suðuroyar og einar tríggjar ferðir ímillum hunsara botn og húsdoft tað er planurin og visi taðer interessa at síggja mynd av at tað liggur á einum vogni so hevur elnar mynd á av tí á telefonini so so tey sum hava interessu í at síggja tað so so kunnu tey síggja tað hetta við veitingartrygd tað veit ikki akkurát hvussu men men tað gangi út frá at at tað liggur í hesum her at mann syrgir fyri at fáa tað suður tá ið ti eg mangul so tað burdi verið í ordan takk fyri
ja tað er ein viðmerki tað er í
skal taka landstørin frannur fyri upplýsingarnir tað er fínt at mann fer at vitja tað sum tað at tað kostar aldrandrað túsund tað sigur okkum tað at misti mann brúkti teir pengarnir uppá eitt núsára so var ikki ringt at rokna út at so hevði mann ein super knúsartu innan fyrr enina helt stutta tíð tað bleiv keyptar um krysári fyri nøkrum árum síðani ý f síðan men en lærari orsøk so fekk mann trong til at selja an aftur hann hann var ta sum nú leiðarin annan staðin fyri men men men hitt at at mann ikki kemur í sæ støðuna sum han hevur verið í nú í ta síðsta hálv annað næstan tvey árini at aðrurkar løtu sum manglar tað tað eigur ikki at finna staðni
e
ja uni rasmussen takk fyri ja nú ljóðar tað sum at tað kann gerast øgiliga bíliga at fáa sær ein knúsara men eg veit ikki sum eg skilti á lagnum so var tann knúsarin slett keknaður sum varð skektur men tað tað veit eg so ikki tann sum henni gold vísir á sum var
tíkki ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið áh jú nú komið jen akkurát tá eg segði tað so komið jenus at ræna upp á so hann fær orðið
ger su væl takk fyri formaður tað var ja eg gloymdi at trýsta á bara ein viðmerking til hennik old hann var inni upp á skúlan í hovi og eg skal heilsa hennrik og øllum teimum sum eventuelt halda at tað passar sum hennerik hevur fingið fortalt at so verður ikki har verður einki flutt úr hovi tvørturímóti hetta er ein roynd ein góð roynd at hjálpa heilsuøkinum pedagogøkinum og so víðari teimum sum hava starvast hesum økinum í fimmogtjúgu ár nei í meira enn trý ár og eru yvir fimmogtjúgu at tey kann fáa eina útbúgving sum verður staðsett í í hovi tey koma at vera har til alla ta neyðugu undirvísingina tey sleppa undan eitt sindur av av aveg kanska allari tí tí kravdi tíðini tey skulu skula arbeiða meni
men tey kunna taka ein part av teimum fkunum sum nevnast almenni fakunum sum fjarlestur ikki á einum skúla ella ein parti av skúlanum sum er staðsettur norðan ífjørs sumverður sagt men hann sum kanska kemur av viðareiði kann sita heima við hús og luttaka í tí undirvísingini sum altso fyrigongur í hovi jaeg haldi at eg fari at steðga orðaskiftin her tí at hetta sum er til viðgerðar tað eru asfalt verko skerverk og nú eg haldi jenussarana hevur givið henniri ikki old svar upp á hann hann ta spuribaratað eru tríggjar viðmerkingar eg haldi allíkalskí so kunnu tey fáa ein viðmerking til jensa raðn her
hennigoldtað er m sum sum sum tíðir upp á mann blanda tingini saman nú nú er støðan tann at knúsarin í skørin í poski stendur beint við við við við við heilsuúlso jensarana blandar okkurt saman har tað okkur ter heilt alvorligt saman eisini men tað sum er tann størsti manglin av øllum og tað er pedagogar tað er pedagogar í føroyum og pedagogskúlin liggur mitt í havnini og tað er í hundraðavís o manglir pedagogsskúla hvat mær ætlar mann ælar mann at gera har altso at at mann kann fjarstýra fólki til sum skal læras til at passa onnur fólk tað hoppi eg ikki uttan víðar uppá robottur er fínur at hava mann kann sitrarnir á veðareiði sigu við eina konu á á hamragarði ella ella ella úti á nólsoy syi vaska va at nú kemur at gebottufobýt at taka døgurða

stuttsum blandaði tað sama tað var henni rolð sum tók etta málið upp og námsfrøðingahjálpararnir teir fáa frálæru í skúlanum í hovi men tað veit
hetah hennika old eftir øllum at døma ikki tíverri hann burdi vitað tað
varnlig fara eina stuttahersst tað er bara spyrja í hesum sambandi tað hevur verið tosað um at at mann skal kunna taka útbúgving við løn altso her her í høvuðsa her í havnini hevur mann keympið kempið kempið avbjóðingar tað hevur mæl øgiliga ringt við her at føroya løgtingið at viðurkenna at mann hevur trupulleikar í havn men eldraøki í havnini er tað sum er allar allar ringastfyrviðvíkjandi útlednum
starvsfólki og tí má okkurt gerast vit um janes arbeiði við tí málinum enn
stutt svar so er orðakið okur okur vita um trupulleikan og arbeiða við honum eitt fantastiskt arbeiði er við at koma í gongd sum kemur at tryggja talsnir og tvang so gott
tosaði um og til at tryggja skúlan í hovið takk fyri ja so er orðaskiftið enda eingin tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið vit fara nú at atkvøða í til triðju viðgerð um løgtinsmáli nummar hundrað og trý uppskott um løgtinslóg um at endurnýggja asfaltverk og serverk hjá landsverki hetta málið var samtykt við átjan atkvøðu fyri einar ímóti og seks blonkum til aðru viðgerð vit atkvøða núhatta jegur tvey ja vja tað altso tað ermanglar ein atkvøða og sum eg meldað til men sum geri so vit verða noydd at atkvøða umafturja vit verða tíverri noydd at atkvøða einaferð afturat um hetta málið at endurniggja asfaldsferk og serverk hjá landsverki gerso væl vit atkvøða av nýggjum so eru vit liðug at atkvøða sekstan atkvøður fyri einímóti seks blankar málið er samtykt og endaliga avgreitt síðani koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og átta tað er triðja viðgerð av uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg meirviðisgjald tað er fólkaflutningur ferðaleiðar og annað nakar sum bir um orðið tað er tað ikki hetta hetta málið var samtykt við fimtan atkvøðum fyri og níggju ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú í triðju viðgerð ja tað mar ja ja vit eru liðug at atkva tað er tað erufjúrtan atkvøðu fyri átta ímóti eingin er blonkt málið er endaliga samtykt frá løgtinginum og síðani er tað tann seinasta triðja viðgerðin í dag tað er av løgtingsmáli nummar hundrað og tíggju uppskot til løgtslóg um fyriskrita skatti tolli og avgjald nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum sum varð einmælt samtykt vyri aðru viðgerð trýogtjúgu atkvøðu herfyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða nústóreuæðihann ereitt ja vit eru liðug at kváð málið er samtykt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri ongari móti ongari blankari og er endaliga avgreiðt frá løgtingini síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar níggjuogfýrs tað er uppskot til løgtingslóg um innflutning nýtslu og góðskutryggjan av medisinskari útgerð hvør ber um orðið bjørgen niklasen har er orðið
gersuvæharra formaður tað er álit í løgtsmáli nummar níggjuogfýrs sum er uppskot til løgtingslóg um innflutning nýtslu og góðkenning av medisinskari útgerð tað er kale oholm johannesen landsstýrismaður sum hevur lagt málið fram sjeynda mars og efstir fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda mars er tað beint í trivnaðarnevndina og nevndin hevur viðgjørt málið á fundum níggjuogtjúgunda mars nítjunda apríl og einogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við leks advokatfirma umboðandi optikarar og landsstýrismannin í heilsumálum kaleo honm johannesen saman við landsapotekaranum og sjúkrahúsverkinum eingin lóg um medisinska útgerð er galdandi í føroyum hetta merkir at eingin lóg er sum regulerar hvørji sløg av medisinskari útgerð kunnu innflytast og nýtast í føroyum eins og eingi amboð eru sum forðar fyri at medisinsk útgerð har uppií ikki es góðkend útgerð verður innflutt og nýtt í føroyum til tess at tryggja at medisinsk útgerð í føroyum er trygg at nýta er neyðugt at hetta økið verður regulerað við lóg fyri at tryggja at lógin verður væl móttikin og harvið kann tryggja borgaran betur so mælir trivnaðarnevndin til at landsstýrismaðurin byrjar varisliga tá ið lógin verður sett í gildi nevndin metir ikki at tað er rætt at áleggja gjøld fyri millum annað skráseting kærmálsviðgerð og eftirlit hjá teimum ið flyta inn og selja medisinska útgerð og í hesum sambandi so var møguleikin fyri at apoteksverkið sjálvt fíggjarkostnaðin tað varð nevnt undir nevndarviðgerðini á málinum og tað taka vit í trivnaðarnevndini fult undir við undir nevndarviðgerðini hevur heilsumálaráðið heitta á trivnaðarnevndina um at setað nýggja áseting í lógaruppskotið til tess at útvega landsstýrismanninum eina klára og greiða heimild til at gera avtalur við es ella einstaka tjóðir um at kunna skifta um upplýsingar um medisinska útgerð og hesin hevur so nevndin valt at taka undir við og tí seta vit fram eitt broytingaruppskot sum heimiðlar landsstýrismanninum at gerðaavtalur hetta her er tað sum álitið sigur sjálvur haldi eg at nú tosa vit um útgerð vit tosa um ting og og vætur eg dugi ikki orili at síggja hví ein landsstýrismaður skal hava eina heimild í lóg at at fortelja at es og og og føroyar kunnu fortelja hvørjum øðrum um um ymisk tól ella ella ymiskar veskur altso nakað annað var vist tað vera persónsupplýsingar altso eg veit gott at tað er onkur her í tingini eg haldi høgni hoydal og útmerka seg í tí at at landsstýrisfólk mugu ikki tosa við nakran í útlandinum uttan við loyvi frá honum og uttanlandsnevndini árenn men altso í hesum málinum eg haldi eftir overkil altso eg meini at ein landsstýrismaður má til ein hvørja tíð í hesum førinum ger eina avtalu við es at vit kunnu fortelja hvørjum øðrum um forskellig ting um tað eru góð ella ring meni nú insisteraði heilsumálaráðið upp á at fáa hetta staðfest í lógini so hevur mann seðlar og heim og ókey so so siga vit í trivnaðarnevndini jamen so mæla vit til at landsstýrið fær seðlar ú reim og harvið heimild at snakka við onkran í útlandinum uttan loyvi fráávísum
takk formaður takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda vit atkvøða í hesum málinumog her er sum røðarin boðaði frá eitt broytingaruppskot vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið í hesum málinum tað gera vit nú ger so vælja eg haldi at ein er eftirakuðan evrikatjúguso vórðu vit liðug at atkvøða málið er ella broytingaruppskoti í samtykta einmælt við einogtjúgu atkvøðnum fyri ovit atkvøða eina ferð afturat um hetta málið og tað gera vit nú um málið soleiðis broytt ger so væl vit atkvøða einaferð afturat ger so væl so vóru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við aðru viðgerð við einogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani er tað onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar hálvfems tað er uppskot til løgtinslóg um fólkaheilsustýri tað verður jørgun niclasen sum fær orði
ger so væl harra formaður tað er álit í løgtsmáli nummar hálvfems uppskot til løgtslóg um fólkaheilsustýri tað er kalioholm johannesen landsstýrismaður sum hevur lagt uppskotið fram sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð trýogtjúgunda mars er tað beint í trivnaðarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundum níggjuogtjúgunda mars fimta apríl nítjunda apríl h og undir viðgerðini hevur nevndina fund við kommunufelagið landsstýrismannin í almannamálum sólvit nolsøe og landsstýrismannin í heilsumálnum kali oholm johannesen saman við ílegusavninum og tað sum ofta verður sagt er løgtinginum at tað sum aldrinakrantíð hendir tað er at har er ein samdnevnd sum tekur undir við málunum tað er tað hóast alt í teimum flestu málunum tíbetur hóast vit er á røðararpallinum ikki siga tað men men men í teimum flestu og og nú stendur her í álitinum at at vit taka undir við teg men við ymiskum viðmerkingum og sum tað stendur í álitinum so er tað atmeirilutin er sjálvur jakobvestergaard edva jacobsen er rósa samuelsen av hesar viðmerkingar men eg halditoasitin kundi rætta meg at tað reglubrotið vit hava viðmerkingum haldi eg øll nevndin sum so tóku undir við so so nevndin vísir á at sum ein samnevnt at tað er tørvur á at skipa fólkaheilsustýri i savnar yvirskipaðu heilsufakligu uppgávurnar í føroyum í einum stýri einum fólkaheilsustýri sum við hollum kunnleika til føroysk heilsuviðurskifti og samfelagsviðurskifti sum heild kann loysa fleiri heilsufakligar uppgávur her uppií millum annað at gera tilmæli um ráðlegging innan heilsuverk veita heilsufakliga ráðgeving hava um hendið fólkaheilsuarbeiði her ímillum heilsu fremjan og fyribyrging og heilsutilbúgving men sum sagt so er tað ein samdnevnd sum mælir løgtinginum til at taka undir við uppskotinum men tað eru ymiskar viðmerkingar og tað er eykun samuelsen hervur polsdóttir og siri stenberg sum hava sínar egnu viðmerkingar og eg síggi at tey koma sjálv at berast har frá
takk farmað takk fyri so fær siri stenberg orðið
takk fyri harra formaður ja tað er ein samd nevnd sum tekur undir við hesum her uppskotinum og tað haldi eg er sera gott og eisini neyðugt og faktisk erigur sum reggul tá ið tað kemur til serliga heilsuøki haldi eg næstan altíð samd øokur halda at uppskotið at skipa eitt fólkaheilsustýrið er gott kortini so eru tað fleiri viðurskiftir sum mugu fáast upp á pláss visti mann skal fáa eitt sovort stýrið at virka til fulnar og tað er so bæði í mun til fígging og eistni tíðarætlanina og fakligu førleikar tað hevur verið sera týðiligt í koronatíðini at tað hevu verið stórur tørvur á at fáa heilsufakligar ráðgeving hetta er ein tørvur sum okur meta bara fer at vaksa tí a heilsuøki broytist alla tíørðina og tað er tørvur á at taka skjótar og neyðugar avgerðir og tað er avgerandi fyri hvussu okur kunna kunna standa okkum frameftir at mann kann handla her og nú eitt heilsuverk í menning krevur góðar fakligar førleikar sum veitir nøktandi ráðgeving sum vegleiðir um raðfestingar um útbúgvingar sum savnar og viðger hagtøl arbeiði við útbúgving á ymiskum økjum umframt mangt annað tí er tað sjálvandi eisini neyðugt at játtan fylgja við í skipanini á fólkaheilsustýrunum soleiðis at tað ber til at tryggja tað fakliga støðið um ikki so vandi fyri at hetta verður ein bygnaðarbroyting og ikki ein fakliga sterk sterkt og væl virkandi stýri og tað eru fleiri orsøkir til tað sagt verður at neyðug fígging og í verksetan av uppgávum ið verða lagdar til stýrið og neyðugu fakfólkini skulu koma so við og við og ti gjørda ein tíðarætlan yvir átta ár stendur her men eg haldi tað yvir seks ár eg haldi teg skriva fyri hsum í verksetan og okur halda tað er ein sera long tíð og at tað økir um vandan fyri at hetta bert kann blíva ein innanhýsis bygnaðarbroyting í heilsuverkinum sum er so verða nýggjar og neyðugar uppgávur lagdar til fólkaheilsustýrið uttan at neyðug fakfólkini og peningur fylgir við frá byrjan tí kemur hetta eisini at áleggja komandi samgongum at raðfesta hetta her økið høgt og tað ivist ikki í tey fara at gera tí eftir nakað sum okur eru samd um

yvirreistur um sjálvandi granskingarpartin í ætlanini tað verður deildar meiningar um tað rætta flyta granskingina inn í nýggja stovnum ella um granskingin er betri vard í verandi skipan og hesin spurningi má landsstýrismaðurin fylgja við í og soleiðis tryggja at møguleikarnir fyri gransking ikki verða skerdur men mentur tí tað eitt stórt menningarpotensialið á økinum og enn er ógreitt hvussu nýggir stovnurin verður skipaður bygnarliga og hvussu fíggingin verður og víst hevur eisini verið á í hoyringunum at játtanin til gransking má a vera oyramerkt til gransking og ikki til stovnin sjálvan og sjálvandi kemur hvør fak kompetansa fer at sita sum stjóri fyri eitt sovorði stýri so her eru nøkur ting sum mann má taka hond um eisini aftaná hetta lógaruppskotið er ferdligt tað er neyðugt at játtanin til gransking við meira verður hækkað fyri at fíggja tað virksemið sum er bygt upp við fígging o sjúkgrunnunum so at førleikar ikki fara fyri sjeyti eisini halda okur at eitt fólkaheilsustýri má fevna um landslæknaimbati og um farsættarlóggávuna og tí máta arbeiðs víðari fáa tað framt heilsupolitikkur er innanríkispolitikkur og neyðugt er at hava eitt virki og frams landslæknainnpáti sum hevur sít dagliga virki í føroyum í løtuni í skipanini soleiðis at mann hevur eykstantal dagar um mánaðn og tú kanska vera heilt øðrvísi í korna tíni men hetta er eitt arbeiði sum krevur at mann dagliga er um tað og hetta e fyri at røkja bæði ráðgevingar og eftirlitsuppgávur sum eru í heilsuverkinum í eldrarøktini og eisini á rúsvigerðarstovnuni up ám eins ætlan tú fær hesar her ymiskur ætlanirnar við kanska tjúgu tretivu tiltøkum ogm meir og hvussu skalt tú so raðfesta

er kann eisini vera við til at tryggja at innsatsurin flytir seg frá politiskum grundgevingum sum til ein vissan mun eisini er í lagi men at tað at tað framyvir verið meira fakliga grundað tað haldi er ótrúliga viktigt at tað ikki verður bara tað einstaka landsstýrisfólkið sum kemur avgerð akkurát sum hhvørjar sjúkrubólkar mann fokuserar uppá tað er eingin ivi um at tað liggja stórir menningar møguleikar í at samskipa ymisku deildirnar í einum fólkaheilsustýri heldur enn at tær virka hvør sær og fakligu umhvørvini í føroyum er smá og tað leggur upp til ótroyttar møguleikar fyri menning tá ymisku fakfólkini verða skipað undir einum tað samstarv sum kemur úr hesum fer vónandi at styrkja um heilsustøðuna í føroyum ogtað er væl alt tað sum er endamálið við hesum viðgerðin hevur so eisini reisti spurningin um sjálvt navni av stovnunum ikki átti at veða heilsustýri heldur enn att fólkaheilsustýri ogog okur halda so at heilsustýrið kanska lýsið betri uppgávurnar og endamálið við stovninum men men hinvegin skal tað ikki skilja okkum at ø við hesum viðmerkingum so taka okur undir við málinum og mæla løgtinginum til at samtykkja uppskotið og halda faktisk at hetta er eitt rættiliga gott mál sum oku kunna standa samanum takk fyri ja so eru tað nakrar viðmerkingar edva jacobsen gersu væl akk fyri harra formaður tá vit viðgjørdu nevndini so kom tað allan fram hvussu týdningarmikið tað var við einum fólkaheilsustýri soleiðis at mann fær savnað nakar av hesum her uppgávunum eitt sum eg haldi var reyði tráðuri vildiásigur stember heldur tað sama tað er hether at mann hevur eitt gott samstarv eisini millum goyrar tí tað vísti seg at tá ið tað uppstanda eitt nú eitt nú korona sum var nú tá týdningin av at
man hevur eitt stað henvenda seg til dømis tey sum avvara av eldraøkinum ið
kommunala goyranum at tað var ein samskipan undir einum fólkaheilsustýri men sum eg skilti eisini so er fer mann at arbeiða víðari við tí tí tað tað er eisini viktigt at tey hava ábyrgd sum skuldu hava ábyrgd men tað er akkurát hetta her við at mann fær savnað nøkur av avøllsum kunninguum saman og eisini at har við við gransking er viktigt at mann hevur líka sum púra greiðu á hvat er hvat og sár so tað er púra vist tað sum stendur í tykkara viðmerkingar nar men men tað manman siristenbergtakk fyri hara formaður ja eg haldi at eitt gott dømi um tað tað var tær viðmerkingarnar sum eisini kommunurnar komu við teir hava sent inn eisini tað at tær til dømis í korona tíðini upplivdi ein nokk so stóran tørv á at fáa felags reglur út á eldraøki til dømis ha og at tær kanska høvdu ein lim í farsættanevndini altso sovornir ting at mann hugsar hugsar tann komunala partin eisini inn sjálvandi fer man iki inn og tekur avgerðir fyri tær men at mann kann hava kanska felags ráðgeving
ummi á
átøk til dømis sum tá ið korona var altso er tað neyðugt at hvørt økið skal gera sínar egnu vegleiðingar ella hevði tað kunnað verið eitt sentralt stað har mann vendi sær til til at fáa tað so tað er kanska eisini ein eitt av teimum tingunum sum landstýrismaðurin kanska kann hyggj eitt sindur víðari uppá at sjálvt um kommunurnar liggja í einum geira kann mann siga fyri seg at hevði man so ikki kunna havt møguleikar fyri at eisini ráðgevingartænasturnar kundu verið samskipaðar tað haldi eg hevði styrkt okkum øll takk fyrieygun samuelsen takk fyri harra formaður ja eg haldi tað hevur stóran týdning at líkasum vísa á at hetta her uppskotið sum sjálvandi er eitt gott uppskot sum vit øll taka undir við at tað at fáa samtykt lógina tað er líkasum bara karmurin sjálvur að tað skal taka seks ár at byggja henda stovnin upp og eftir ætlanini og at tað er líkasum innitað innihaldsmessu tað er tað sum tað er tað arbeiðið sum nú fer í gongd altso at mann vist mann
skalt fáa ein sterkan fakligan stovn sum skal byggja
granskingargrundaðar avgerðir og alt tað sum vit øll ynskja so má tað fáa eina sterka raðfesting frá einari komandi samgongu og tað má arbeiðast alla tíðina hetta her er akkurát sum bara sjálvt skalið rundan um hugskotið tað haldi eg viktigt at siga at at tað má arbeiðast víðari fyri at fáa fagliheitina og granskingina og øll tey tingini at fungera takk fyri tær sýrisverk takk fyri dagarformaður ja lógarsamtyktin er eitt men tað sum eg haldi er eisini eitt fyrimunur í sínum tað er tað at nógv av teimum sum skulu arbeiða í okkara komandi landslæknu eisini kemur at at vera so her liggja her liggja nógvar møguleikar í sum sum eg eri heilt sikkur í at fara at tæna á føroyska heilsuverkinum takk fyri teimum bjørt samuelsen takk fyri teimum eg hugsaði um hetta við farsóttarlóggávuni sum eg haldi átti verið eina
stýrilig partur av heilsustýrinum
altso at hon kom á føroyskar hendur at slat bara at spyrja um sirustenberg kann siga eitt sindur um vit hava ú sæð í sambandi við at korona o farsóttin herjaði at tað var veruligat amboð við manglaði at hava eina føroyska farsættarlóggávu tí mann ynskti ikki at seta teir donsku herðingarnar gildi í føroyum og so mátti mann fara alla møguliga umvegir og lóggeva gjøgnum matvørulóggávu g alt møglgt annað slíkt sum veruleikanum varð smittufyribyrgjandi ásetingar kann siristenberg siga nakað um hví tað ikki nú so long tíð er er liðin er blivin eir partur av av hesum um hvørj grundgevingarsamgongu er havt fyri ikki at yvirtaka farsóttarlóggávuna sum mann kundi ú kundi gjørt øgiliga skjótt siristembergtakk fyri hara formaður og takktilbjør samulsen ja farsóttarlóggáva má sjálvandi yvirtaka
tas og má vera partur av snær og okur hava fingið at vita at mann í løtuni hyggur eftir tí so at tað verður arbeitt við
tí málinum so tað er gott og grundin til at tað nokk ikki komið enn tað er nokk eisini tí mann kanska ikki hevur verið politiskt samdur að gangi út frá tí eg haldi ikki tað eru ordiliga nakrar sakligar grundgevingar fyri at vera ímóti eg havi so ikki hoyrt her okur hava jú sæðt tað at at mann hevði ikki heimild til heta her við at hvír skuldi kannast við landamykini á lukkað landamyrkini um mann fór út í matvøru altso lukkaði býarlívið av gjøgnum matstovulógina fyri at hindra smittuspjaðing og so víðari sum mann hevur faktiskt farið forbí tað markið sum mann átti eisini her inni frá so sjálvandi má tann parturin vera við men men eg síggi allíkavæl a vanda í at mann tekur bara farsættarlógina og ikki landslæknan tí tað er hann sum skal umsitað tað altso so mást tú finna í hvørfall so veit g ikki orliga hvør kann hvør hevur kompetansina til tað tað verður eitt sindur amboterað so tað besta hevði vera fingið allan pakkan men kann anniki fáa henn í einin somá mann fáa henn tveimum llá trimum mann más
koma
taso fær landsstýrismaðurin kailiu holm johannesen orðið ger su væl ja takk fyri harra formaður og takk til trivnaðarnevndina at taka so positivt ímóti hesum uppskotinum og tað er eingin ivi um at vit hava lært øgiliga nógv ígjøgnum esa her pandemiina og tað einasta sum vit mugu staðfesta endaliga tað er tað tí í føroyum skulu føroyingarøða og tað eru føroyingar sum taka avgerð í føroyum og serliga tá ið tað kemur til kriststýring tí attað var sletkki gott nokk at tú hevði eina útlendska lóg sum skuldi galda fyri tað føroyska samfelagið tí at samfelaginð eru so ymisk er tað nakrantíð vit hava lært hvussu ymisk samfeløgini eru í føroyum og danmark so er tað akkur undir víð serja krisini er og tí er eisini ætlanin at yvirtaka altíð senn og gera alt senn so fær mann einki tvistú um at gera eitt sindur smidligt og spakuliga so fær tú tað so líðandi landslæknaembaddið er ein ein ein gomul avdanka skipan
sum slekkja at hoyra heima í einm nútoyðara samfelagi og tað er tí hevur eisini langt se fyri nógvum árum síðan var eisini samrát millum føroyka
hvat dansa mynglar o um mann ikki vildi taka yvirtaka landslaknaembatið grønland fann út av tí vit hava ikki funnið út av t nn so mín vón er at tann næsta samgongan yvirtekur eisini landslæknaembatið soleiðis at vit bestemma fult og heilt innan fyri okkara heilsuøki tað skal hvussur vera mín vón men hetta er ein góð byrjan eingin ivi um tað ein góð byrjan og so at mann eisini tá mann hevur krilstýring at økotað økonomiska ábyrgdin fylgir við teimum atgerðunum mann tekur so enn einaferð takk til trivnaðarnevndina tað er onkur viðmerking høgni hoydal yrst gersovælja harra formaður sum sirtustemberd nevndi so er fegin um at ta er komin fram til at fólkaheilsustýrið men eg fari at royna at fáa landstýrsmannin ein einaferð ati at siga sína hugsan um øtann politiskapartin í tí altso at vit ikki taka myndugleikan á landslæknaimbatinum og tí inn afturat tí at eg havi varhuganir frá landsýrsmaðurin eisini heldur at tag tað hevði verið tað rætta so er tað ein forðing í samgonguni ella hvat heldur landstýrsmaðurin sjálvur um at sjálvandi áttu vit eisin at tikið tann myndugleikan á føroyskar hendurja vit prøvaðu tey anetafyrð tá tit minnast at tei skul yvirtaka sakføravirksemið vit vóru so óalmindiliga intosiastiskt vit blivu bara spentar og spentari so hvørt sum vit grópa niðvir málið øll vóru ordiliga við upp á tað inntil onkur nevnd hetta her við autorisatión tá fóru allir føroyskir sakførispagat eingin vildi yvirtaka longur tí at teir máttu verða góðkendir frá donskum myndugleika og tað steðgaði faktiskt t altað upp so eg hugsaði at hendan brølarin fara vit ikki at gera aftur p á hendan mátan tí mugu vit simpultenn taka fyrsta part nú og so taka og vordera og analisera alt sum eitur úr atoresatiónir og tað at eitt menniskja fara eina auteressatión tað er nakað við ei stoltleika at gera so at vit mugu byggja tað soleiðis upp at tað er líka nógv virð í eina adrositión í føroyum sum tað er visse ein danskari gev tað so eg vóni at vit yvirtaka landslæknin embaddi eisini innan fyri heilt stutta tíð hvar ið vit eisini kunnu gera autorisatiónir til okkara læknar kerurgar og hvat veit eg hvar tað føroyska góðkenning verða hædd við ví sumva farin av
skala góðkenning takk fyri harra formaður bjørt samuelsen eina viðmerking
takk fyri eg vil gjarna nýta høvið ati takka landsstýrismanninum fyri at hann haldi eg vísir at hann vil yvirtaka eisini landslæknaembætið og nú endaði hann beint nú við at siga at innan fyri fáár ella stutta tíð tað haldi er ógvuliga gleðiligt og mann skal hava terðaklapp teimum hevur tað uppiborið ø eg fegnist eisini um at hann vísir á hvussu altso eg so ærligur í mun til hvussu avbjóðandir tað var ikki hava okkara egna farsættarlóggávu tí vit kendu tey hvussu væl í vinnunevndini har ein samdur vinnunevnd
vísti á at tað var faktiskt ikki í lagi at
strekkja aðrar lógir langt út um tað mann átti fyri at fáa ásett nakrar verjandi reglur í matstovulógina tí mann ikki hevði eina føroyska smittuverndarlóggávu sum hann kundi berða tillaga í ein fart so bara takk til kaleo at tann kale oholm johannesen at hann vil arbeiða viði hesum tingunum sum sambandsmaður er tað kanska ikki tað sum altíð liggur fremst takk fyri kalijohannesen gersæja takk fyri vit sóu nemiliga vð dømi í vit vóru ik í nevndini fleiri ferð tá ið eitt danskt ríkislogartilmæl skal siga nær mann kann dekka eina øl um kvøldi í føroyum altso um mann skal drekahanná aftan á klokkan tíggju teil eit áðrenn kokkan tíggju tá hava vit eina avbjóðinga tá hava vit ein trupulleika og tí er tað neyðugt at við geristingini er so at vit kunnu spyrja okkum sjálvirnær
har vit kunnu drekka nøl eg segði fyri at ringja henni til danskaðar og spyrja nevnda fyri teknum so er tað helgi abrahamsen ja kan eg fara mær bara fyri at byrja við viðstøð við matstovulógini grundin mann brúkti hana tað var ikki bara tí at
táh málið ikki var yvirtikin tað vísti eg at onkur ikki vildi brúka ríkislógartilmæli so hatta vendi nokk báðan vegin men men nú brúkti landstýrismaðuri og hann er landstrismaður í heilsusmálum øgiliga ógvuslig orð um landslækna embæti eg haldi ann kalla itt eina avdankaða skipan g eg havi bara hug at spyrja kunnu vit vera trygg viði hesa skipanina tá ið vist er so ólvorligt takk fyrielansenorsakað av atso orði eg nevni bara tað sum danski myndugleikar hava nevnt fyri føroyska myndugleikum teir hava snakkað um at tað vildi gjarna yvirtav tí at mann sloyfaði ta skipanina við landslæknan om niðri tí at hon var avoldað so tað burdi verið gott til á tín fyri okkum sambandsók at tað sum eru avoldað niðri eisini er avold í føroyum so at eg haldi at tað er faktiskt fínasta ordan altso vit at tað føroyska heilsustýrið fólkaheilsustýrið kemur at taka sær av hesum her í framtíðini tað ertað haldið
tíð er tað einasta rætta og tað haldi eg viski við kann vita eisini
teir vóru í nevndini tá tá bleiv mann álagd allar tíðina at vitikki skuldu gera hetta her ígjøgnum matførulóggávuna takk fyri tað eru ikki fleiri viðmerkingar tað er heldur ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit atkvøða í hesum málinum og tað er ein samdnevnd sum vit hoyrt sum hava hevur lagt álit fram víð hesum málinum vit atkvøða nú gerso væl

ja vit eru liðug at takaa málið er samtykt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð
síðani koma vit til løgtingsmál nummar
hundrað og eitt tað er onnur viðgerð uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um almannatrygdog tænastur hvør biður um orðið jørgun niclasen ja ger so væl so er aftur ein samdnevnd breið semja millum samgongu og andstøðu tað sum forrestina hendir í næstan øllum málum men ikki øll h eg skal lesa upp álitið í hesum løgtingsmáli nummar hundrað og eitt sum er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um almannatrygd og tænastur og tað er serliga um endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í sambandi við at barn doyr
ftuðul til sjúkuútreiðsluð hjá persóni hjá persóni ið eru í sambandi við sjúkuviðgerð og so er tað eisini javning tað eru sálvi nólsøalandstýrismaður sum hevur lagt uppskotið fram sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð níggjunda mars hær tað beint í trivnaðarnevndina nevndini viðgerðsmálið á fundim níggjuogjúgunda mars fimta apríl og nítjunda apríl undir viðgerðini hevur nevndina á fund við landsstýrismannin í almannamálum sólvit nólsøyn upprunin til at ta lógaruppskotið er eitt uppskot til samtyktar sum varð lagt fyri løgtingið fimta mars í fjør tann seksogtjúgunda apríl í fjør varð tað einmælt samtykt a løgtinginum at heita á landsstýrið um at gera lógaruppskot um at seta í verk skipan við sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn og at skipanin tryggjar dagpengar undir farloyvi nú ert gott ár seinni kann ein naðarnevnd heita á løgtingið um at samtykkja eina skipan í tryggjar foreldrum sorgarfarloyvi upp til
til í hálvt ár har foreldrini kunnu fáa samsýning meðan tey eru í hesum farloyvi tað er veruliga at fegnast um at landsstýrið hevur borið so skjótt at og lagt eitt lógaruppskot fyri løgtingið hesum viðvíkjandi uppskotið gevur foreldrunum rætt til útgjald til sorgarfarloyvi umframt at tey fáa rætt til stuðul til sjúkraútreiðslur tá ið barn eru viðgerð uttanlands eins og tey hava rætt til í føroyum fólk eru ymisk fyri summi í teirri sváru støðu at missa eitt barn kann tað vera gott at koma skjótt aftur á arbeiðsmarknaðin meðan onnur hava brúk fyri longri tíð at arbeiða við sorgini áðrenn arbeiðslívið verður tikið uppaftur í grein fimmogtjúgu stykki fimm í lógaruppskotunum stendur at endurgjald sambært stykki eitt nummar eitt kann veitast báðum foreldrum í upp til seksogtjúgu vikur frá at barnið doyr ella er deyðføtt aftan á tveyogtjúgundu viku uppá spurning við hetta upp til tveyogtjúgu vikur nei seksogtjúgu vikur so eru vit undir nevndarviðgerðini upplýst um at tíðarskeiðið skal avtalast millum foreldrini og arbeiðsgevaran og tað vil so siga at mann har finnur ta røttu tíðina mann skal brúka til sorgina uttan arbeiðslív og annars nær ið mann byrjar sorgina við arbeiðslív tí slík sorg fer jú ongantíð vekk tað ræður um at finna besta vegin at liva við enni øhog so av missgávum øeg hevur landsstýrið gjørt okkum t vart við at ein málslig villa er komin í frágreiðandi heitið á lógaruppskotinum og nevndin setir tí fram soljóðandi broytingaruppskot frágreiðandi heitið á løgtingslógaruppskotinum verður orðað soleiðis endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í sambandi við at barn doyr stuðul til sjúkuútreiðslur hjá persónum ið eru uttanlands í sambandi við sjúkruviðgerð og javning og tað er við hesum viðmerkingum og broytingaruppskotið at ein samd trivnaðarnevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk ja djóni nolso joensen fær orðið gersuvæl harra formaður ja summ formaðurin í trivnaðarnevndini var inni á við sínum áliti so er hetta her eitt gott mál sum hvørt søga byrjar her í føroyum fyri einum syrk einum ár síðan táið undirritaði legði eitt uppskot til samtyktar fram sum eitt samt løgting mælti landsstýrisfólkinum at fara í gongd við og tí vil eg eisini takka landstýrsmann hnn ið so skjótt hevur handlað og fyri eina skjóta avgreiðslu eisini í í trivnaðarnevndini við ati fáa hetta her málið avgreitt sum gevur eittanastað av eini sum er ein viðurkenning haldi eg av av sorgini eitlanastaðtað at foreldur kunnu loyva sær og tí tað er tað sum er í í hesum upskotinum tað r tað at mann kann taka av hesum tilboðinum tí er ikki eitt krav ella tað eru ikki nakað sum mann skal føla seg noyddan til men tað bara tað at tað liggur inni í lóggávuni at mann loyvir ella foreldur kunnu loyva sær at brúka tíð upp á tann missin sum tað er at tá ið mann missir børn og sum haldi eg sum eisini komu fram undir fyrsta ella viðgerðunum í her í løgtinginum at tað kann í seinna enda eisini spara samfelagnum fyri ein a rúgvu av pengum í í mun til bæði heilsuverki og øðrum í sjúkrameldingum og hvørt om sínum so altíð alt eitt eitt eitt gott og sum eisini hevur bakgrund í at fyri eg halda vór umleið tvey ár síðan í í í í fólkatinginum
og streyk tað eisini ígjøgnum so tað er teknin upp á at bæði parlamentini eru hava eina góða sak og og og at
at mann gevur tíðlikum uppskotin væl vildi tað er tað er tað er at gleðast um tað sum eisini er í hesum her tað er tað t at foreldur eisini fáa rættin til til tá ið tað er uttanlands viðgerð at tey fáa stuðul til tað so tað er eisini at fegnast um so altíð alt menn einaferð takka lanstýrismannum fyri at hava borið hefti her gjøgnum og trivnaðarnevndini og skal bara hava ein viðmerkin um tað takk fyri harra formaðureygun samelsen eina viðmerkingja takk fyri harra formaður ja eitt sum er viktigvið hesum her málinum tað er tað at mann eg haldi djóni nolse joensen nevndi tað at mann viðurkennir sorgina hjá foreldrum sum missa upp á hendan mátan eitt annað sum vit hava tosað um í nevndini tað er hetta hálva árið at fólk eru ymisk at mann fer líkasum at útgreina hvussu skipanin skal vera kanska onkur kann byrja spakuliga arbeiði aftur arbeiða partíð og so víðari at tað ikki neyvendvíst er at mann er burtur frá arbeiðsmarknaðinum í fleiri mánar tí at fólk eru so ymisk og tað er so yms ymiskir mátar at líkasum taka hond um ella hetta her hvussu mann hvussu mann megnar eitt fult arbeiðslív aftur so tað verður spennandi at síggja hvussu skipanin verður útformað men eg skilti av landsstýrismanninum at mann ætlaði hon skuldi vera rættiliga fleksibul takk fyri gtak fyri hara formaður takk fyri viðmerkingina eygum samuelsen ja tað stendur tað ljóðar gott at tá tað stendur eisini í tekstunum at tað er ein avtala millum arbeiðsgevara og foreldur ið hava mist at mann so finnur tann mátan sum eg haldi er tað tað rætta at gera at man finnur tan rætta n mátan at koma í gongd aftur tí tað eri tað er alt avgerandi í hesum her tí tað er øgiligt sum tað eisini stendur í tekstunum tað er øgilga ymiskt hvussu sorgin rakar og hvussu hon verður upptikin og og bjar beita sum hann sigur og tí haldi eg at tað eri rætt ar tað stendur at tað er ein avtala millum millum arbeiðsgevarar og og avvarðandi foreldur annars hoyrir hetta her eitt mál er kanska undir eitt vornun mál sum sum tag ikki er so nógv tosan um tað er eina ávís tabolisering
rundan um tað at missa tað at hava eina
borg vit høvdu eitt mál í gjár um um barnaváttanin er tað at tosa um kynsligt brotsverk er eisini taboiserað rúsdrekka ovurnýtsla rúsdrekka er eisini taoiserað sum vit hava við nógv mál at gera sum tí haldi eg at tá ið tey málini verða í tali sett her frá tyngu rúrerarpalli at tað er haldi eg øgiliga gott at viti koma broyta tøgninap á tann mátan tað er ein góður veður fram takk fyri harra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað vit atkvøða so í hesum málinum og her er eitt broytingaruppskot sum formaðurin í trivnaðarnensini boðaði frá vit atkvøða fyrst vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið ger so væl

ja vit eru liðug at atkvøða málið er ella broytingaruppskotil samtykt trýogtjúgu atkvøðum vit atkvøða so um málið soleiðis broyttger so vælja vit bíða eftir onkrari akvuðu
so vórðu vit liðug at atkvøða málið er samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju íkirð síðani koma vit til løgsmál nummar hundrað og tjúgu tað er uppskot til samtyktar um føroyskt heiðurstekin hvør biður um orðið tað er beinta løga jacobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður tað er álit í løgtingsmál nummar hundrað og tjúgu tjúgu einogtjúgu uppskot til samtyktar um føroyskt heiðurstekin tað er bjørt samuelsen ruttvang khristin mikkelsen helgi abramsen cristian andreassen og biljustinussen tingfólk sum hava lagt málið fram sjeynda mars tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð trýogtjúgunda mars tjúgi tveyogtjúgu er tað beint í mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tjúgunda apríl tjúgu tveyogtjúgu og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við løgmann bárastein nielsen og undir viðviðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og meirilutin sum er beini johannesen annika olsen edvar jacobsen bjarni kárason petersen og beint aløgu hevur hesar viðmerkingar flestu grannalond okkara hava eitt ella fleiri hoyristekin ið verða latin í føroyum hava hoyðurstekin áður verið latin undir hoyringini er komið fram at hesi vórðu latið millum nítjan hundrað og sjeyoghálvtrýss nítjan hundrað og fimmoghálvfjerðs føroysku hoyristekini vórðu latin fyri bjarging at hava forstórar veiðu til hús fyri hús og heim og so framvegis í samban við eftir álitið her so fór eg at leita í gomlum føroyskum bløðum og í dimmalætting nítjanda mars nítjan hundrað og níggjuoghálvtrýss har sæst ein grein av forsíni at landsstýrið havndar monnum prógv og tekin fyri hús og heim og bundin er bátloysur maður dagblagið einogtretivunda oktobur nítjan hundrað og hálvfjerðs vísir á somu vísir í grein av somu hoyrisi
tekini ið eru handað hendan dagin og í greinini har kemur so fram at dómsí dómsnevndini sita yvirvrakarin vrakið eftirlitsmenninir og virðismetingarmenn landsstýrisins og hesi her hoyristekin her tey blivu latin hesi her hoyristekini her tey blivu so latin triðja hvørt ár eg veitsk um htingfólk kansk ik g vænta at fáa hoyristekin te g tíma tað ikkiat lurta tað skal ikki sigatíðin hon er sjálvandi nógv broytt síðani hesar her heiðurslønirnar vórðu latnar men stundiner komin til at vit nú fara undir at fyrireika nýtt føroyskt hoyristekin so føroyar kunnu lata ein almennan stuðul til kvinnur og menn sum á serstakan dyggan hátt hava tænt landið í fólki og tað er sjálvandi umráðandi at slíkt hoyðurstekin er politiskt óheft og tí erstyrkin við hesum uppskotunum av seks av sjey politiskum flokkum í løgtinginum hava lagt tað fram at fyrireika leiðreglur fyri at alment hoyðurstekin tekur tíð og tí eigur at verða at fara undir arbeiði beinanvegin so føroyar í komandi tíð kunnu hoyra fólki við einum føroyskum hoyðurstekni og við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri ja bjørt samelsen eina viðmerking ja takk fyri tað ljóðað sum mentanarnevndin hevði verið ein spennandi túrhystur í lein til tað er neniga soleis at heiðurstekin hava verðið latið fyrr á landsstýrinum to taðher kanska ikki verið sett í ordiliga skipaðan e ein ordliga skipan sum uppskotið er her eðn fai at spyrja beint løgu jacobssen um um hon minnist mær vitandi so hava til dømis løgmenn sum ptmor dam og ætli dam latið út slík heiðurstekin tey hava so verið fyri onkrar úrvaldar bólkar meðan hetta er hugsað til at vera til øll onkur sum hevur gjørt teitt stórt sjálvboðið arbeiði í nógv ár stendra øliga greitt í uppskotinum at at tað er ikki stættar munir at tað skal vera tiltað kann vera til øll bæði gjøgnum sítt arbeiði sítt yrki ella ella bara sjálvboðið arbeiði ella mann gott arbeiði ger okkurt sum tænir landið um fólki so eg ætlaði at spyrja beint løv jacobsen um um um hon ikki heldur at tað er nokk stóran týdning at mann heldur fast í tí altso at tað er fyri øll og ikki minst fyri tey sum ýtursttakk fyri harra formaður ja tað er júst tað at hetta er eitt hoyristekin sum skal vera fyri øll og tí er styrkrin í hesum uppskotinum eisini atseks av sjeytingfókguflokkum hava lagt hetta her uppskotið fram tí hetta skal nevniliga ikki vera politiskt á nakran hátt hetta skal heldur ikki vera elitert hetta skal vera nakað serstakt men samstundis nakað serstakt sum øll kunnu fáa tíð er ikki soleiðis at tú skalt hoyra til nakra statt ella hava nakran politiskan lit ella eitthvørt
sum øll kunnu fáa tað skal ikki vera elitert men tað skal vera
av ein heiður takk fyri ja takk so er tað jóhannes joensen sum fær orðið ger so væl takkfyriha formaður ja minnilutin djónináls joensen o johannes joensen hava hesar viðmerkingar til uppskotið vit sum javnaðarflokkur taka ikki undir við eliterum heiðursmerkjum ella heiðursteknum tó stuðla vit átøkum og heiðran á vanliga fólkinum fyriliggjandi uppskot vísa ikki greitt hvussu hetta heiðurstekin skal skiljast og hvør málbólkurin er undir nevndarviðgerðini er eisini komið fram at summir hoyringspartar skilja eitt slíkt heiðurstekin sum erliterkt tað er við støði í hesum iva at umboð o javnaðarfloksins í nevndini ikki taka undir við uppskotinum og við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undirvið málinum og mælir løgtinginum
á at samtykkja uppskotið
n viðmerkingja takkha formaður dámar mæn gott at javnaðarflokkurin í nevndini ikki tekur undir við hesum her tí tað er eingin ivi á mann hyggur eftir esín her so er hetta her hetta her í fyrsta egnabráið so eti eg litan har tað virkar øgiliga snogbigt at mann vil hongja hoyngja mær daljir á per og pól altso føroyska situr hesnar nevndini fyritað fyrsta eg haldi at tatað eru nakur fólk verða heiðraðr í dag fólk sum hava gjørt tað stórt í tí tey bleiva heiðrað lokalt tey bleiva heiðraðist í í í arbeiði og sovíðari men tað virka sum hann ætlar at finna uppfinna eina nýggj
hjá eg veit ikki hvat mann skal ikki kalla tað fyri snobbarí men men tað kann tað ikki ovblíva takk fyri harra formaður soleiðis
takk fyri harra formaður ja vandin sjálvandi fyri halda vit í ándafloysnum at tað verða tað at tað er onnur átróðkandi mál í samfelagnum enn at vit royna at rikla upp á hvørjum øðrum við í heirsteknum so eg hugsi ikki at tað er so avgerandi mál fyri okkum í ándafloysnum at hetta er tað er onnur stór mál sum skuldi verið avgreidd í samfelagnum heldur enn eg sigi takk fyriberg takk fyri tey harra formaður tað kann gott vera tað eru nógv onnur størri mál tað er so tað men eg skilji ikki ár leygardagarnar flokkinum í snr og eg veit helvti hvussu mann kann konkludera tað at hetta ikki skal vera fyri vanlig fólk altso eg haldi tað er ein tveir tríggir dagar síðani eg sá á facebook at ein maður sum hevur arbeitt kanska fjøruti hálvtrýss ára á einum staði verður innstødur til at fáa eina medalju frá dronningini øll eru glað hví skal hann ikki kunna fáa eina medalju frá mentamálaráðnum ella løgmanni staðin fyrri enn at fara til danmark
har eftir medaljuni altso tað eru ganska vanlig fólk sum fáa ein heiður fyri
giva tænastu hta r einki sum helst illitert í tí tað er nettupp mótisatt tað illitera tað er tama tikur riddarakrossar og annað jóhannes joensenttak fyri hara formaður ja tað er júst tað sum er trupulleikin sigur stenbegg vísur á og sum eg kann vera samdí henni í tað er tað at hetta her heiðursteknin vísisaldeiligst ikki hvønnde síðla til øh sjálvandi sjálvboðið og gott arbeiði sum vanliga fólki ger skal hoyrast sjálvandi vilja vit tað í javnaðarflokkinum tað er nemliga tað sum vit vilja men tá vit fáa ein nýggjan føroyskan riddarakross sum skal heiðra tí
boða høvuðs dættini ella kanska
hjá politikarum og klappa hvørjum øðrum á herarnar og geva okkum hvørjum riddarkross tað er talið í slessi sømir okkum og sømi samfelagnir tað fyri ja eg eri øgiliga vónbrotin av at hoyra johannes joensen tí at uppskotið sum umboð fyri seks stokkarar legg fram sigur øgiliga greitt at hetta ikki er ein riddarkrossur
tað svendur beinleiðis her at
at eitt alment ein alment heiðurstekin ið kann latast kvinnu og monnum sum á serstakan dyggan og rósubornan hátt hanalandi og fólki persónar uttan mun til starvsøki ella samfelagstt gera nakað serstakt og merkisvert í virkni og verki sínum í samfelagnum og fólk sum ganga undan og tað verður eisini víst til dømir um mann gott arbeiði sjálvboði í arbeiðiso so tað er beint á mótsatt av tí sum bjarni hammer og jónes joensen royna at fáa tað ljóðað til og tað er sjávandi mann kann gott hava ta støðuna eg haldi bara hon mann má vera eitt sindur í ferð tí tað er jú ikki tað sum stendur í uppskotinum tað leggur nettupp dent á heltire hin
heiðir til vanlig fólk
um mær vitandi hava framstandandi javnaðarfólk bæði løgmaður ogborgarstøso er tað jan æja jnaðarólk gera tað mugu tey um vit hava eina felags lenjur hvussu er í javnaðarflokkinum nú um at hava hesa støðuna htað sum eg sendi í uppskotinm her sanna nøkur ting um at mann vil gjarna eisini hoyra sjálvbotnum arbeiði tað taka vit undir við men tað er bara tað í hoyringunum so fingu vit staðfest fleiri ferðir millm anað frá løgmanskrivstovuni at mann var á iva um hvat eð var fyr nakað mann vildi og tað vóru fleiri partar sum vóru á einummáli um at hetta var ein ridarakross líknandi tekin
summar kom og set verk
takk fyri hvat er egentiliga trupulleikin so við at fáa eitt føroyst heiðursetði sum kann sum kann heiðra vanligum fólki soles síggi eg máli meðan tit bara vilja hava hina skipanina at galda har tað er okkurt fínt og man ska in á bukka og bakka fyri ein rotning jóhannes joensearhara formaður ja eg skann ikki svara fyri hvør u sitra vaglinum og nov hevur sagt ja har eg sigi bara hvat vit í javnaðarflokkinum halda á tingi og tað er at vit halda at tá tað er litan sum verða heiðrað sum mann ætlar at hoyðra so meina vit at tað vanliga fólkið vit skulu hoyra og tá leggur tað ikki upp til tað í hesum uppskotinum tað er ikki nóg greitt at tit vanliga fólki tann vanligi borgarin tað sjálvbotna arbeiðið mann vil hoyðra takk fyrihara formaðuja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endavit fara at atkvøða í málinum
ja vit tað hvá gjørt væl
hle

hvat gera vit vit eru liðug at akvaða málið er samtykt við sekstan atkvøðum fyri seks ímóti ongari blankari og er endaliga avgreitt frá løgtingi hetta var jú eitt uppskot til samtykt so eru vit komin til løgtingsmál nummar seksogtrýss tað er onnur viðgerð av tí málinum og tað er uppskot til samtykkur um at kriminalisera sálarligan harðskap
koyr
biða um orðið hetta málið hevur verið í rættarnevndini tað er hervør posdóttir sum fær orðið ger so væltakk fyri
hevur eingin annar negtekna til enn men eg vil gingi út frá at meirilutin í nevndini lesur sítt egna álit upp men vegna minnilutan so fari eg at lesa viðmerkingarnar upp minnilutin tðer eg sjálv siri stenberg og ingilín direksen strøm sálarligur harðskapur er niðurbrótandi og ein ógvuslig hóttan ímóti heilsuni hjá fólki eingin harðskapur kann góðtakast heldur ikki sálarligur harðskapur og tí eiga vit at kriminalisera hann hóast sálarligur harðskapur kann vera torførur at prógvað er neyðugt at gera tað púra greitt í revslógini at eisini sálarligur harðskapur er revsiverndur at hann her trupular prógvað er eingin er ikki ein nóg góð orsøk til at lata vera við at kriminalisera hetta slagið av harðskapi ið kann hava so umfatandi og álvarsamar avleiðingar fyri tey sum eru fyri hesum upplýst er undir nevndarviðgerðini at talið á fráboðanum til kvinnuhúsið um sálarligan harðskap økist men tað eru eisini menn ið eru fyri sálarligum harðskapi tøl frá kanning um harðskap frá tvey túsund og einogtjúgu í almannamálaráðið hevur latið gjørt saman við lógum og foróðskaparsetri føroya vísa at einogtjúgu prosent av kvinnum í føroyum og átjan prosent av monnunum sum luttóku luttóku í kanningini høvdu verið fyri sálarligum harðskapi tað er samstundis komið fram undir nevndarviðgerðini at fleiri fráboðanir eru um sálarligan harðskap sum fer fram uttan at viðkomandi eisini er fyri likamligum harðskapi tað hevur tískil ómetaliga stóran týdning at kriminalisera sálarligan harðskap í sjálvum sær soleiðis at fortreytin fyri at døma ein persón fyri sálarligan harðskap ikki er at viðkomandi eisini hevur gjørt seg inn á ein annan likamliga løgmaður hevur undir nevndarviðgerðini upplýst at væntandi verður revsilógin liðugt umsett í heyst og eftir tað er ætlanin at fara undir at arbeiðið undir arbeiði at dagføra revsilógina av hesi orsøk og mongum øðrum so mælir minnilutin løgtinginum til at samtykkja uppskotið soleiðis at vit
gera tað til ein part av arbeiðinum um at at dagføra revsilógina og við hesum viðmerkingunum tekur minnilutinum undir málinum og mælið løgtinginum til at samtykkja uppskotið tað er soleiðis at visti mann hyggur e íársfrágreiðingarnar hjá kvinnuhúsinum og vistimann eisinihyggur eftir kanningini sum varð gjørd í tvey túund og einogtjúgu so vísir tað seg at tað eru øgiliga nógv sum hava verið úti fyri sálarligum harðskapi og tað er eitt tal sum veksur hvørt ár og tí hevur tað øgiliga stóran týdning at vit kunnu verja hesi fólkini í revsilógini í dag er tað soleiðis at tú kansti visti tú ert útsettur fyri sálarigum harðskapi melda um tú eisini ert útsettr fyri fysiskum harðskapi og tað er verri enn so altíð at støðan er soleiðis at bæði fysiskur og sálarligur harðskapur verður framdir tað ág eisini hoyrt undir undir nevndarviðgerðini er tað komið fram at talið eisini økist fyri dømir um kvinnur ella menn sum bara eru útset fyri sálarligum harðskapi og ikki fyri likalligum harðskapi so tí hevur tað ómetað stóran týdning frú forkvinna at vit kriminalisera sálarligan harðskap og seta enn eina verju fyri fyri fólk sum eru offur fyri ymiskum slagi av harðskapi so ja vit mæla absolutt til at mann samtykir hett uppskotið soleiðis vit kunnu tryggja okkum at tað verður partur av revsilógararbeiðinum sum fer í gongd væntandi í heyst takk fyri ja takk ein viðmerking ingilein didisen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað er nokk so ella tað er øgiliga umráðandi nemliga at mann sjálvt um nakað er trupulgt at prógva at mann so statvekk ger nakað sum jú er revsivert aðrastaðni og sum eisini átti at verið revsuvert altso eitt slag av harðskapi sálarligan harðskap at mann sjálvandi ger tað revsivert í okkara revsilóg og at mann eisini tí tekur hetta arbeiðið við tá ið mann fer í gongd við at endurskoða tað sum mann kundi samtykt hetta er uppskot til samtyktar og so arbeitti við tí víðari tá ið umsetingin av revsilógini verður liðug so ja tað eg haldi at tað er tað er ikki so gott argument fyri at fella uppskotið í øllum førum at tað er trupult at prógva sálarligan harðskap takk fyri ja takk hervur polstóttur ger sovæl takk fyri ja eg hevði vónað at samgongan fór at samtykkja uppskotið eg haldi tá mann lesur álitið hjá meirilutanum so er tað ikki fr ena síðsti setningurin kemur um at finna út av at tey fara fella uppskoti tí tað er ikki serliga negativum uppskoti tey vilja bara ikki samtykkja eitt andstøðuuppskot og seta gongd á ella vera gera at hetta verður partur av tí arbeiðinum í heyst men tað at tað er trupult at at prógva sálarigan harðskap tað er ikki ein nóg góð ella k grundgeving fyri at ikki at kriminalisera tað mann kann gera leistar fyri hvussu mann prógvar sær harðskap mann kann hyggja eftir hvussu grannalondm hj okum hava gjørt og tað eru grannalond hjá okkum sum hava kriminaliserað salaran harðskap so tað er ki ómøguligt so tí hevði eg hopað at mann kundi savnað sum eitt uppskot sum er so viktitu sum kann fevna um tey sum í dag ikki eru fevnd av revsilógnijtakk æsorði erhelgi abramsen gersovæfrú forkvina øh nei tað er væl ikki so stóra ósemju um hetta her at eingin harðskapur er í lagi og og hann skal vera revsuverndur tað er væl ikki tað sum skilir partarnar tað er meira aftura at hetta er eitt uppskot til samtyktar um at heita á landsstýrið má gera nakað og landsstýrið sagt at vit fara at gera h tað altso taðvil siga hetta er nakað sum mann mann ger óðansæð so eg haldi ikki at mann pjóst at tað skuldu verða keddur av tí um at ta ikki verður samtykt
eg skal lesa álitið hjá hjá meirilutanum í rættarnevndini
stend soleiðinar meirlutin khristian andreassen frimund rasmussen helgi abramssen og stefan klein poulsen hevur hesar viðmerkingar eingin ivi er um at sálarligur harðskapur gongur fyri seg serliga í parløgum í fleiri londum er hetta regulerað í revsilógini men í føroyum kann persónur einans dømas fyri sálarligan harðskap um viðkomandi samstundis verður dømdur fyri likamligan harðskap ein avbjóðing við kriminalisering av sálarligum harðskapi er at hann kann vera torførur at prógva løgmaður hevur undir viðgerðini í nevndini upplýst at væntandi verður komið á mál at týða revsilógina í heyst eftir hetta verður farið undir
arbeiða at endurskoða alla revsilógini eins
og umhugsað verður at seta í gildi reglur um kriminaliserað sum kriminaliserað sálarligan harðskap við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskot takk fyriein viðmerkig hervur polstóttirtakk fyri eg ati sil t barat viðmerkja til tað allarfyrsta sumsum helgi abramsen var inni á við at tað er ikki so keðiligt tat mann ikki samtyktjar uppskoti tí tað fer at veða gjørt allíkal løgmaður hevur ikki sagt at tað verður gjørt han siga t tað kundi hent seg eta tað kann vera at hetta var ein partur av tí viðsumann hevði samtykt heta uppskotið so er tað líkasum eittgreitt signal frá løgtinginum at vit vilja hava at løgmaður og tekur sálaran harskap við í arbeiði tá mann fer at dagføra revsilógina og tað haldi eg ver eitt øiliga gott signal frá løgtinginum at sent til løgmannso at hann ikki fer rundan um tað til tey nitalt tað noyðist ikki at gera so tí haldi eg mann skuldi samtykt uppskotið nevniðga fyri at
vísa tað at vit vilja hava sær eina harðskap eg krúnaði sera ja takk
frú forkvinna altso hetta arbeiðir við at við atendurskoða itur hon hon ýtir revsulógina tað er tikið nógv ár og og og mann kemur víðari víðari og ætlanin er so at fara í holt við eisini hendan partin tá ið tá ið alt er umsett taðer sostórv a av revsilógin har er parturi skrivað føroyskum partur á donskum alt eftir hvør hevur gjørt broytingar í eðni so framvegis og hon sá út sum esor klútateppi o og og manni hevur líkasum fingið fingið umsett allar partarnar so so eg haldi ikki at atat vit pjesaviva um tað at mann ætlar at fáa all hesi tingini við og og og tí mæla vit løgtingin frá at samtykkja etta uppskot takk fyri jak næsta røða er ruttvangger sovæltakk fyri eg havi ikki verið í ella eg eri ikki í nevndini sum viðgera hetta her uppskotið so tað er altíð eitt sindur torført mann er eitt sindur prísgivin tí arbeiðið sum er gjørt í nevndini men eg fari at boða frá at eg taki undir við hesum her uppskotinum væli vitandi at hetta er eitt trupult øki og sikkurt er tað øgiliga nógv mál har sum tað er ringt at taka støðu til hvørt tað er sálarligur harðskapur ella ikki ein bók sum gjørdi stórtinntrigv á meg tað var bókin um bara hann sló meg sum súsanna skoli
haldi tað var saman við onkrum øðrum minnist eg ikki ordiliga gav út
fyinøkrum árum síðani som nevniliga greiddi frá øgiliga væl frá støðuni hjá kvinnum sum vóru fyri sálarligum harðskapi og minnist meg rætt so var tað galdandi fyri allar tær kvinnurnar at tær vóru ikki útsettar fyri kropsligum harðskapi og tað var øgiliga ógvusligar frásøgnir sum gjørdus stórt inntrykk á meg má eg siga so í mínari verð er eingin ivi um at sálarligur harðskapur sum er so eintýðugur harðskapur skal kriminaliserast vit hava havt onkur onnur mál har sum vit ikki hava verið so samd millum annað hevur hevur tjóðveldið lagt
tvær ferð eitt uppskot um at banna
á arbeiðsmarknaðinum og tryggja javnviðgerð har í tí uppskotinum og eg nevni tað tí at eg haldi at hetta kanska er eitt lítilðsindur familju við tað har í tí uppskotinum verða útsagnir sum kunnu hava tað avleiðing ella sum hava ta avleiðing at fólk kunnu kenna seg minni verd ein sovorðin útsøgn verður kriminaliserað við umvendari próvbir tað prinsippið og tað uppskotið er vit harliga ímóti tí vit halda at tað ger seg ógvulsliga inn á talufrælsið og talufrælsið hevur sítt virði
har sum vit eru ósamd talið frælsið hevur sítt virði har sum
tað snýr seg um at siga nakað sum fólk kunnu taka illa upp og kunnu vera ógvusliga ósamdír og tí vil eg bara siga at í mínari verð snýr hetta uppskotið ella treytin fyri at eg taki undir við hesum her uppskotinum ela fortreytin er at hetta snýr seg um tað sum vit øll eru samd um er veruligir sálarligir harðskapur tað var bara tað eg vil siga takk fyri ja takk heru tvær viðmerkingar hervur polstóttir ger sovæl takk fyri m ætlaði fyrst at takka ruttvang fyri at hon fer at stuða uppskotinum tað tað er gott at hoyra og eg eri púra samd við ruttvang um at bókin um bað hann sló meg geva eitt øgiliga sterkt inntrúgv og tað sum sum tann bókin lýsir um kvinnur sum er útsettar fyri skal mann sia gásaregum bara sálarligum harðskapi tað er ein søga sum er vaksandi undir hoyringin er tað komið fram at tað eru frleiri og fleiri fólk sum uppliva at vara útsett fyri sáligum harðskapi uttan at fysiskur harðskapur er til staðar og tí eru tey faktiskt ikki vard av revsilógini og tað er ein ein forferdilig støða sum vit standa í so tí er tað deiligt at ruttvang eisini sulerfundur at kriminasera sálar harskap ja takk ruttvangtakk fyri ja tað yvirraskar meg í veruleikanum ikki tí hetta her við eg hugsi oftani um hvussu nógv er broytt hetta her at vit nokk so javnan hoyra í tíðindunum mánað morgun um harðskap sum hevður verið í vikuskiftinum har sum tað verða tikin upp sum mál fyri nøkrum árum síðani var tað púra vanligt altso eitt eitt slakskmál ella tvey ella eili trý ella fýra í klobbagarðinum tað var bara nakað sum var ja eg skal ikki siga partur av okkara mentan men men men tað er líka við so fysiskur harðskapur eru eru ikki veru ikki aksepteraður longur sum sum tað bleiv fyrr og tí skuldi tað slepki undra meg at eg flutt seg meira til sálarligan harðskap takk fyri jtakk fyri frú forkvinna eg haldi eisini at eg eri trupult nú situr undirritaða heldur ikki í nevndini so so mannheu ikki verið við undir viðgerðini men generelt hetta her við at kriminalisera nakað sum er so óítøkiligt ella í øllum førum at tað er trupult at bera próvbirðuna tað er tað eru í øllum førum nøkur løgfrøðilig atlit sum mugu takast sum mann má taka hædd fyri at lógaruppskotið óansað hvørjar politiskar hendektir nú mugu vera eru við til at styrkja rættar trygdina hjá øllum pørtum tað haldi eg hevur størstan týdning
tí eg fari eisini at taka undir við uppskotinum
øh tí at so fær mann kanska tað arbeiða í gongd um mann fær skikkaðir løgfrøðingar til at hygja uppá tað men um tað skal um tað skal úrslita í at mann blívur samdur um at tað fer at taka akkurá hetta skapið tað tað haldi eg mann má so síggja tá ið tað kemur har til takkfyrija takk ruttvang gersovæltakk fyri ja eg trúgvi tað er øgiliga viktitt at akkurát fáa definera og tað er eisini orsøkin til at eg taki orðið tí onkursvegna síggi eg akkurát sum eina sovorna glíðandi yvirgongd til hitt uppskotið og mismun á arbeiðsmarknaðinum har vit tosa um meira hetta her tí sum vit oftani hoyra aðrastaðni verður nevnt krenkelsir altso hetta her við at rættin til ikki at blíva særd
ella fornermaður
tað er nakað sum eg ikki tí at eg tali fyri at mann krenkar ella sárar fólk men men onkursvegna hetta her við at talið rætturin altso talið frælsi er nakað sum eg haldi er í stórum vanda júst av tí rákinum og tí havi eg bara tørv á markerað at alt sum nærkast í tað taki eg absolutt frástøðu frá takk fyri jnærøðer edva jacobsen gersovæltakk fyri frú forkvinna hetta er eitt fyrsta at siga av øllum at innihaldi í einum slíkum uppskot sum hetta her er eitt gott uppskot sumsum hervøru postóttur kemur
við til at lýsa nøkrar góðar støður
heilt um eg persónliga eri í tí møguløtan sum ikki er í grundaruppskotinum so er tað tí at tað er væl lýst verður ikki sjálv í nevndini men eisini spurt inn til tað at tað verður lýst at mann vænta at kemur á mál við at lívsettar øki í heyst soleiðis kann mann sjálvandi altíð siga men men tað er tað sum eg fyrihaldi meg til og tað blívur málið ikki minni gott av tað sum er við sálarligum harðskapi tað er tað tað finst allastaðni og tað er øgiliga kann ofta vera øgiliga avbjóðandi og øgiliga óskennligt ella trupult at fáa eygu á og tað kann haldast øgiliga leingi líka sum eg veit ikki eitt sindur krógvað uttan at nakar hevur møguleika fyri at geva sær far um tað hetta er bara bæði galdandi privat tað er so sanniliga eisini galdandi innan fyri tað vinnuliga innan fyri virkir í okkara landi líka so væl sum í øðrum londum innan fyri fyritøkur innan fyri
verða bæði almennar og privatar tað tað er bara soleiðis tað er
er tí at tað vísir seg ofta tað at leiðsla kann ofta blíva til til makt og um maktin hon kann gott geva seg út í í nøkrum kanska avbjóðingum sum ikki eru ókey og og tað skal man bara ikki vera blindur fyri eg at prøvað spurt eitt sindur inn til at kanna eitt sindur til dømis uttanlanda har hevur mann øgiliga ofta eitt gott netverk at at hella seg uppat visti mann hevr verið út fyri sálarligum harðskapi út fyri leiðslu sum møgluvíst tað kann eisini onkrar annar á einum virki men serliga kanska leiðsla sum kanska brúkaru líkasum sálarliga tað sálarliga til at brúka makt uppá tann mátan at vera uppá og tað sum mann so kann síggja mann eisini hoyrir tað er tað tað verður onkuntíð sagt at
ja men soleiðis eg viðkomandi illa viðkomandi hevur hatta
mnd ella viðkomandi er so sum persónur tað tað er bara ikki ókey í tí løtu tú brúkar tínar maknar krent ein annan persón tá tá haldi eg ikki at at tað at tað heldur men eg rokni at øll sumi sumi hyggja ett sindur ulela um kunnu kenna tær støðurnar at at ja viðkomandi er eitt sindur bragligur eitt sindur domuderandi og hevur altíð verið soleiðis tað er bara ikki gott í til løtu ein annar persónur bukkar undir viðkomandi um mann ikki megnar at samarbeiða við onnur fólk eg haldi at tað eri innihaldið í hesum í hesum málinum er er týdningarmikið um tað so fellir í dag tað broytir einki upp á tað at tað eru støður sum finnast bæði uttanlanda og so sanniliga eisini í føroyum og og tí haldi eg ati ati tað er eisini pá segt pláss og tað er eisini gott at manni tosar um hesin tingini at tað ikki er nakað sum sum mann so hyggur hon um seg og sigur hetta finst ikki jú tað finst og tað finst bæði í privat og um millum hjún og eisini eisini inni á okkara vinnu so skulit bara líka hava eina lítla viðmerking til øðru viðgerð av hasum málinum takk fyri frú forkvinna ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og vit fara at gera klárt at atkvøða í hesum málinumja vit fara so at atkvøða í hesum málinum løgtismál nummar seksogtrýssog vit her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað lagt fram tað gera vit nú ger so vælvit eru liðug at atkvøða málið er falli til ja málið í falli htir tíggju atkvøðu fyri og tíggju ímóti og eingin er blomt málið er fallið og avgreitt frá løgtinginumso koma vit til løgtingsmálinu
nummar áttaoghálvfjerðs tað eru onnur viðgerð av uppskoti til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrøðiútbúgvingar eina við serkunnleika dagstovna økinum einavegði serkunnuleika í sernámsfrøði hvør biður um orðið tað verður beinta løguð ger so væl harra formaður eg skal lesa álit í løgtinsmál nummar áttaoghálvfjerðs franska tjúgu einogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvin fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrøðir
útbúgvingar eina við serkunnleika serkunnleika á dagstovnsøkinum og eina við serkunnleika innan sernámsfrøði og tað eru høgni hoydal siguristenberg hervør polsdóttir beint á løgu bjørt samuelsen og pálla reynatúgvu tingfólk sum hava lagt málið fram triðja mars tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjunda mars tjúgu tveyogtjúgu er tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tretivunda mars og tveyogtjúgunda apríl tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við pedagogfelagið námsvísindadeildina á fróðskaparsetrinum og landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jensa raman og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein minniluta og ein meiriluta um meirilutin tað er djónur nolsø joensen jóhannes joensen bjarni kárasom petersen og beinta løgu hevur hesar viðmerkingar stórur tørvur er á námsfrøðingum og dagliga eru starvslýsingar eftir námsfrøðingum og vit hava hoyrt um stovnar ið ikki hava opið so leingi sum annars ætlað tí at eingir námsfrøðingar eru eisini at námfrøðiliga eikinim hjá landinum til dømis barnaheiminum serstovnum sambýlum verkstøðum og øðrum vísr tað seg at vera trupult at fáa nóg mikið av skikkaðum starvsfólkum hesin málbólkurin er viðbrekin og hevur sjálvsagt tørv á dugnaligum og væl skikkaðum starvsfólkum tí eigur eisini at verða kannað um tiki rættast at hava tvær námsfrøðigu útbúgvingar innan eina innan sernámsøki og eina innan dagstovnsøki hoyringar mentanarnevndini hava víst at tað er ein jaligur andi yvir at deila námsfrøðiútbúgvingina í tvey eina dagstovna og eina sernámsfrøðiliga útbúgving setrið er til reiðar at seta tað í verk um so er og hetta loysir sjálvandi ikki tann stóra tørvin upp á námsfrøðingar her og nú men kann sum frá líður hava við sær at tað gerast
ter áhugaverdari at søkja og arbeiða á námsfrøðiliga økinum eitt annað sum eisini hevði bøtt um støðuna viðvíkjandi stóra tørvunum á námsfrøðingum tað er um samgongan hevði raðfest ein ella tveir flokkar av námsfrøðingum afturat á setrinum hetta skuldi verið gjørt fyri langari tíð síðani og tað undrar at samgongan ikki hevur gjørt hetta tí tað nær um dagliga hevur verið gjørt vart við stóra tørvin á námsfrøðingum og við hesum upti við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyrihar formaður takfyri næsta røðari er beini johannesen gersovæltakk fyri harrar formaður eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp minnilutin beini johannesen annika olsen og edvar jakobsen hevur hesar viðmerkingar undir viðgerðin er komin fram at nógv er í gongd á økinum í hesum valskánnum hevur mann økt um flokkan tá tað kemur til sjúkrarøktarfrøðingar eisini bleiv greitt frá at arbeitt verið miðvíst við at seta ein eyka flokk inn án námsfrøði og heilsuhjálparar longu eftir summarsteðgin eitt arbeiði hevur verið í gongd í ein tíð har mann hevur viðgjørt spurningin um tað skuldu tvær námsfrøðir linjur onnur málrætt á dagstovnarøkinum og hin sernámsøkinum landsstýrismaðurin hevur fyri nevndini greitt frá at arbeiðið komið so mikið langt at tað skjótt verður klárt at seta í verk tað er at fegnast um av tí at arbeiðið sostatt longu er í gongd næstan liðugt heldur minnilutin ikki at tað er neyðugt at heita á asýrmannum at seta málið í gongd við hesum viðmerkingunum tekur viminnilutin ikki undir við málinum o mælir løgtingið frá at samtykkja uppskotinu takk fyri harra formaður ja takk fyri so fær siri stenberg orðiðger so væltakk fyri harrar formaður okur halda hetta her er eitt øgiliga týdningarmikið mál og tí hava okur lagt tað fram eg haldi fjórði ferð la okkurt sovorðið men einaferð kemur tað undan og tað ljóðar gott at at mann arbeiðir við at fáa tikið fleiri inn aftan á summarferiuna og eisini visti mann kann gera tað á heilsuskúlanum ongantíð betur tað er bara ikki sett nakrar pengar av til tað soleiðs sum eg dugi at síggja tiltil at taka ein eyka flokk inn á setrið ikki veri vitandi tá tað kemur til námsfrøðingar men kanska landsstýrismaðurin veit annað enn tað men tað er gott at mann tikið ein eyka flokk av sjúkraráttafrøðingum inn tá ið okur fingið lýst hetta her málið seinasti næðseinast eg tveyar
síðan tá fingu okur at vita at tann lógin sum er galdandi í dag hon hana liva okur ikki upp til upp á nakran máta
tá at tað manglaði trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar bara til at røkka ta ásetingina sum er í lógini um at tað skuldi vera tveir triðingar og ein triðingur altso hjálparfólk og og býti av námsfrøðingum so ati tað hevur so ikki tað er so okkurt sum tíðir upp á at tann støðan ikki er blivin betri tí síðan tá hevur tað verið rættiliga nógv frammi um hetta her við at mann noyðist at fáa útbúgva fleiri og okur hava fingið henna her bóklingiðn eisini í góðum hondum og síðan tá hava tað verið fleiri sum hava verið alment frammi og víst á at stovnar mugu lukka á hálvum degi og tú fer ikki børnini inn altso fulla tíð nógvastaðni og at tað er rættiliga trupult eisini hjá almannaverkinum at at fáa fólk og tað r í hvørfalt blívur sagt at visti mann visti visti nú øll starvsfólkini á dagstovnaøkinum skuldi verið námsfrøðingar so skuldi mann havt yvir sjey hundrað afturat men tað pljóðist mann so ikki sum lógin er í dag almannaverkið upplýsti eisini tá atumleið helvtn
av teimum lýsingunum sum tey høvdu eftir námsfrøðingum vóru vóru altso har fingu tey ikki starvsfólk og tað er ein av orsøkunum til at tað eisini er trupult at seta nakrar nýggjar tænastur í gongd og í løtuni
verða eisini bygd nýggj heim sum eisini koma at krevja nýggjan starvsfólkaorku og tað verður øgiliga trupult at fáa bygt út vissi ikki man setir við við at fáa nokk av starvsfólkum tí tað tekur altso nøkur ár at fáa tey ígjøgnum longri mann bíðar truplari blívur akkurát hetta her øki tí at ein partur av útbúgvingini tað er tað tú skal í praktikk og tá skalt tú verða undir leiðslu av einum útbúnum námsfrøðingi og vistu tað eru so fáir sum eru í starvi so fer tað eisini at avmarka hvussu nógv tún kann taka inn og tí haldi eg eisini at tað hastar tí at tað hevur sjálvandi nakað at siga fyri kvalitetum í teimum tænastunum mann veitir at mann hevur nokk avskikkaðum starvsfólkum okur hava eisini hildið at tað er rætt at mann fer og hyggur eftir um pedagoguútbúgvingin kundi verið deild upp soleis at ein partur var til dagstovna øki ella til barnagarðisøki og ein var til til serserstovna øki og sjálvandi kundi ein ein partur av tí verið felags mannikundi sagtans gingið í skúla tað fyrsta árið í felag og havtymisk fak í felag men allíkavæl fingið eitt sindur hvør sína útbúgving tað er eisini okkurt sum týðir upp á sjálvandi at tað er ikki bara tað at útbúgva fleiri sum hevur týdning lønunum hevur eisini týdning tað er eisini blívið víst á at serliga ttað er serliga trupult at fáa fólk at støðast innan dagstovnaøki visti tú ferð útá á eini bústovuna at arbeiða so hevur tú vikuendir og vaktir og annað og tað gevur eina aðra løn an vist tú arbeiðir í dagstovni har tú bara hevur dagtímar so tað hevur eisini týdning akkurát tað og arbeiðsumstøður sum heild og hetta er eisini eitt av teimum eitt av teimum økjunum har tðhevur verið í nøkrum førum sera trupult at sleppa arbeiða fulla tíð so eg haldi htað er ei nokk so samansett mál og gott nokk skal nógv til frá á ymiskum frontum fyri at fáa gjørt nakað við trotið á námsfrøðingum men so leingi mann ikki útbúgvar fleiri so verður tann støðan bara verri o tað vil siga at visti mann ikki ger nakað visti mann beginnar at gera nakað nú so kann tað blíva betri um fýra ár og tá er í hvørfall ner kanska vanligvís í í í barnagarði í fimm ár seks ár so fær tað víðari tavil siga túat at at tað verður verða nógvfur árgangir nú sum koma at fara ígjøgnum hetta her systemið við einum tænastu sum okur vita ikki nøktandi og tað haldi eg ikki er eri í ordan yvir fyri teimum bunnunum sum sum okur vara av og eg haldi ikki at mann bara kann blíva við at lata standa til og og ikki útbúgva fleiri eghaldi tað er rættiliga rættiliga alvorligt takk fyri beint at ga eina viðmerking ger so vælja takk fyri ja siðurstenberg nevni nevni han at nú eru fleiri næmingar tiknir tilsjúkrasystir og tað eri ikki minst sirurstenberg og tjóðveldinum fyri at takka at tað er komið ein flokkur afturat har eg síggi í dag at hundrað og sjeyogtretivu lærusáttmálar eru undirskrivaðir og tað fegniskt seg ómetaliga nógv um tí nógvar av teimum eru í handverk har tað var tørv á og so hugsaði eg spyrj siður stenberg men vit hava eisini til dømis tørv á pedagogum og tað er ein íløga sum sjálvandi kostar pengar men er tað ikki ein missifyri samfelagið eisini at fólk ikki sleppa til arbeiðis tí stovnar a kunna ikki havaopið tí teir mangla pedagogar altso kunnu vit sum vit kalla okkum eitt vælferðarsamfelag bjóða tað at vit ikki hava nóg mikið av pedagogum ela taka sær av tí starvinum sum rættiliga ráð ráðandi í samfelagnum takk siristenbergtakk fyri harra formaður og takk til beint løgu ja tað púra rætt at vissi ikki tú fer nokk av starvsfólkum innan fyri dagstovnaøki sum sum er ein øgiliga stórur partur av grundarlagnum undir øllum okra arbeiðsmarknaði so fert tú tð ótrúliga trupult at hvussu kunna fólk fara til arbeiðis við seg viðse børnini ikki

nú havi g ikki verið í mentamentanarnevndini men seinasta bleiv viðgjørt í trivnaðarnevndini tá bleiv tað eisini víst á at tað bar væl til altso at mant mann gott kundi hyggja eftir eisini hesum her við at at hava tvær útbúgvingar so at at har er ombært okkurt arbeiði í gongd takk fyri ja takk so er tað edva jacobsen gerso væl takk fyri harra formaður ja nú viðgera vit eitt uppskot um at fáa sett fleiri útbúgva fleiri námsfrøðingar eitt uppskot til samtyktar mín leiklutur sum ein partur av men e nevndini so eisini tað at hyggja upp á hvat hvat hevur verið hvat eg setti
gongd og beinir læsa so væl upp har at mann
mann hevur mann hevur sett nøkur ting í verk og tað vil takka landsstýrismannin fyri at hann tykist her uppgávandi á álvara og at tað allarleiða nú eru tveir flokkar við sjúkrahøvdarfrøðingum farin í gongd og sum eitt tað sum er nýtt akkurát nú tað er tað mann vil taka eykaflokk innan námsfrøði og heilsuhjálpara longu nú eftir summarsteðgin og tað vil so vera at mann tegir fyri kanska at gera tað eitt sindur blandað við tað tað er rættiliga nógv sum arbeiða úti sum hjálparfólk sum mølisøgdu sum hava eina langar praktikk tey hava alt tað sum hevur praktikk at gera men mann vil próva at laga tað til soleiðis at tey kunnu kunnu fáa tann tann skúlan sum nøkur av teimum
ki
gað og og tí og so vit sleppa teg undan so verður tað innan fyri eina mirittuskipan og ta skipanina hava vit ikki gjørt nógv av føroyum men hon er brúkti rættiliga nógv uttanlanda so eg haldi tað er ótrúliga gott at vit hugsað broytt eg spurdi nemliga ella tnki kanska spyrja landsstýrismannin eg veit at tað hevur verið kannað í samband við námsfrøðingar tí tað er veruð eitt ynski eisif okkum í meirilutanum ella okkum í samgonguni um at fáa víðka talið av námsfrøðinglesandi og og har varð ein ein kanning sett í verk í samband við at hyggja hvar tørvin var og hvussu tað sá út innanfyri serøkið innan fyri dagstovnsøki sum eg skilji á landstýrismannim so er tann kanningin liðug og eftir og sum fróðskaparsettur sigur so kundu teir setið sigur so kundu teir í prinsippinum starta við einum við nøkrum eyka nú longu aftaná summar ferðina men tað krevur sjálvandi
nakað av eyka fígging eg veit ikki ordiliga hvussu nógv tað er men vit mugu hvussu senda
pba eftir at vit kunnu seta tveir frá kanska frá januarmánaða men eg tánki uppá hvat skuldi til afturat vist tað skuldi lasið gjørt av setti ein flokk nú longu aftaná summar ferðina eyka vist tað var so havi eg ikki minni enn fýra og og tað sum vhevur tosað um nú fyri at gera tað eitt sindur meira fleksibult tað er tað at onkur kann lesa onkran dag yvir netið sum er forlongdur armur av skúlanum í suðuri í samráð at undirvísingarnir sita í suðuri men mann kann sita á netinum kanska norðurasjørt onkran dagar og fylgja við og gera tað soleiðis at tað letur seg gera at fara undir hesi her men tað eru so øgiliga nógv onnur ting sum eg haldi at mann í mann eigur at taka og hyggja upp á innan fyri hetta sum eitur starvsfólkatrot vit hava rættiliga nógv sum eru eg vil siga at tey eru faklærd væl og virðiliga nógv innan fyri sítt øki men tey eru ikki útbúgving sum námsfrøðingur vit hava rættiliga nógv sumi sum arbeiða sum hjálparfólk bæði innan fyri serstovnarnar innan fyri barnagarðir innan fyri vøksustovur innan fyri alt øki sum tað er tað vil siga at tað er bara ein triðingur sum er námsfrøðingar og tveir triðingar eru hjálparfólk tað sigur bara hvussu stóran týdning hjálparfólk hava í øllum samanhanginum og tí er i eisini glað fyri at jens arana landsstýrismaðurin veljir eisini at fara handan vegin og hyggja uppá hvussu kundu vit gjørt fyri ati at hjálparfólk fingu møguleika fyri at útvega sær upp á ein lættari máta ein útbúgving tá ið tey hava arbeitt í nógv harrans ár niðri er tað nokk so nógva tíð at vist tú til dømis hevur tikið eina eyka útbúgving tað era ikki nátsfrøðingur men tú kanska tikið eitt eitt heilt ára serskeið innan fyri at arbeiða við ungum við autismu so hevur tú fingið eitt tey kalla tað niðri handikaps tillegg tú fært nakað fyri tað sjálvt um tú ikki hevur útbúgvingin as námsfrøðingur v vt vit hava kanska eitt sindur trupult í føroyum við at at hyggja út um boksina ið havi sagt á fleiri ferð eg vóni at vit koma har til at vit kunnu beint heilt niður í miðnám niður í fólkaskúlan líka sáa inni á hesum her økinum eisini og fáa tikið breytir í fólkaskúlanum eg vóni at jensarana sum landsstýrismaður í fólkaskúlanum nú nú sita vit og eftirhyggja fólkaskúla lógina hvat skal mann brúka tað tíggjunda ár til har kundi tað verið námsfrøðingarbreyt og ein heilsubreyt tí tað er jú upplagt innan fyri tað økið sum sum hevur stóran týdning fyri fyri alt samfelagið og og týdningurin av teimum sum ikki hava útbúgvingina er so mikið stórur at vist tað steðgaðu eftir einum degi so bleiv lá alt lamið og tað er haldi øgiliga viktigt at hava við í mentu og tí halda er gott at mann tekur onkra miritt hyggur upp á ta skipanina sum ha gevur møguleika til enn fleiri ongantíð betur um at far eisini tveir klassar tí at øki veksur fleiri stovnar eru í gerð og tað er gleðiligt men tað krevur meira starvsfólk so at lat okkum í felag øll royna at upplýsa hettahar øki mann kann eisini siga siga seg spurningur við hvat hvat skal eg hjálpar at gera hvat skal námsfrøðingur gera tí tað vísir seg at summum í stovnum er so at siga bara námsfrøðingar kanska minus ein og øðrum tungum stovnum eru hjálparfólk og námsfrøðingarnir søkja stletki har tað er eisini ein uppgáva at hugsa ígjøgnum øll er andsett nógv av teimum innan fyrð almanaverkið men skuldu tað verið deilt út soleiðis at mann segði attað eru nakar týdningarmiklar uppgávur her og og og onkrar og hvat við við nátturarvaktum til dømis ella skuldu násfrøðingar vera rundan um tey teir tungu brúkararnir til dømis í dagtíminum ella hvat tíð í nátsfrøði tað vísir ser øiliga lítil munur á tað sigur bara hvussu eg megnar arbeiðið hjálparfólki ger úti á hvørjum stovni at mann kann næstan ikkisíggja mun hvør hvat sjálvandi er ein munur og hann kemur at vera og hann skal vera men annars lærdu mær ikki í fleiri ár men týdningin av at hyggja uppá alt økið sum tað er og tí haldi eg sjálv ati at tað at mann kanska blív løntur fyri at taka eitt eitt ordiliga gott skeið sum betýðir nógv innan fyri tað økið visti tú arbeiðið innan fyri ein stovn sum bara hevur ung fólk sum hava autismus so er tað skeiðið gullverk men tú kanska tikið skeiðið sogtekur itt heilt ár men tú e ikki nokksofrøðingur og so gevið tað ikki nakað eyka so eg haldi mann skal hugsa í ymiskar banar á hesum økinum tí at málið er so øeliga stórt tí haldi tað e øgiliga flott at vit hava longu setað nøkur ting í verk tí havi eg held ikki fortrað av at fella akkurát hetta uppskot tí

so at at eisini bæði hyggur eftir týdning av nátsfrøðingum og týdningin av hjálparfólkum og hann er so tann týdningurin eisini so ófatiliga stór og tað er fantastiskt hevði gullverri tað gera hvønn dag eitt eitt fantastiskt arbeiði og kanska arbeiðt tjúgu fimmogtjúgu ár innanfyri sítt øki soleiðis at mann líka sum hyggur upp á báðar partar og hvussu hvussu hyggur mann upp á hettah øki framhaldandi fyri at vit kunnu fáa t at hanga saman so eg skuldi ikki viðmerkja so nógv afturat men tonkti at tær við við tí klassanum hevði tað borið til hvat skal til tað var tað sum eg líka vil spyrja landsstýrismannin

harra formaður nú fingi ekr at vitja frá til fyrra talaranum at taðn manglaði trý hundrað og fimmogtretivu pedagogur ella har á hvussu hvussu hvussu man tar bara til tá iðeg nú ú nú eingin í álitinum í nevnnim og skúlin er plaseraður á rætta stað liggur í hann hvussu berr hild at manglar hálvfjóri hundrað

hjálparar og pidagogar táy skúlin eru plaseraður á tí rætta staðnum hvussu ber tað til at at at at altso hehevur eydva jakobsen gjørt sum nakrar tankar um tað nú hoyrdi okur s tey fimm við sum gjørdu álitið um í góðum hondum sum hevði vórðu stýrd av av av einari meining um at flyta í skúla hvat er tað sum ger tað at tað ein skúli er lætt plaseraður púra rætt plasera han mitt í sentrum dvabtakk fyri harra formaður hetta er ein avbjóðing sum staði upp á næstan næstan blrúka ár tíggjur í langa tíð og mann hevur havt ein flokk inni á námsfrøðingum í øll hesi árini vistmann hevði havt tveir flokkar tí at tað havi egeisini hugt eftir talinum hevði mann tveir flokkar so erda eisini teir báðir blivið fullir men tað er bara helstini sum sleppur inn summi velja so at fara uttanlanda eg havi eisini sagt tað fyrr at vit vit eru ikki so hava ikki so lætt við føroyum at gera fleksiblar loysnir tey sum ikki næstan soleiðis í føroyum tú skalt taka eina miðnámsútbúgving fyri at kunna fara á námsfrøðiskúla uttanlanda kanst tú hevði tú fortseljað pakkar soleiðis at tú kanst fyrireika tí bara hava fýra fak summi wec bara undrhan undantil rokning til dømis og tey ið hava ilt tí at rúmast í føroyum isum e ætla hasær á námsfrøðingur so vit skulu hyggja í nógvar banar men men ein klassa tað er tað sum vit arbeiða við nú at vit um ikki kunnu fáa sett tveir á stovn so vænti et tað fer at líkjast og so útvíðka tann í suðuri eisini so fer tað nokk at ganga tan rætta
harr formaður eg eri púra samd við edvu jacobsen í
at hjálparfólkini hava ein ótrúliga umráðandi leiklut úti á dagstovnum og aðrastaðni ø og hendan lógin um at hjálparfólk bert hava altso í lógini hava tryggja ein triðing av starvsplássinum og námsfrøðingarnar skulu hava tveir triðingar av arbeiðsplássinum er eitt sindur óheppi tá ið status er umment tí støðan er tað at tger hjálparfólkini sum manna tveir triðingar av størvinum o tí haldi ag er øgiliga óheppi og hetta gera at setanartreytirnar hjá hjálparfólki vera nógv verri hjá hjá einum stórur partur av teimum ø og og tí halda vit eiga at umhugsa at bleita upp vit eiga at umhugsa at bleita up so at tað onkursvegna blívur meir fleksibult og at hjálparfólkini fáa betri treytir samstundis sum vit royna at at hjálpa teimum uppá et hægri faklig støði og annað edva jacobsentakk fyri
kæra formaður eg havi nevnt eitt sindur røðarpar
allinum fyrr at kanska tveir triðingar og ein triðing skulu roynt at vit skuldu torað at fluttast yvir frá hasum prosentini eisini tí at so kundu fleiri hjálparar fingið starv upp á eitt longri tíðarskeið enn eitt hálva ár ella ein innan fyri serøki tá ið tað kemur til til námsfrøði so er einki prosentbýti har hvussu vil mann tað skal vera har og hvussu skal mann býta tað upp innan fyri serøkið har er einki onkran er tað so at siga eingin bara leiðarin hvussu vil mann hava tað í framtíðini so tað blívur betur fordeilt og hitt ja tey hava eina øgiliga ósøkur grundalag hvørðu tímir at leggja seg í seðlarnar fyarnar fyri at søkja um nakað sum var í seks mánaðar tá ið tað er so nógv mann sigur tað er ikki manguligt upp á arbeiði so so mann má tora eitt sindur í hesum økjuni hví mann skal fáa batar inn takk fyri
jarðarformaður er øgiliga errin av hesum uppskotinum á hinum á
auppskotinum tjóvedi er lagt framvegis málinum eg haldi tað hevur givið úrslit bæði fyri sjúkrarættafrøðingar og eisini tá ljóðar nú at man vil gera nakað við ett øki men eg haldi ikki g eri samdur við við edvar jacobsen í ati at tað er hent so øgiliga nógv altso vit hava tørv á bara fyri at nøkta tørvin á dagstovnaøkinum trý hunrað o fimmogtretivu nánsfrøðingum og tak so tey sum hava serligan tørv á á barnaheimsøkinum og og so framvegis so so eg fari barat spyrja edvar jacobsen hóast eg veit at tað eingin skilir hví at ta er hetta her hetta her uppbýddi millum andstøðog samgongu hvat hvat hvat talar ímóti at atkvøða fyri uppskotinum aso hví kannman iki bara atkvøða fyri uppskotinm tað kansn gumpa enn meir undir tí her her tørvur á nøkrum veruligum átøkum edva jacobsen takk fyri harra formaður nei eg haldi sjálv at ígjøgnum øliga nógv ár er tað hent í minna lagi tað er ein forkláring eitt arbeiði akkurát liðugt sum vísir og lýsir hvar mangla við mest era serøki er tað barnagarðsøki og tann tann forkláringin eg klár og nú er tað faktiskt tað fíggjar
tata sum ger og mann skuldi tikið tveir flokkar
tær longu summar ella ein afturat í januar og nú fer mann so inn og og ger nakrar aðrar innan fyri hjálparfólk bæði heilsuhjálpara og námsfrøðihjálpara omman evur sett feir frokkar sjúkrafrøðingum so akkurát nú haldi eg at tað hendir nokk so fitt á økinum eg vil ikki siga at økið liggur dvala og tað haldi er gleðiligt og tí haldi eg sjálv at heta er eitt uppskot t samtyktar tað kann kanska seta meira skumpu í men eg haldi at tað eg nokk so nógv skumpu í løtuni so má bara líkasum halda í ella áheita allan á landsstýrismannin um athalda ferðini takk fyri harra formaðursum fæ rðið gersuvæl takk fyri harra formaður eg haldi at okur skulu gleðast yvir eg geri hvussu r yvir allar ter útbúgvingarnar sum eru raðfestar kanska serliga í ár okur byrjaði frá byrjan av tá ið fyri tveimum árum síðani við at kanna økini og finna út av
og hvar eru hvar eru størstu tørvinir
og millum annað kom temafrágreiðing frá frá búskapurðanum sum undirvísingar og mentamálurar hevði biðið um og so kom hetta arbeiðið í góðum hondum og tað hevur so gjørt tað at okkum gera tað arbeiðið sum eg skal venda aftur til seinni um í á heilsuskúlanum í hovi men eg skal líka nevna alt tað sum er byrjað bara og fer at byrja í ár fleiri hava nevntu nýggjur sjúkrarøktararflokkur tikin inn so hava greisini eina æliútbúgving sum og geva teimum hjálparum altso heilsuhjálparum og námsfrøðhjálparum sum hava so nógvar royndir og sum hava tænta okum
ág sog væl og so leingi
hjósið er so gott geva teimum ein møguleika fyri at blíva raðfestir tað sigur at geva teimum eitt eitt prógv á sama støði sum tey sum sekstan seytjan ára gomul fara á skúla og fáa prógv men hesi sum hava arbeitt í so nógv ár og siga í trý ár og eru yvir fimmogtjóð ára gomul tey skulu hava fáa løn fyri tað stóra arbeitt tey hava gjørt við at tey ikki teimum ikki nýtist at vera so nógv á skúlanum sum hini tey hava kanska onkran av teimum hevur kanska minusútbúgving enn tá at bankaútbúgving og so víðari tey verða førleikamett soleiðis at tey sleppa undan einum parti kanska allari praktikkini tí tey hava hana framundan og kanska onkrum av teimum almennu fakunum sum annars krevjast og okur vóna og okur meta okur hava pening til tað at fara í gongd við tveir flokkar eini heilsuhjálparaflokk
opp ein námsfrøði hjálparaflokk longu í summar og í skúlanum hovi og tað fer
at styrkja skúlan tað fer at geva fleiri næmingar vóna okur vissu fólk hava mót upp á at fara undir hesa útbúgving og hví skuldu tey ikki tað tað seg a okur fáa fleiri næmingar og okur fáa næmingar sum í hesum førinum av tí at tey hava so nógvar royndir kunna verða heima við hús ein partur av tíðini tey hava grundútbúgvingina í heilsuskúlanum í hovi men so kunnu tey sita har sum tey arbeiða eg nevndi áðni tað kann vera í skopun tað kann vera viðaræiði tað kann vera onkrar aðrastaðni og fylgja tí undirvísingini sum tey sum er skipað sum fjarundirvísing altso ein partur av undirvísingini ein stórur partur av undirvísingini verður skipað sum fjarundirvísing har tey kunnu sita tey kunnu sita heima við hús ella vist að til dømis er trý í norðoyggjum ella fýra í eysturoynni ella hvar tað skal vera so kunnu tey finna saman og fara á tað arbeiðsplássið á tann stovnin á tað røktarheimið har tey arbeiða og spyrja eg ikki at høli og kunnu sita her og fylgja fjarundirvísingini frá hoviap altso dirvísingin er úr hovi og koma upp á tann mátan at kanska taka broddin av tí kritikkinum sum hevur verið av at skúlum er hovi tey pjóðar iskki ikki at vera so nógv har sum tey eru í dag tí at tey hava hesar royndirnar samstundis hair teir somu flokkarnir sum okur hava fyri tey yngri í dag bæði innanfyri heilsuhjálphjálparaflokkin men her verða so nýggir flokkar afturat og koma at fáa fleiri fólk á skúlan og koma at lyfta tey sum okur útbúgving hava tað kemur at geva teimum meiri meiri meiri virði meiri innihaldsríkt arbeiði og eisini betri løn so tað er alt gott at siga um tað og tað kemur at styrkja skúlan har suðurði sum annars er sagdir at verða so avsíðus o tað er so trupult at koma har og veri har tað verður lættari hjá hesum sum ikki pjøvar sat vera har so nógv tey fáa ta grundútbúgvingina tey hava brúk fyri til prógvi í hovi og tey fáa fáa hsa restina sum fjaraundirvísing har sum tey eru um tey so sita einsamøll ella tey sita saman við øðrum tað verður undir skipaðum umstøðum soleiðis at prógvi verið tað sama bert so tað er ein samskynssøga fyri allir partar takk fyri gjóni nóls joens ena viðmerking ja takk fyri harra formaður ja landstýrismaðurin er inni á hett her við umrøður mangulin upp á upp á arbeiðsmegi generelt á umsorganarøkjunum generelt og og tað er at føgast um at landstýrismaðurin setirnakað inn á á teimum økjunum tað verður nevnt hetta her við við hjálparfólkaútbúgvingini og so framvegis men tað er nú einaferð so at tað er útbúgvingin sum leggur í støði fyri fyri arbeiðinum og og og tá ið tað er sagt at tað er gott at tað verður bøtt um at mann fær heilsuhjálparar og námsfrøðihjálparar so stendur tað eftir at tað manglar at líkasum at seta meira inn á við teimum útbúgvingum altso tey teimum námsfrøðinunum sum eru útbúgnin og har eru eingin flokkur tikin inn eyka tí ætlaði at spyrja landstýrismannin um hann arbeiðir við at fáa skaffað pening so at mann kann eisini fáa bøtt upp á tað agutta sum hevur við námsfrøðu at gera tað takk fyri harra formaður jenstakk fyri ein góðan spurning ein týdningarmikla spurning ja okur arbeiða við tí okur hava givið fleiri mánaum síðani til setrið um at okur ynskja ein námsfrøðiflokk afturat akkurát sum okur hava fingið ein sjúkrarøktaraflokk og sjúkrarøktarfrøðingarflokk og tey hava gjørt arbeiðið tey eru eg haldi tað er um at vera komin á mál og siga seg vera førur fyri at fara í holt við ein slíkan flokk í summar eg tori ikki at lova at okur fáa pening til vega soleiðis so at tað kann kann byrja í summar í eg vildi ynskt tað men tað verður so skjótt sum okur hava tær millióninar afturat á játtanini sum skulu til fyri at tað kann byrja so verður tann útbúgvingin eisini byrja at teimum øllum teimum sum eg roknaði upp við byrjan kur far okur hava at byrjað og fara og byrjar núr um summar eg vóni at tey vera í summar men annars verður tað so skjótt í nýggjuárunum sum okur hava fingið pening til tað steffan klein poulsen formaður landsstýrismaðurin skal hava rós fyri at hava gjørt sítt gjørt ein stóran innsats fyri at økja talið av tsjúkrarøktarfrøðingum og og øðrum lesandi og nú eisini námsfrøðingum vónandi ber tað á mál men eg haldi at vit sleppa ikki út um lógina um dagstovnar og dagrøkt sum sigur at ein triðingur er tilskilaður hjálparfólki og hinir tveir triðingarnir til námsfrøðingar tá ið støðan hjá
okkum er júst øvigt tað eru tveir triðingar av starvsfólkunum
sum eru hjálparfólk ogtí haldi eg at hug at spyrja landstýrismann fyrst um hann heldur ha rrealistiskt at økja talið so nógv við námsfrøðingum og um um vit ikki skuldu bloyvt eitt sindur upp í lóginijensaranaorsaka men eg eri fanadiskur innan fyri tí at at útbúgva fólk eg haldi at tað er ein næstan mannarættur at hava eina útbúgving og og tí tíhaldi at okur skulu royna at uppfylla lógina fáa so nógv so møguligt sum kunnu hava prógva í hondini og siga at eg havi hesa útbúgvingina og og eg haldi at tað tað er tað er veðurin fram og tað er tað sum sum hevur drigið meg í arbeiðinum og tað er væl tað sum ger eisini at okur í dag kunna vísa á so nógvar útbúgvingar sum fara í gongd í ár og vónandi koma komandi ár eisini men eg eri púra púra samdur í at tað er ein annsøgn í hesum her men eg haldi at okur skulu taka tey sum kurbúgvu hava lyfta tey upp í
útbúgving
ha darbetri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í málinumja vit atkvøða nú í málinum í hesum her uppskotinum til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingareiger hara formtugg ógva
ja vit eru akkurát nóg nógv til at atkvøða
málið er falli tað eru sjey atkvøður fyri tíggju ímóti og eingin er blonk so málið er falli og endaliga avgreitt frá løgtings ja vit hava eitt mál eftir sum vit skulu atkvøða um eg vóni attað varu ikki fleiri klyringar ella klára vit at atkvøða tað er løgtingsmál nummar hundrað og seytjan uppskot til samtyktar um nýggj strandfaraskip til oyggjarleiðir hvør biður um orðið kristian andreasen fær orðið ger so væl takk fyriha formaður htað er uppskot til viðgerðar um
tal til samtyktar og nýggjdan
skip til oyggjarleiðir málið hevur verið fyri í rættarnevndini og vit hava havt fund við landsstýrismannin í fíggjamálum og við strandferski landsins um nevndini e býtt ein meiriluta og í ein minniluta meirilutin sigur at landsýrismaðuin heur uplýst við nevndini at hann í løtui at arbeiði við ymiskum samdferðsluspurningum eitt nú eisini vítjandi spurninginum um strandferkin landssins kal leggjast um til eitt almennpartafelag vetska viðgerin av hesa uppskotið ikki liðug landsstýrismaðurin upplýstir annars at tørvurin á endurnýggja endurnýgjan av skipiunum ikki akt beint nú tí stórar umvælingar eru gjørdar á verandi flotan meirilutin tekur undir við at tað er neyðugt skjótast gjørl at fara undir heina at tilgongdin durnýggja flotan hja sjrandfaran skipi landsins men vísandi til at landstýrismaðurin arbeiðir við spurningin um støðuna hjá strandfarainum hi landsins metir meirilutin ikki tað vera neyðugt at heita á landsýrsmannu
kum at arbeiða víðari víð málinum og við hesumviðmerkingumtekur meirilutin ikki undir við málinum og mæli løgtinginum frá samtykki uppskoti tað at strandfaraskipið landsinsella skipini hjá hjá ferðsluni treingja til endurnýggjan ta er heilt eyðsæð skipini eru rættiliga gomul og tay eru slet ikki tíða hóskandi og tí er tað tí hevur tað skund at fáa endurnýggja flotan soleðinar at til dømis til løksoyar kalsoynna v útoyggjarnar eisini su víðari og tí havi eg oftani sagt tað at fyri at fáa tað gjørt skjótast gjørligt so er ein vegður at fara fyr at leggja strandferðslua umg til ett anað partafelag sum soleiðis kann fíggja endurnýggingina av skipinum skjótari uttan fyri fíggjarlógina eisini soleiðin at vit fáa ein bíligari rakstur og at vit fáa ein tænastusáttmála vit fáa stóra fyrimunir burtur úr tí og landstýrismaðurin hevur jú kortsíðani fingið a tilmæli frá einum arbeiðsfólki við serfrøðingum sum eisini mælir til tað sama so eg mæli sjálvandi landsstýrismanninum til skjótast gjørligt at leggja t uppskot fram soleiðsir sum hann hevur fingið tilmælt soleisina a vit kunnu fara í holt við at modernisera standferðsluna og fáa eisini skipini endurnýggjaði sum tað er stórur tørvur á tað varðr so ikki klárt í hesi tingsetuni men eg vóni at tað verður lagt fram í komandi tingsetum ogskil eisini minna á at tað var ein partur av tí samferðslupakkanum sum vit gjørdu og fti semjun sum vit hava gjørt og hetta er so eisini ein partur av tí í semjuni e at vit fáa strandferðsluna lagd um til onurpartafelag men sum sagt eingin grund til at samtyki einaka upskot til samtyktar tá ið landsýrsmavurin arbeiðir við málinum so er eingin grund til at samtykjahetta uppskotið takk fyra hara formaður jatakk
so er tað viðmerkingar tann fyrsti er høgni hoydal ger so væltað er serliga hesin spurningurin sum eg eg als ikki havi fingið nakra frágreiðing ella grundgeving fyri har ið kristin andreasen úg sum formaður í fólkaflokkinum vegna samgongunan sigur jamen at at leggja stramferðsluna until almen partafelag skal loysa hendan trupulleikan altso hvat hvat er tað sum skal gera tað er tað so so sepp ann undan at seta pengar av á fíggjarlógini tí tað skal mann væl gera kortini ella erta tímar at so ma so kann mann brúka pengarnr upp á aðrar íløgur altso hvat hvat skuldi tað loyst uttan bara at tt flutta enn fleiri av almennu útreiðslunum yvir á burtur arfíggjarlógini og eg tað í samsvari við tað sum rj andreasen sun sakt seg bæði áðrenn vali og síðani at vit skuldu hava ø ein ein ábyrgdarfullan fíggjari búskaparpolitikkjandrisentakkahra formaður ein av trupulleikunum hjá strandferðsluni er tann at tað er ein árlig játtan sum verður givin og stovnur er bundin av játtanunum og sovíðari og tað hevur gjørt raksturin hjá strandferðsluni munandi dýrari enn hann annars hildi verið tí ein stovnur sum drívur sandferðslu hevur brúk fyri langtíðarplanlegging at fáa nýggj skip til vega krevur eina eina játtan á fíggjarlógini upp á til kanska til samans trý hundrað milliónir tað veit høgni hoydal væl av ta taðe ikki til sum íløguætlanin sær út og vit hava akkut havt ein serfrøðingarbólk sum sigur tað at landið sparir munandi bæði í umvælingum og í útreiðslum vit fáa grønari skip ið fáa gjørt tað skjótari so eg skilji sletiki hvat er trupulleikin hjá høgnum hoydal hvat eitt almenn partafelag skal hví hví skal taðvera ein trupulleiki vit hava tað við atlantigerv tirlutúgvingin verður gjørd ella verður út int gjøgnum ein partafelag ogsuvíðari eg haldi slet ikkiat at at at strandferslan eigur at liggja inni í einum víð einum ráði tað er sandferðsla sum eigur a t ligja uttan fyri uttan fyri tapoliktisku skipanina sum so sjálvt um tað er politisku skipanin sum seta karmarnarfyriteg sját fyngiligt takk fyriri formaður jatakk sorda jørgun niclasen ger so vælja harra formaður nú var eg við til at gera eina semju við tjóðveldi har tey vóru ógvuliga stolt og tað var neyttupp at gera undirsjóvartunlarnar eysturoyartunnilin í sandoyartunnilm í einum almennum partafelag sum tey kundu fíggjast uttanfyri og tá var tað so fantastiskt men tað er tað kanska ikki nú øh hin vegin altso skal endurnýggjast undir verandi skipan so má tað játtast á fíggjarlógini a og tjóðveldið sæt jú við fíggjarmálum alt vælskeiðir har var ógvuliga appírið hvat kom til hetta økið men men men hvat heldur kristian andreasen um at at tjóðveldi akkurát nú hevu funnið út av tí at skipini hjá strandferðsluni eru gomul altso eg mein set við teir hava akkurát funnið út av tí tei havur vussu ikki vilja gjørt nakað við tað frammanundan og er tað ikki nokk so fantastiskt at teir nú hava funnið út av tí aftar eru gomulja takk gersuvæl andiandreasen arformaður jú eg skilji
slett ikki tjóðveldið altso tjóðveldið var í undirsíðkisamgongu teir avlýstu
og og ósoyar ferua og vvit vit kenna skilir av tí og argumentiónin hongur slettiki saman tá mann mann brúkar altíð umberin við at taka konkretar støður tað er formeld ting sum gera seg galdandi a tað er galið við starvsfólkunum og tað er galið við gjøgnumskygdunum og tað er galið við tí almenna innlitunum og s víðar sívíðari hevði tjóðveldið onkuntíð kunnað arbeitt við at loyst málini sum vildu verið lættari fyri okkum øll takkfyr formaður jatakkkjakobsen ger so væleg hugsaðit spyrja kristan andreasen um hann tosar um hetta her við at loysnini leggja strandferslna íttað almenn partafelag so hugsaði spyrja kristin andreasen hvar inntøkurnar koma frá altso hvat hvat vil tað siga
fyri ferðaseðlakostnaðin til dømis hjá
takk farra formaður tyrlufúgvingin hjá landinum liggur jólvagnin partafelagi hevur haldi ikki at prísirni eru serliga høgi við at flúgva við tyrluni tay vita øll tað verður tað plitiska skipanin sum bestemma tar hvat kostnaðurin verður tí strandfaraskipil landsins í eini partafelagi skal gera ein sæm sæstmandi at við ta almenna við landstýðismanninum í srannfærtmálunum og tað verður hann sum bestemmar hvat fyr gjald i fólkf skulu betala til a ferðast við standfalikiu landsins tað er eingin grund at forskrekkja nakran við ein alnarspartafelag við at siga tað nú verður tað ein ráð katalisma sum hjá vera galdandi her og síðarsíðari síðast a fungera tingin e slættikhøirvíki eg t siga tað her bara fyri at loysa málið fyri at vera realistiskur og kunna kunna koma víðari í málinum tí at vit fáa eingi nýggj standfaraskipan á fíggjarlógini koma tíggju árini tað veit tjóðveldið útmerk ta gott takkfyri formaður hharra formaður víð haldi khristian andreassen hevur ikki luftað eftir tí frálígu sendingin hjá konan nolsoy frá fyrsta smyrli til í dag har vísti hann á tveimum sendingurim ug

byggja nýggj skip og keypa partvíst nýggj skip og tað var enda fólkaflokkur við tað at tað var tað var ongantíð talan um ókey hetta er nú spesielt tað at tjóðveldi akkurát nú verður funnið í dag at nøkur skip eru blivin í so gomul lat tað alt kann henda men men men men tað er altso tað sum var diskussiónin í hálvfjerðsunum tað var at byggja nýggj skip og tað bygdi hennara rúgvu av nýggjum ferð nú nú skulu okur hava ein stjóra sum skal hava nógvan løn haldi eg eina nevnd sum skal hava eitt árført tjenesti par høvd har á leið tað er líkasum grunntankin við einum partafelagi ger eitt alment partafelag tað er at fáa nakrar av og snar

ja takakristi andriasen ger su væl takk hara formaður trupulleikin er bara tann at vit eru givin byggjaskip skipini eru tretivu fjøruti ára gomul og t en tað er en sorgarleikur og tað sum eg sigi er bara tað at játtanarskipan landsins er síðtan skrivað saman at raksturin av strandferki við landsins liggur eygliga illa plaserara fíggjarlógini tað fyrsta málið var til at viðgera her sum hæstimál tá eg varð fyrstuvald í løgtingi tað var tað smyrði lá í dokk niðuri í danmark o hannmátti fáa en eykajáttan upp á trígjar komat fimilióni krónur og síðani hava vit upplivað eykajáttanir eykajáttanir

heina fyritøku sum er bundin av árligum játtani á fíggjarlóginum og tað er tað sum er trupulleikin og tað siga eisini serfrøðingarnar og tað hevur leiðslarn á strandferslni sagt tey síðstu tjúgu árini so eg hadi at politiskaskipaninr eisini onkuntíð má lurta eftir hvat serfrøðingarnir siga takk fyri harra formaður jatakk sirustenberg
ger so væl takk fyri harra formaður
eg nóóv fingið at vita í dag at hetta her við samferslupakkanum at tað verður ókeypis at koyra gjøgnum tunlarnar og nú nevndi khristian andreasen at heta her við hesum almenna partafelagnum var eisini partur av einari semju e ta soleiðis at tað er semja um í samgonguni at mann skal hava strandfersluni almenn partafelag ja takk ger so væl krisiandriasen hara formaður tað stendur í álitunum hjá okkum her at tað er til politiska viðgerð og tann viðgerðin er ikki liðug enn so eg veit ikkiumtað er meirilutin fyri tí í samgonguni o landstýrismaðuin hvur vussu gjórt eit uppskot sendt flokkarnar tilhoyringar og tað er so til viðgerðarløtuni so eg skal ikki fara at at standa her og garantera at øll í samgongan taka undir við tí men tað er í hvussu tað vónin ður í hvussusur
ja takk
so er tað næsti røðari tað verður siri stenberg ger so væl harra formaður ja eg haldi tað er nokk so undarligt at at viðgera hetta málið sama dag sum okur fáa at vitað at nøkur sleppa at koyra ókeypis so fara okur eisini at samtykkja tað at tey sum skula sigla tey fáa ikki nýggjar fergur tey kunna fáa gamlar dangur og so kunna nøkur koyra ókeypis tað er veruleikin í føroyum annað tjúgu tveyogtjúgu men minnilutin í rættarnevndini sum eri eg sjálv ingilín deestrøm og hervurpostdattur hava hesar viðmerkingar til málið støðan hjá teimum siglandi er als ikki nøktandi ferjurnar er gamlar og ótíðarhóskandi og at ongan hátt framtíðar tryggjaðar nevndarviðgerðin hevur víst at bráðfeingistørvurin er fluttur eini trý ár fram tí

tað tað kom øiliga týðiligt fram at mann heur brúkt nógv arppengar upp á tað teir vita okur av tóku jú eisini samtykt her inni sis soleis at mann hevur kanska keypt sær eitt sindur av tíð men framvegis er tað neyðugt at fáa endurnýggja ferjurnar fyri tað tað er staðfest undir viðgerðini at landsstýrið arbeiðir ikki við málinum og eingir pengar eru settir av til endamálið tey komandi árini mann arbeiðir hin vegin við at gera broytingar í strandfarp landsins og tað er nevnt at eitt boð er at skipa stovnin sum eitt alment partafelag í sær sjálvum loysir tað jú heldur ikki nakað tað er kanska eit máti at fáa flutt útreiðslurnar út um fíggjarlógina sum mann kann brúka enn meir ójavnin ímillum fólk og økir í landinum sær út til at økjast
nøkur økir hava glasligar tunlar og góðar vegir eru tað enn smá
pláss sum hava vánað samferðslu og serliga truplar umstøður eru hjá teimum sum sigla júst tey sum sigla hava heldur ikki útlit fyri batin soleiðis sum støðan er í løtuni ogtað kanska tað sum er so er so keðiligt tí at visti tú visti at tú var í einari kø at tú fór at fáa nakað innan fyri eina yvirskuliga tíð so hevði tú eisini havt eina betri vón og
tað hevur ger nakað við tey
fólkini sum búgva í økjunum eitt annað sum verður øgiliga greitt komið fram tað er tað tað eisini hevur stóran týdning at atløguviðurskiftini eru nøktandi og tí er tað eisini neyðugt at mann ger eina ætlan sum er knýtt at eini framtíðarætlan fyri endurnýggja strandfaraskipini altso tað má hanga saman eina ætlan fyri atløguviðurskiftini saman við
við nýggju skipinum og tað hevur tað tíverri ikki altíð gjørt nóg væl í í teimum tingunum sum mann hevur gjørt góð samførsla er alt avgerandi fyri hvar fólk kunnu liva og virka tað er avgerandi fyri bæðir vinnumøguleikar fyri menning og eisini fyri trivnað
og tí má tað arbeiðast miðvíst við at bøta um samferðslumøguleikarnar á úthaðarðinum vissi honum yvirhøvur skal vera lív lagað og tað er eisini ein av grundgevingunum fyri at okur eisini fóru undir eftir her við esun er tunnilstoyminum tað var fyri at smáplássini eisini skuldu fáa góð livikor útoyggjarfelagið sendi rættarnevndini skrivliga viðmerkingar og søgdu millum annað soleiðis skal úthjaðarin og útoyggjarnar í føroyum mennast er eitt gott og støðugt og trygt ferðasamband ein altavgerandi faktorur og tí er neyðugt at fara undir hetta alt fyri eitt ferðavinnan er ein faktorur sum krevur gott ferðasamband e men mobilitetur er sera avgerandi fyri trivnaðin í dagsins samfelag eisini útoyggj og tí er ein dagføring og skjót uppraðfesting av hesum øki sera týdningarmikil eg haldi ofta at okur tosa um hetta her øki so tosa okur um týdningin av at fáa býttu samferðsluviðurskiftini til útjaran tí at mann sær eitt stórt potensialu í tí eisini færi ferðavinnuni og tað er púra rætt men eg haldi ati okra altso okur mugu hvussur taka øgiliga stór atlit til tey sum eru fastbúgvandi tað er tey sum skula liuga og virka hvønn einasta dag og at tað so ein fyrimunur fyri ferðafólk afturat tað er bara gott men tað má vera atlit til tey sum liva og virka fast í einum øki sum skula vera okra fremsta mál tað hev i hildið minnilutin vónar inniliga at løgtingið sær tørvin á endurnýggja strandfaraskipini soleiðis at fólk ið útjaranum eisini kunnu fáa líkindalivirkor og við hesum viðmerkingum so tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri jatakk sorda viðmerkingar steffan kein poulsen gersuvælja harra formaður tá ið alment partafelaga verður nevnt so so rópar andstøðan beinanveg um at at mann vil leggja eina játtan útum fíggjarlógina og alment partafelag er einformur og og tað hevur tosað um eina sjálvstøðuga eind sum eg sum er eitt sindur ógreiðr fyri mær hvu hvussu tað sær út men tað sum strandferðslan hevur meldað greitt út tað er at tað stóra problemið er at tey hava eina eitt ára játtan at fyri halda seg til og tað gevur teimum stórar avbjóðingar hvørt tað einasta ár og tí hahugast spyrja røðaran um hon i sær hesa avbjóðingina og vit gera okkurt fyri at loysa ta avbjóðingina hjá strandferðslunjatakk ger suvæl siri stenberg takk fyri harra formaður og takk til steffan klein poulsen ja hatta er blivu sagt eisini av tí framløguni sum okur fingu um it mikki at okur fingu eina framløgu um strandferðsluna á framtíðarmøguleikar el logsitet tá bleiv akkurát tát har nevnt sum ein stórur trupulleiki at mann var so bundin um játtanini at mann mátti finna ein máta har mann kanska kundi játta yvir ár og eg eg fann ongantíð heilt út av hvat tað snúði seg um men opinb hevur gjaldstovan verið partur av tí verið í tí arbeiðsbólkinum mann var farin burturúr og og hevði kanska havt onkrar hugsanir um tað at tað bar til í skipanini sum var at kunna flyta okkurt yvir um men men tað er í hvørfall eitt problem at mann er so bundin av játtanini so tað tað tað tað haldi eg ongantíð at nakar av okum hevur ikki ikki viðurkennir tað haldi okur øll vita men um almenn partafelag í loysnum tað er so nakað annað tað haldi g ikki er viðgjørt nóg væl men men at hitta er ein trupulleiki tað haldi eg øll hava sagt sum hava við hetta at gera takk fyri takkso er næsti røðari høgni hoydal gersovæyji til has ja he er her brakar menmeni eg fariat taka fullt undir við siri stenberg ati tað tykr ist øgiliga løgið ati samgonguumboðini í hesum førunum bara kveista heta uppskotið til viks sum vit hava halvt fram í áður sum er sum eg haldi tey flestu eru smundu eru einum sera týðandi ílega fyri fyri føroyar at fáa endurnýggja strandferðsluflotan sum í dag og serliga æftan á sandoyartunnilin kemur verður til tær ávísu oyggjarnar í føroyum sum sum har tú framvegis má ferðast um fjør og sund altso á sjógvi øhog samstundis hava vit alt kað fingið fráboðan nú skaltað vea ókeypis at koyra í norðega og vágatunlinum eisini fyri okkum sum bar
perat vitja har eg skilji sletti ikki prioriteringarnar øh men tað sum
hes fekk meg t taka orði harra formaður tað var tann søgufalsanin sum fer fram tá ið vit hoyra formánn fólkafloksins eisini við viðmerking frá fyrrverandi formáni fólkafloksins tí at eg skal so bara siga vegna tjóðveldið og eg góðtaki ikki tá mann liggur og spillir tjóðveldið út og við følskum pástandum at er ta nakar flokkur sum hevur gingið á odda fyri at fáa endurnýggja okkara samferðslu og samferðslufota so er tað tjóðveldi ofta saman við javnaðarflokkinum summum førum eisin saman víð fólkaflokkinum eg kann bara nevna og tey sum hav oyrt sendingarnar hjá guna nolsøe sum hennika olse væl nevndi tá ið mann keypti mortanmáls sum fekk navnið smyril fólk hildu tað vera ørt tað var eitt skarvslop hvør tók stigin til tað tjóðveldið
saman við javnaðarflokkinum tá og fólkaflokuin var eisini samgongu
ba nú kepa vitt eisini mettimál sum fekk navnið teistin ja mikkymáls var tað orsaka og sum var ein ótrúlig framstig fyri frásuðurarlagina og hvat gjørdi mann ja tá ið hendan samgongan nú situr kom framat teir seldua tað er bara faktin so kann eg bara nevna burturúr nýggi smyrðil tað kom undir meg við tjóðveldi á í fíggjarmálum teistin nú seinast erla kongsdóttur ternan var eisini bygd við tjóðveldi og javnaðarflokkinum á odda tá haldi fólkaflokrin var við tó eisini meðan tykkum bara rokna seinast fimmogtjúgu árin ta er eingin íløga gjørdu samdførlu strandfersluflotan yvirhøvur eingin uttan so at tjóðveldið hevur verið í samgongu og so dyttaði jørgun niclasen sær entil atta a siga tað at vit skuldu havt trupulleikar við við almennu partafeløgna at vit gingu inn fyri ninm almenn partafelagi tá ið vit fóru at byggja undsjóvartunlarn sum vit sóu sum einasta møguleika men minnist til tað at tað var tí at fólkaflokkurin
vildu hava at allir undrsjóvartunlar vóru privatir í allar æðir tað vil siga at fólk í vágunum í norðuoyggjum allastaðni í sandoynni í eysturoyds kuldu betala í allar ævir til privat felag og taðer ikki bara at upp áhald tær royndu teir aftur við eysturoyar tunlinum tað skulu fara til amerikansk felag við
sumbetala tígguprosent av rentu í kanska í hálvtrýss ár tað fingu vit eisini steðga tíbetur og hjørnun niklasen broytti meining soleiðis atvit nú eisini at fáa fíggja sandoyartunilum so eg finni meg ikki í at hoyrast líkar pástendru og tjóðveldi eins víð hesum uppskotunm hevur tjóðveldið alt ev gingið á odda fyri at byggja hesar oyggjarnar saman saman við øðrum góðum kreftum og tað hevur verið og skal egbarat taka nøkra onnur dømir afturat fólkaflokkuin royndi eisini at siga atat hannva kunda ikkifáa att havraktaraskip uttan soma privatiseraði tað og teir sótu á tí átta tíggju ár tað hendi ikki tað gekk ikki fyri sei so kemur tjóðveldi til og vit byggja havraktansipið jáhvussverri sum til dømis í í í gjár hevur havt opið hús á á tvøroyri øhog tað skipið verður verður so eisini bara bara sum át koreosum eisini ein parturin nú av tannum jarðfrøðiliga kanningum tilat byggja suðuroyartunnilin sum eisini bara kann gerast sum vit geratað samhandsfast sos serfrøðingarbólkurin sum tosa strandfertlini hann sigur tað at mann heldur at strandfersla má fáa størri rásarúm til at taka avgerðir tað kansn so vera gerast viðan við at gera alment felag almenn partafelag ella ein almennan stovnsum fær víðari ræsur og tað hava vit eisini givið kkara meiningar um tað tað er utan iva teir kann vera gott men tað ber væl til at gera íløgur og tað hvur tjóðveldi prógvað føroya fyvið teimum møguleikar fyri tí og tí góðtaki eg slett ikki hesa søguna hjá fólkaflokkinum samferðsluna visti teir høvdu rátt so var so var tað ein eitt ævigjald til vága fólk eitt avgjald til til norðoyingar eitt avgjald til eysturroyingar eitt avgjald til sandoyingar fyri at kunna koyra ígjøgnum umsjóartunnalin tað fingu vit steðga í tjóðveldi tí vit søgdu nei gera eitt almenn partafelag sum tá ið alt er goldið aftur alt er goldið aftur kann fara inn í tað vanliga vegakervið ikki bara tar lánnður goldið aftur tað var tað sum varð sagt tá men tann søgan er so blivin so dyggiliga skeivt útløgd av fleiri og eg haldi hedt ikki nakar hv nakar ímóti at betala lítið gjald visti vit p á tann mátan kunnu bindust oygjarnar saman tað sama til tær íløgurnar til útoygjarnar ella tiltir oyggjar sum framvegis koma at dúga upp á sjóvegis farleiðir komandi tíðirnar tað fara vit í hvussu ikk t ligja boðunum um tað fara vit at blíva við og uum hetta uppskotiðverð fólt í dag so fara vit at halda fram og sjálvandi sjót vit koma í skjórn fara vit eisini at seta í gongd hesa verkætlan fyri at fáa endurnýggja strandferðsluflotan takk fyri hara formaður ja takk sor a viðmerkingar jørgun niclasen ger so væl ja harra formaður nú bleiv høgni hoydal so firtin tí eg segði at tjóðveldi a hvat funnið útav tí at strandferðsluflotin var gamal ogg nú segði hann tað at seinasta vælskeið valdi mann ikki at endurnýggja nakra leiðinum mann valdi at byggja eitt eyka skip og so eitt havrandshøkna skip so segði ann tað var so viktigt tey høvdu havt opið hús á tvøroyri a so eg trúði at atað var ætlað til annað men øh nú sigur høgni hoydal ati vist sú hoyrdi rætt at nú skal fólk í vágum og norðroygjum betala forfr tí tey slupu betala til øll hini tað var tað eg hoyrdi hann siga eg eri skelkaður plagdi høgni hoydal at seg skal ikki brúka tað mær okkurt sum líkist flutningurin við tyrlu er í almennm partafelag vágatunnilin norðoyartunnilin almennum partafelag eysturoyartunnilin sandoyartunnilin í almennu partafelag eg haldi at tann komandi suðuroyartunnilin skal vera í almennum partafelag bussleiðin er alt privat partafelag sum tær útlisttera til altso vil høgni hoydal ikki at suðuroyartunil skal vera almenn partafelag ug hvat ja takk ger so væl denedal tað sumundirritaði segði tað var tað at um fólkaflokkurin hevði rátt og tjóðveldi kki fekk steðga teimum í seinastu løtu so vórðu allir undirsjóvartunlar privat ogn sum eit privat felag suldi tjena upp á herogfrá út í æmanleika tað var taðsumteir vildu hava tað fekk tjóðveldið steðga og segði nei nei nei nei sjálvandi mugu vit finnaokkara serliga fíggingarloysn til hesar undrsjóvartunlarnar við brúkaragjøldum ger so eitt almenn partafelag og táð alt er goldið aftur øll ílegan er goldin aftur so var tað partur av tí vanliga vegakervinum tað var tað sum tjóðveldi segði men fólkaflokkurin er knappliga a skifta heyst og roynir at spæla populistiskur sum altíð og tað saman við hesum strandferlan kann gjarna fáa víðari ræsur men tað sum vit síggja í hesum uppskotunum nú tað er antin at mann roynir at privatisera strandferslan verið kalthjaldarin kemur at betala kortini ella at mann aftur roynir at fáa ein týdning mikla en part av tí sum et fíggja í felag á fíggjarlógini út um fíggjarlógina eins og tit hava gjørt við bústovurnar til fólk við serligum tørvi tað tey koydi ntil bústaðir meðan tit futtar pengarnar av til alt annað og koyra búskapinum á heysin og har er ein himmal vín munur millum okkum og fólkaflokkinum ja takk sora helgji abrabsen ger sovæl ara formaðu nú skal ikki blanda upp í hvør er raskari fólkaflokkunum ella tjóðveldið til at gera skipo tað tað kundi taka sínámillum men eg leyg merki til at høgni hoydal segði tað at smyril kom tá ið tjóðveldið um sætt fíggjarmál og tað var altso ikki fíggjarmálaráðið sum tá umsættur tá var tað sum bjarni djúrholm sumsatt samferðslu sum legð uppskot fyr á tinginu og tá tú samtykt einmælt í tinginum so so vit eiga nokk øll onkur aksu í hesin her vi alt stað e alt kemur til alt øh og tá ið høgni hoydal meinar at tjóðveldið so ræðuliga raskki at gera skipið altso feroyur ofta verður
teir eru gjørd av góðum tíðum kann tað kanska hanga
smanvið b að at tá ið í gongu so er altíð avlop á fíggjarlógini so at siga altíð hvussu eru í nýggjari tíð og hygg aft og hyg efi t hyg eftir tølunum og tað merkir og tað merkir hvørja ferð at hetta hesar her flokkarnir koma framat sum onga ætlani at hava um sjálvberanda búskap sum gjarna vilja prógva tað tað almenna er nakað lort sum fólkaflokurin vil ja so koyr tað landið á heisin taða teir prógva ferð eftir ferð etir ferð eftir ferð so sjálvandiheur tú onga hugsjónr um an sjálnberandi búskap tekur tú ikki avgerð um tað so endar tað við hesum her har fólkaflokkurin nú sigurhað svarið upp á endurna hjá sandferðsluflotan er at ger eitt almenn partafelag tað er tað reina bluff sum so nógv annað hjá fólkaflokkinum tað er tair reina bluff tí at hatta ætta framvegis at at fíggjarlógin skal gjalda tað tað vilja bara hava túúta um so tær kann brúka meira pengar til okkurt annað pristinsprosekt hjá sær og so fær búskapur út at koyra j takk siri stenberg fyra viðmerking ikiup á heta partafelag loysir akkurát hetta her mentað er
kanska eitt mál fyri seg
men men tey fólkini sum sita úti nú á hesun her smáplássinum og ikki vita sær til at tað yvirhøvur eru nøkur ætlan fyri nakra endurnýggjan tað tað er eitt øgiliga signal má sendir út til tey í dag sama dag sum mann hevur fráboðað at nú skal tað blíva ókeypis at koyra tað haldi eg p á einlanna máta brýtur landið eitt sindur av um tvøran altso mann ger ein forferdiligan mismun av fólki nøkur fáa í posasekk og nøkur fáa einki og tað haldi eg ikki ordiligaoku kunna vera veðkent tað tað tá haldi eg mann fer at einum einum yvir um eitt moralskt markja takk ger so væl hønni hoydal tað haldi eg so við og nú skilji at mann hevur samt samtykta samdferslupakkin han verður samtykt á tann hátt at á allar útreiðslurnar tað verða samtyktar men ikki inntøkurnar tað vísi tað vís nakað um at fíggjarstýringin er farið fullkomið á lagi men tað var eitt gott í hvussu í sumna tíð sum jørgun niklasen fórdi fram um samferslupakkan og tað var tað at fyri at fíggja eitt samhaldsfast samferslukervi har vit byggja sær oyggjarnar saman ímillum allar bygdir millum allar oyggjar so mugu vit øll gjalda meir eisini vit í miðstaðarøkinum
tað taka vit fult undir við í tjóðveldi og eg aldi heldur ik
kinakarrímóti hvørku norðoyggjum ella í vágunum at gjalda eitt ávís gjald hvussu fyri viðlíkahald í kanska nakað afturat vist tað gevur okkum eina samhanldsfasta loysn fyri at binda binda alt landið saman eisini til tær smærru oyggjarnar sm nú verða einsamallar eftir at hava sjóvegis farleiðir tað v tað var gott í tí men nú man slept øllum og sigu bara at nú skal mann bara samtykkja útreiðslurnar ella tað sum hn hedur er populert men mann tekur ikki pengarnar inn altso tað ja eg havi ikki orð fyri tí eg veit ikki eg veit ikki heg eg veit iki umhann hvurhøvur kann kann kann tosa um føroyska politikk í dag so langt út er tað ja takk so fær
hennrik old orð
ger so vælma eg eg havi hugsað sær um tað eg hondu ika sendingarnar hjá guna nolsøe um hvussu væl mann kláraði at endurnýggja skip í í hálvfjerðsunu og og og til beginningin av fýrsunum so var ð ein annar hálningur til akkurát til hatta at hava ordiliga ordilig skip og góð skip visi mann hevði til dømis fjórða kvørt ár bygt eitt skip eitt skip fjórða hvørt ár so hevði mann verið rímiliga væl fyri nú var eg eini ella eg kanska ein av teimum sum stoppaði tí ein av skipinum og tað var absolutt ikki uttan grund tí eg helt tað tað vór óbrúkligt
har og
frimun rasmussen sum er kanska tann mest køni inni her hann segði her frá fyrr enni ni trimum vikur síðani at tað var kanska tað viktigasta avgerðina at taka eg heila takið at at at tað skipið ikki hjá dagsins ljósi tað var óbrúkuligt og at mann so fekk eitt avlærursaraskip staðin fyri nei tað er einki við daga gera eg trúgvi at at frimundrasmusi hevui verður hevi verið gleðir við at sloppi undan tá tí stríðin var øhvis mann altso at tað at gera eitt avlovskeraskip okur hevði la ikki okur hevði haer vóru planir um at hava eitt gamalt skip liggjandi til at brúka
skjórt skip tá kunnu liggja eitt ell annað stað
tað vita øll at tað kann ikki brúkast tí tað skal startast upp aftur aftur so fær alt í luftina hvørt einasta røru hvørt einasta kvøldvatsrøri tá i teð hevu ligið nóg leingi tí einki er so ringt fyori tering sum tað at skipið liggur við streymi frá landi av í longri tíð men tað er nakað um tað so tá ið okur hevði tær fantastiskar ferdur til suðuroynni málsørin og so mikkliga máls men eina merkiligari orsøk so so fann fólkaflokkurin útav at pluss tað í dag á ná skipið selt táð lá a drelnisi tá ið ssmsnir komu út tað kom at rúgva smsens sent út at skipið varð selt valbreka framleiddi akkurát flaku tann dagin og skuldi senda hannav stað við skipinim tá vór púra sjokk toð fyngu at vita at skipið var selt sum var framleidi til og skuldi sigla niður til aberdin tað var øgiliga spesielt og og og so hevur mannhesa marruna aftur um partafeløgi og ja eg veit ikki altso eitt eitt er heilt siggurt at
at strandferslan liggur ikki á tvøroyri tá ið tá ið tá ið eitt partafelag strandferðslan hevur riggað í fýra ár tað er nakað sum er eitt hundrað prosent eitt hundrað prosent sikkurt tað liggur ikki
seg eittt arbeiðspláss eftir á tvøroyri teirra strandferðslani egr gjørt til eitt partafelag tí tú fær nakrar persónar inn í sum eru so konsentreraðir her á leið tað e verur eitt øgiligt bardarí til at fáa hetta her etblaverandi har sum sum sum nú einaferð í sínari tíð bleiv sett á stovna tvøroyri eitt partafelag og tí eg eri ivivístur í at tað fer í hana frá tí so finnur mann allar verins umskiljingar til at leggja tað saman við onkrum øðrum við onkrum øðrum og og tað kann vera smyri loynir at taka vera okkurt annar av hinum partafeløgnumtí mann finnur altíð onkurt fyri at gera tað bíligari so at eitt partafelag terað farvæl til nú sæð umsiga e at eg eri trý ár og og og fyrsta árið varð hundrað og níggjuogfjøruti komma sjey milliónir í útreiðsli strandferðsluna annað árið var hundrað og níggjuogfjøruti komma seks milliónir triðja ár var hundraðog níggjuogfjøruti komma sjey milliónir tað vóru trý ár var eingin króna kom afturat burtur frá tá at at at einaferð smyrðil skuldi í dokt tað mátti tað gerast okkurt annað útium síðan var játtanin neiaktivan ogog strandferslan hevur klárað at hava sama oljuprís sama oljuprís gjøgnum alt árið í ár ella tað mæsta árini ár okur síggja sev eru til dømis tað sum mann nú ger síðsta ráðnum í føroya søgu størsta ráðn í føroya søgi er við at fyrri ganga nú át sev sum allir føroyingar eiga tað hevur klárað at fram um alt europa fram um alt europa hevur oktan klárur at tryggja sær sama prís eitt ár fram í húsarhaldini í suðurnorra í húsahaldi í danmark spegulera í hvussu skal mann gerast skal mann sleppa sær av við húsini ella skal mann bleva verandi inni ella taka meira lán fyri at kunna klára eina ekstrema príshekking av streymi eina ekstrema príshekking av streymin og tað er tað sum tú kann riskera við einum sólin sum

í dag kann partafelags atlansflog tú kanst ikki siga eina ikki at terna meining tú fert at vita at løgtskrivstovan er tú yvirhøvur ikki lova at hava eina meining um um um um atlantslogn enn í minnur neikau takk fyri

ja og har tað verður svarið eisini tá ið um at um at fera at hækka prísir á ávísum leiðum og kanska serliga til te tey tey tey fólkini sum sum sum hava sítt teimum smærru oyggjunum við sjónvegis sambandi visman fera hækka prísinim hjáteimum so verður svarað ja men tað kunduvitikki gera nakað við tí nú liggu t onkra aðrastaðni øh men hennikold nevndi hatta við at ta mann bara seldi teistan mitt í øllum afso hvussu sær hennik old upp á úrslitini tá ið fókakurin hevur umsitið samfersluna eg havi bara sær sskert túratal eingin nýggj skip og taðn einasti svari teir hava er at ja men so mám man bara ger eitn annan partafelag og eg eg skilji ikki hvussu man kan sleppa at sleppa avstað við so so løttum loysnum sum bara hava til endamáls onkusvegna at fjala

ja altso tað er hend ein broyting í at tað fyrst edi eg kom her altso tá vóru tá vór fólkafloksfólk til at snakka við í sambandi við at gera endurnýggingar av á strandferðsluni tað tað tað var yvirhøvur ikki neyðugt át tá altso at snakka um partafelag mann samdust bara um at gera tað og so bleiv tað gjørt og so varð tað problemið loyst og og nú nú altso tað tað er so heilt ófatiligar broytingar ið henda brvar o síggja tað nú hálningurin inni her altso at at mann ikki ikki gammast at siga tað at nú skuldu okur keypa vind frá einum íslendskum felag og ta keypa eit vind frá einum íslendskum felag og keypa hann aftur í føroyum húsarhaldið e føroysk ul at betala eyka fyri at íslands felag seta vindmelur upp upp her oman fyri havnina eitt íslands felag altso vindur og so blesur um oyruni á okkum allan veturin skuldu okur keypa úr íslandi eingin hevði fyristillað seg at mann gekk so leingt eingin eigin hevði fyrisitað sum mann gekk so langt so so hvat mann so kann henda tá ið tað er blivi eit eg kritiseraði eitt sindur tá í í sambandi við sjúkrahúseður skuldi senda fólk á landinum tað passaði ikki iní í vár eina ferð strandferðslan nei ætlansflog hevðibroytt ferðætlan eg fekk at vita at løgtinskrivstovuni tú kant yvirhøvur ikk gera nakarð sum ikki eitt eitt uppskot um at heita á nevndina ein gang kom ígjøgnum systemin ikki so mikið sum at heita á taga góðtaka tað perdik oyggjannar ja takk fkann e ríkilatíð har men okur lata siri stenberg fáa ræst viðmerking ger sovæl takk fyri hara formaður ja eg haldi at tað er nøkur ting sum tað er bara gott at politiski myndugleikin skal fylgja við í okur eru vald at umboða fólkið og í tí løtu at tú hevur eitt almenn partafelag tá hevur løgtingið einki at skula sagt og til dømis í síðstu samgongu tá valdu okur at hækka túratalið tí at okur hildu at tað var ein
góð politisk raðfesting tað er sovorðnir tingsum
sum sum eg haldi at eisini hava týdning hvussusum fyri okum sum búgva burturfrá hevur tað týdning at vita tað at politikarin kunna fylgja við og kunna regulera upp á nøkur ting at alt ikki er tat rokna orka á pappírinum sum skal ganga upp at mnman eisini hevur politiska ávirkan á tað nøkur ting skupolitikarar kanskal halda isgi burtur frá men akkurát hetta haldi eg at politikarar skulu kunna ávirka tað fellir burtur í partafelagn jatakk ger so væl hendigold jtkkpúra rætt sigur stenberg eg púra rætt altso visti mann fylgir við og roynir at at líkasum at at altso eg fekk at vita nokk so tíðligani ikki eg ikki ikki fekk at vitað at eg visti av tí árum altso tað var so so smá ting sum at flyta ein túr nakrar for um vikuna eitt korter kann tú gera tað at fólk komu
ja næstan er allari verðini
í til hús í suðuroynni sama dag sum teiy komu okur flyttu frá klokkan níggju um kvøldið tað er kvartivur nýggjur aftaná at drufta tær við atlansflo og og og við strandferðslu og annan og fólk sloppu til hús tað var ein eg normi rúgva av fólki sum siglir og arbeiðir úti í verðini sum býr aðrastaðna enn akkurát í í í miðstøðun og og og up á tann mátan er líka mikið hvar tey koma frá men men skulu at koma til eina ferg og tað er tað sum er er er øilig umráðandi men hevur umát gjørta ta ei partafelag so havu fingið at vita her at tykur hava einki at siga við nakrað sum helst ig prøvaði at gera eitt uppskot til samtyktar heita á nevnd nevndin a ætlanella heita á landsstýrismannin at heita nevndina orðaði teð upp á túsund mátar svarið var kort og greitt her hava tykur einki at siga hata er eitt partafelag og og og royni e og halda tykur vekk frá tí so tá ið ykur hava gjørt itt strandfert hetta partafelag so hava okur slept enda at sigla eintúr til skúvoyar ætur at røða verður bjørt samelsen ger sovælhetta er eitt uppskot til samtyktar sum vit hava lagt fram tjóðveldi og lagt fram fyri at royna at fáa politisku flokkarnar uma ganga saman um at gera eina ætlan fyri endurnýggja sandfartuflotan og eg hevði vónað kanska h tað lukkað eft hesi ferð vit va hetta er eg haldi at
stóru ferð síðani í hesum valskeiðnum at vit hava lagt uppskot fram tað fyrsta
hotð varð eisini uppskot til samtyktar og síðani løgdu vit eitti eitti eina verklagslóg har vit gjørdu eina lóg at og við uppskoti um at byggja fýra skip og vit hava eisini lagt játtanaruppskot tvey tali altso eitt um at fáa eina størri upphædd til at koma í gongd viðnólsoyar feryuna og eitt til at altso fyrstu ferjuna av teimum fýra vit skuldu upp at byggja og eitt um at at kunna byrja í fjør upp á endurnýggjan av sandfertsflotanum meni grundin til so royna aftur tað er eitt simpulten tí at vit halda ati tey síðstu tjúgu árini hevur mann virkuliga politiskt víst tað eru nøkur øki hvar tað ofta lukkast at samstarva betri í ennum øðrum økjum og eg haldi nettupp innan fyri samferðsluna so hevur mann seinastu tjúgu árini í fleiri førum klára at samlast um ein endurnýggjan av nei ella

vágatunnilin og vit vita øll hvat fyri samfelagsgagn hann hevur havt og somuleiðis í norðoyartunlinum síðani var tann øgiliga stóra avbjóðingin atiat fáa bygt sandoyartunnilin tí at tað varnær um óv gjørligt av fíggjanini reint á fíggjarlógini tí hann kom at taka so stóran part av íløgur karminum í so nógv ár og tí mátti mann vera umhugsin og hugsa hvussu kann mannfáa skipað ta verkætlanina soleiðis at hon hongur saman fíggjarliga og tí valdi mann so tá ið privatiseringsætlanin ella tann ætlanin hjá teimum borgarligu ateysturoyartunnilin skuldi byggjast privat at fáa knýtt sandoyartunnin og eysturoyartunnilin saman til eina verkætlan soleiðis at hon kann mann siga nógv srhevur nógv størri inntøkur enn hon hevði havt um sandoyartunnilin bleiv bygdur einsamallur og hetta vóru haldi eg avbjóðandi uppgávur samfelagsmessia ela samferðslumessia men mann eydnaðist tí at mann av og á so so bragdar so so eydnaðst at ati gera semjur sum halda og eg fáli at hesi tjúgu árini so eru tey sum búgva á hesum her smærri oyggjunum sum ikki hava fast vegasamband og sum heldustfær
bara fáa umsjóvartunnil tey eru dragnaðir longu longur afturút og tá ið tú altso útbyggingin av samferðslukerrinum er ógvuliga avgerandi í mun til samfelagsmenning
tú sært tað beinanvegin tá ið tú útbyggir samferðslukervi tá tað blívur lættari at ferðast ímillum tá fólk kunnu nógv lættari dagliga ferðast millum arbeiði og heim tá ið tað blívur meiri fleksibil bæði fyri vinnulív og fyri borgaran so sært tú beinanvegin at tað hevur ein samfelagsgagnog ein samfelagsvøkstur við sær og tað vísa greiningar jú eisini at tað hevur og sjálv persónliga eri púra sannført um ati aftana á kreppuna í nýtíárunum tað at føroyar vóru so væl útbygdar var ein lutur sum gjørdu tað lættari at reisa samfelagið aftur men so er tað aftur tey sum búgva á hesum oyggjunum tey fáa ikki sama lut í framgonguni í samfelagnm tí tey bliva við at verða fastlast í altso í í einari skipan har tey hava gomul skip sum sigla sjáldan sum er dýridrift tey kosta nógv nógv í í viðlíkahaldi tey kosta nógv í olju tey brenna nógva olju og tey ið nú eru fleiri av teimum so gomul fleiri av teimum liggja jú um fjøruti ár aldur okkurt er enda á eldri haldi tað er eindáa blivuð so galið at tað er trupult hjá stramdferðsluni at fáa eykalutir til hesi skipini tí tey eru so gomul og har má eg siga akkurt sum er ati eg haldi ikki at vit kunnu blíva við at standa og hyggja upp á at mann ikki tekur tann partin av okka okkara samferstukervi í álvara tað vit altíð hoyra tá ið vit leggja uppskot fram t og hetta hervið ja men hví gjørdi ikki undanfarna samgongu og undanfarna samgonga gjørdi tað hon hon bygdi eitt avloysaraskip tað bleiv so liðugt júst tá ið hendan samgongan tók við erli kongsdóttir og undanfarn samgonga hevði so eisini bygdu so eisini havransagnarskipið sum man kann siga kvotan ella íløgur kvotan til skipið var nokk so sperd men vit søgdu eisini allan vegin tá okkum vísti alla tíðina á at vit mugu halda áfram at byggja hesar ferjyurnar nú byggja vit erlcongsdóttir og summar tann næsta fara í gongd beinanveg aftan á tað og eg haldi eisini at taðer ikki langt rá tað var tá ið formaðurin sum situr í sessinum nú var landstýrismaður í vinnumálinum at vit høvdu tað koma ein ætlan frá stramdfaraskipunum landsins um at byggja hesar fýra fergurnar tvey systirskip tvey pørur av systirskipum og longu tá kundi mann kanska havtgjørt eina semju um at tað skal bara gerast og so skuldi vit bara hildið á fram uttan mun til hvørtuat og tað er tað vit royna við hesum uppskotinum vit vilja virkuliga vit vilja virkliga inn í í í ta í eina slíka semju hso legði mann fíggjakarmarn fram hjá hesari samgonguni ja tar fyrstu næstu fíggjakarmarnar sum komu og og har stóð so at tað kom eingin króna ílegu í nýggj skip fyrr enn í tjúgu fimmogtjúgu altso eftir handa samgonga tað er so í næsta samgonguskeiði ha og við viðgjørdu tað nógv sæt nógv fosa tað men tað var tað sama næstu ferð fíggjakarmarnir komu nú hesi ferð vóru fíggjakarmarnin so ódetalieraðir so so eg veit ikki orgara landi liggur har men eg veit hvussur at mann hevur ikki mann hevur ikki sett fleiri pengar av man hevr sletki sett pengar av til endurnýggja strandfartuflotan enn og eg veit ordiliga væl at tað er avbjóðandi at finna hesar pengarnar serliga tá ið mann hevur spert íløgukarmin til eina hálva milliard so er tað ikki serliga lætt eisini at finna trýss milliónir afturat um árið til til enduna hjá strandfertuflotani men tað meini at mann kann visti mann fer inni seriøsar politiskaar tyngingar so eigur mann at kunna flyta nøkur ting at sindur senda vhinvegin og fórleingja nøkur ting soleiðis at mann mann ruddar pláss fyri at vit loypandi kunnu hava eitt skip í ger og sjálvandi er okkara ynskja eisini at tey skipini verða bygd í føroyum í tann mun tað yvirhøvur ber til og at mann harvið eisini kanska fær nyttu av av førleikamenning og og og varðveitslu av førleikum innan fyri skipasmíð í føroyum og so tað at mann tillagar allar sa ferjurnar til nýggju tíðina og til framtíðina nemliga at tær skulu kunna vera riknar við grønari orku er tað kongstattur kann so sigla við battaríi í tveir tímar so bítt eg veit men ja egveit kum landstýrismaðun kanska kann siga nakað um tað men sum eg havi skilt so brúkar mann ikki tað serliga nógv og eg veit ikki

tað er heilt sikkurt at um vit kundu sett okkum niður og samráðs okkum til eina semju um hvussu mann tryggjar at strandfaraflotan verður endurnýggjaður innan fyri tey komandi fimm árini so hevði tað gagnað fyrst og fremst teimum borgarum sum skuldu brúka hesar feriurnar men tað eisini gagnað politisku skipanini at hon vísti at hon kláraði at semjast um eitt slíkt prosjekt eg skal ikki brúka so nógva tíð uppá hett við partafelagi ella ikki tí mann kann mann kann tosa bæði jalið og neilig um tað men eg má bara siga at uttan mun til hvønn formann ætlaði at strandferslan skal vera í so kostar tað tað sama at byggja hesa ferjurnar og sjávandi kann eit partafelag fara út og at æna pengar men men tað er framvegis landið sum sum sumtað er framvegis landið sum skal betala altso tí at at strandferðslan hevur ikki strandferðslan hevur jú ikki also vit vilja gjarna hava so lágar strandfrðslukostnaðir sum gjørligt og og tí fer tað ongantíð at vera samanhangur í at strandferðslan fer at tjenna fleiri pengar enn tað sum tað kostar at reka strandferðsluna og tí verða heldiski pengar til íløgur so mann kann gott royna a vera kreativur men enndast í deyð so mugu vit semjast um teir pengarnir sum tað almenna skal brúka til endurnýggjan á flotan so vil eg brúka meg síðsta minutt uppá at siga harra formaður at at tað er ikki nokk at byggja nýggjar feroyur vit eru eisini noydd til at tryggja at túratalið til oyggjarnar er soleiðis at tað ber til at búgva úti á útoyggj og arbeiða á meginlandinum ella umvent at tað ber til atferðast ímillum fleiri ferð um dagin at tað ber til at liva eitt lív sum øll onnur í hesum landinum og tað hevði so eisini gjørt a virði á á sethúsund og annað hevði hækkað um vit bøttu um samferðslukervi til til allar oyggjarnar men samanumtikið harrar formaður so er tað ein partur av føroyum tað er simpulthenn ein partur av føroyum sum er sloppin atsmokkarnir ímillum ein orsøk kann vera at á hesum smáu oyggjunum er tað er ikki har kanska politikarar hava sín størsta áhuga tí tað er ikki har tær flestu stremmurnar eru eg hopi ikki er tað sum er galið men vit kunnubara staðfesta at partar fimmogfýrs seksogfýrs prosent av fólkinum í dag hongur saman kunn kann koyra úr ein end í anna í landinum nú gemur mann ætlani samgongu at síggja tað ókeypis eindá koyra gjøgnum tunlarnar sum at kosta nógvar pengar meðan tað er framvegis dýrt hjá teimum sum búgva úti á oyggjunum at ferðast við báti og tað er ikki dýrt við okkum sum bara ferðast av á fyri okkum er tað bíligt men fyri tey sum ferðast hvønn einasta dag og men tað sum er nógv meira alvorligt fyri tey tað er heilt klárt tað at samferðsla samferðslan ikki er nóg góð og bæði tí skipini eru avoldaði men eisini tíat túratalið ikki r nøktandi takk fyri ja takk so er ta viðmerkingar syrur stember ger sovæltakk fyra harar formaður ja eitt sum eisini var nokkso nógv frammi í nevndini tað var atløguviðurskiftini á teimum ymisku plássunum eisini mugu fylgja við tí tað var eisini faktisk ein ein kanska líka so stór avbjóðing næstan sum feroyurnar men okur hava eisini havt í øðrum sambandi øgiliga áhugaverdar framløgur um gongdina í fólkatalinum í føroyum og har hava samferðsluviðurskiftini øgiliga stóran týdning og tað hevur eisini víst á tað at tá y kreppur raka ella te ringa tíð er raka tá rakar tað harðast útjaran og tey fáa síðst lut aftur í framgongdini og soleiðis sum sum tølini eru í løtuni so er øgiliga stórur vøkstur í fólkatalinum og framgongd ellars men ikki í útjarðanum p á sama máta altso tmann hevur ikki akkurt sum komið við í tær góðu tíðirnar men mann hevur betalt eisini prísir fyri tær vánaligur tíðirnar so so at vissu ikki mann fer samferðsluviðurskifti up á pláss so tað er fortreyt fyri at kunna vera partur av til dømis einum arbeiðsmarknað og so víðari soleiðs at mann kann liva og virka ja takk ger so væl bjeru samulsen ja takk fyri ja allar kanninar ella fleiri kanningar vísa nettupp tað sum sirur stenberg vísir á at tað eru partar av hasum landinum partar av útiðarðunum sum sum sletta ikki hava fingið sama framgongd sum restina av føroyum og har kann mann so siga at at tað eru eisini partar av føroyum sum eru blivin knýttir upp í tað mann kann kalla meginlandið og sum harvið eisini kann mann siga hava javnsettar møguleikar við tey sum hava búð í miðstaðarøkunum men altso deðstu týdningarmeiri ertað at vit kunnu seta okkum niður og semjast um at nú nú standa altso oyggjarnar fyri tørn og nú eiga vit at fáa ein modernaðan strandfaraflota og nú eiga vit at tryggja at gerandisdagin hjá fólki sum velur at búgva á útoyggju kanni eisini kann kann altso at tey kunnu liva og virka har pá so soleiðis mann eigur at kunna liva og virka í tjúgu tveyogtjúgu í einum ógvuliga framkomnum landi sum føroyar er og eg eri vís í at eisini føroya land fær gagn av at mann bøtir um samferðsluviðurskifti

so er tað beintaløgi jakkobsen ger su væl takk fyri harra formaður bjørt samelsen tosar nevni um hetta her við atein feroya kostar tað saman byggja um tað er landið sum byggir hana ella um tað eit partafelag sum byggir hana og tí hugsaði nemligan at spyrja bjørt samuelsen tað snýr seg eisini um inntøkur um bjørt samelsen kann hugleiga eitt sindur um hvussu hon hugsar at ferðaseðlaprísurin fer at vera um so er at strandferðslan verður løgd í eitt alment partafelag um tað framvegis fer at kosta tretivu fjøruti krónur á onkrum leiðum
og fýrs frá onkrum øðrum takk fyri ja takk
labjers samulsen takk fyri ja tað vil sjálvandi vera in ein ein ein tað vil sjálvandi valdast um an politiskt avgerð at tað skal vera bíligt at ferðast millum oyggjarnar og eg haldi at ein familja sum kemur úr suðuri við fullum biabørnum og og sovíðari o vikuskiftinum til ítrótartiltøk tey halda ikki at tð er bíligt tí tað er dýrt fyri tey tí tey skulu ferðast ofta meðan beint á løva jacobsen og eg kanska vistu vit fara til suðuroyar av og á so halda vit er fínasta lagi við tí prísinum sum er tí er tað eisini nakað við at mann má semjast um at tey fastbúgvandi skulu hava kanska kanska enn betri avsláttar møguleikar enn í dag meni altso eitt ppartafelagsformurin visti mann harvið ætlar at fáa tað líkjast nøkrum sum er privat so kunnu vit hvussur síggja tað at tann eina leiðin sum var útlesterað har hava ferðaseðlaprísirnar verið væl hægri enn hjá strandfaraskipunum annars og eg haldi t tað er umráðndi at vit eru ait oyggjaland og eg haldi er umráðandi og ikki minst tá ið mann ger tað ókeypis at koyra til aðrastaðini at mann heldur
alsttía so má tað altso eisini blíva ókeypis at fyri tey sum sigla
at mann kann ikki gera so stóran mun á fólki í landi okkara takkyija takk so er næstur at røða christian andreasen gersuvæl takkfyriha formaður tað sum eg haldi vera ein lítsindur tryst ter tar at mann ikki kann leggja líkasum særa politisku grøvina at lísndur til viks og tosað loysnir og lærarar av teimum suksað um vit hava havt famanundan altso vit hava jú fleiri dømir um almenn partafelag í føroyum sum hava verið sastionsøgur vit fingu vágartunnilin o norðoyartunnilin bæði báðar bæðir tunlarnir lu í almenn partafelagið ílega up á eina milliard tilsamans hon var ongantíð komin visti ikki varð var et gjørt eitteitt ananð partafelag vit hva fingið eystur sandoyartunlar kostaði tríggjar milliardir hevði ongantíð verið komi ttan v utan tavar gjøgnum eitt almen partafelag vit hava eisini havt bussarnar hjá bygdarleiringini teir hava eisini verið á privatum hondum stórar íløgur gjørdar harpeint neyvan høvdu tað verið komnir vissu tað ikki var privat sum gjørdu íløgurnar tyrluflúgvingin hon hevði ongantíð erið komin visti eg ikki lá í einm amenn partafelagi atlenticvs hevur kanska brúkt tvey hundrð oghálvtrýss miliónr krónur pp at keypa tyrlu fyri ogptyrluprísurin at flúgva er ógvuliga bíligur ti a bestema landi vit hava atlenticr
tvey sum eitt avnett partafelag sum flýgur ímillum flýgur út út í lond
íløgurnar eru langt oman fyri ein hálvar milliard í flogfør tar ag gjørt og tað fungera væl í taði ongantíð havt nakað nakrar nakrar flogferðslul í føroyum uttan hn hon lá í ein annan partafelagi og vit hava farið á telin sum hevði eisini íløgur kanska fyðinin seks hundrað milliónir krónir hevði ongantíðverið komið har til atí e komið nú uttan ta í ein alnan partafelagi og tí skilji ikki at nú stendmandi við einum trupulleika við strndeaskipur landsins sum sjálv fiskilsk ennnýggjast nú tað tað kann ikki bíða hví mán i tí skal tað vera eitt ein trupulleiki
av øllum tá man hugsar um allar tær so
keðistórin ar mann hevur framundan við at gera tað saman að tað skilji eg altso ikki altso ein ella onnur ideologiskgrøv her ímillum sum sigur tað at tað líkist for nógv privatum virksemi og s víðari eg snakki ikkium at privatisera strandferðsluna eg snakki u at finna eina loysn sum vit kunnu fáa hesi skipini í eyndurnýggjari og tað er eitt annað sum eg eisini vil siga tað er tað at vit arbeiða við einum suðuroyartunli vi kinan nú ikki kemur vit iki klára vit ikki klára tar uppgávuna so skulu hava nýggjan smyrðil hvat kostar hann eina milliard er ætlanin at koyrahann iðr á fíggjarlógina altso tað sum vit hava gjørt vit hava roynt at koyrt hesar stóru sannfersluíløguna út um fíggjarlógina fyri at fáa tær til at blíva veruleiki tí landskassin skal brúka pengar upp á tað sum landskasin skal brúka pengar til til at til at tryggja eina eitt vælferðarsamfelag at kunna hava pengar til almannaverk sjúkrahúsverk skúlaverk og so víðari og eg veit ik um tjóðveldið atlar barat brúka haldar pengarnar til pergur ístaðin fyri altso og atfa at siga t tað at taðlð verður dýrari við at gera tað í einu partafelagi tað er tað jú heldur ikki so eg haldi at staðin fyri at blíva við at tosa
uttanum tosa heldur um málið og finna eina loysn og tað er ein øgiliga løtt loysn sum finst
tað er ein ein ein ein greið innsluting gjørd sær av serfrøðingum sum siga tað av teiman at gera man pyøðst heldur ikki at at at at forskrekkja fólk við almen partafelagi við at siga ja men hava einki alment innlit lat tað hava almenn innlit løn tl stjóran tað var sama landstýrismaðurin tað finnast fleiri partafeløg í dav hjá tí almenna hvat hað tendur viðtøkunum at landssýrismaðuin kal góðkenna lønina hjá stjóranum so heldur ikki har plags mann at gera nakað sum sum ikki tolir nersag dagsins ljós saman ið tjóðveldsseyðin so tað er møguligt at regulera hesi viðurskiftini og eg spyrji bara meg sjálvan tá eg allar hesar nógvu sandferðsluíløgurnar vil hava gjørt higartil hetta er kanska tilsamans fimm komma fimm milliardir tosi um tað er allar gjørdar í einum í einum annan partafelagini hvíhvat ikkikunna bera til við strandferðsluni altso álvara sa hví ber ta iki til eg haldi tað at tú haldi við at útoyggjafólk hava hava rætt og krav upp á at fáa sínar fergur endilíggjayar sum eru fjøruti ára gamlar og haldi v eg halda uppat við at tosa pá hendan mátan ogheldur fáa málið loyst takkfyrhra formaður ja takk sora viðmerkingar bjørt samelsen ger so væl ja takk fyri christin andreasen hevur rætt í at norðoyartunnilin og vágatunnilin og prosjektið eysturoya sandoyartunnilin tað gemur meiningatagar í partafeløgin tí í veruleikanum so eru tað verkætlanir sum gott kundi fíggja seg altso tað kann fíggjast við láni har koma so nógvar inntøkur yvir nógv ár at tú kant niður btala lánið tað sum ger meg ivasaman mun til partafelag tá ið tað snýr seg um strandferðsluna tað er nú o nevndi kritin andreasen eina milliard til ein ein suðuroya suðuroya ferju vit ætla ella vit kundu eisin sagt tatvera ein tunnil sum bleiv bygdur men við skipini sum ikki hava tær inntøkurnar sum til dømis vágartunnilin hevur kann hristin andreasan fortelja mær um pengar skulu koma nakrar aðrastaðni frá enn í landskassanum altso felagið kann gott taka lán men landskassin má betala alla tíðina hetta lánið inn í felagið og tað má á fíggjarlógina óansæð ella ella hevur hristin andreasen at sann fær tað næstan ljóðar sum um at tja takkso er ta kristi andreasei nastur ger so væl takk hara formaður fjøruti ára gomul skip kostað ein bóndagarð í umvælingum tær liggja á skipasmiðju alla somnu tíðina títtleikin av klassakrøvinum hann bara gjørt týttar g týttari og vit hava sæð allar eykajáttaninr vit hava játta har í løgtinginum til eina umvæling fyri og aðra eftir tá i tit bygja ett nýtt skip so er slutt við umvælingum sum sleppa undan teimum útreiðslunum eitt nýtt skip brenni minni olju er grønari enn tað verandi skipi og so víðari so víðari og tað eru eisini gjørdar analysir upp á tað av serfrøðingum sum siga tað at tað er bíligari fyri landskassan at gera hetað her enn at blíva við at koyra við teimum gomlu fergunum sum allíkavæl skulu endunýggjast vit kunnuikkiblva við at koyra við gomlum fergum sum eg fara at fara um hálvtrýss árs aldur og spurningur er tað at tað verður bíligari at gera tígjøgnum alnan partafelag ja tað verður tað tað almenna partafelagahið kemum eisini hava inntøkur við brúkaragjøldini sum tey ferðani skulu betala fyri at sigla við sandfaraskipin landsins tað tað skal sum so ikki vera gratið sa sigla við trandfarasskipansins ta kal egkta skl el ki vra dýrar enn hat er í dag takkfyriha formaður ja takk s er taðmi gersvætakk fyri tað ja ja hetta her síðani hetta er kom upp á hystariið við partafeløgunum so áðrenn tað so tað riggaði merkiliga væl altso smyrjur bleiv bygdur hálvfjórum tað tað var eitt øgilig bløp tað var ikki taliðgur um at koyrahanda partafelag kollfjarðartunnilin bleiv bigdir sug eg koma inn her v bleiv bygdur uttan at talað um um um føroyingar gjørdu etn enda millum kollafjørður og og kaldbak kunoyartunnilin sumbiartunnilin hóvstunnilin fólkaflokkurin vildi hava hóvstunnilin í partafelag pol nikkasen segði nei tíbetur ann var so yviskt heinme skjótt gásadalstunnilin ein rúgva av tunnilum er gjørd av føroyingum nú skulu vur gjarna ein ein ein tunnilin hjá fámjir

for eg bá meg ikki eitt barnaheim skal enda í partafelag sum eiti r iski aftur hvat eitur hatta hatta felagið sum skal byggja tað tað aallar myndiligheit varaði barnaheim ein ein ein ting sum okur játtaði á fíggjarlógn allara mynduligheitir hetta er eitt soer taðcristiand getakk hara formaður nei eg eri ikki fyri at koyra ein hovstunnil ví partafelag ella ein kollafjarðatunnil og hvat veint eg í teimum førunum hvar tað er brúkaragjøld íblandaði tað sum skal fíggja raksturin so gevur tað meining at koyrdi án alnanpartafelag men koyra vanliga almenna funktiónir í almenpartafeløgu tað eri eg slet iki við uppá og tað er slekskt tað tað snýr seg um tað snýr seg um at fáa ein ein betri rakstur og ein ein ein ein eina eina betri íløgumynstur og nýggj tól og sovíðari sívíðari soðeðsinrat tað ikki er bundin at tí almennu játtanaskipani við at skulu játta so nógvar nógvar krónur per ár
soat tey fáa lagt lang tíð ætlanir takk fyri harr formaður
ja takk so er ta helgi abransen sum fær orðið ger so væltað sum fekk meg taka orðin tað er tað sum hennrikold segði hennikaold evr fingið eitt lannað í høvdið viðvíkjandi sev líkamikið hvat mál er fyri í tinginum so tosaði hon um sev í jáni var tað ein grótknúsari hjá landsfarcis hann tosaðr um sev nú var tað ta gomli skipin hjá strandfersluni hann tosar um sev thennikaold hevur púra púra púra misskilt hvat ta málið snýr seg um allíkavæl so tosar hann ger han øll mál til mál um sev tí man líka rætt hann eitt sindur altso lat meg siga tað soleiðirnar at nú nevnir hanna føroya størsta rán nakrantíð tað sum fer við henda víð se tá sum eg kenni itt orð í rán tað merkir at ein ella annar eigur eitt el annað sum onkur annar fer avstað við stjelur hvat skal stjalast frá sev ar tað onkur sum fer avstað við enum motori ella einar vindmyndu ella okkurt frá sev
og tú at betala fyri tað er tað tað man eg arbeiðir við nei tað tað ikki
hltað ikki rán upp á nakran so eias máta tað sum eg tosa um tað er framtíðar útbyggingar í samfelagnum hvør skal eiga tað og tey sum eiga tað tey skuldu betala fyri at gera tað hetta ikki nakar rán av nøkrumhelslag og og tá manst tú tosar um samanber á so dýrt bleiv tað í norr altso einogtrýss prosent av elprísinum í norra er er avgjøld til statskassan einogtrýss prosent og so havi thann opnað marknað sum prísurn fer upp og niður og og so framvegis og og so so skal mann betala til henda her marknaðin og og so so tann allarminsti parturin tað er framleiðslan hatta kansn slekt yvirhøvur ikki samanberast og so nevni hann aftur nú áh ja nú skuldu vit keypa vind frá íslendarum tað er totalt misskilt øh tað er tað ikki vindur skal keypast tað er elmegið skal keypast og elmegin skal framleiðast burturúr onkrum annaðhvørt brúkar tú vind ella vatn ella olju eg meintag at javnaðarflokkurin serliga síð an ingiles sram kom í flokkin skulivara so ræðuliga grønur
men altso hvørjater man gera eitt ella annað fyri at koma burtur frá olju so so so er javnaðarflokkurin ímótur
øhog og nú seti man nakrar vindmyllur upp og og í hennrik old er púra forskrektur tí at hvat nú vísin eitt sindur av sreymil løburav eg spurdi í rættarnevndini í gjár hvussu nógv kostar tað framleiðing kilovatt av av el burtur úr olju tað kostar millum fýrs og hundrað oyru per kilovætt tímar meðan miljurnar har uppi sum verða sett upp nú framlarf yri trýogtjúgu oyru tað má besent vera ein fyrimunur fyri fyri brúkaran so tá ið mann endiliga skal brúka tað sum dømi um alt í hesum førinum strandstrandferðsluflotan eg veit ikki um tað er rætt at gera tað til almenn partafelag tað er tað er ein møguleiki sum nevndur taðer ikki liðugt viðgjørt politiskt og tað mugu sjávandi hyggja eftir
tí vit síggja ta at tað gongur ikki sum tað gera nú og so er tað at finna tað um nakrar mátir betri men handa samanberingin við
g sum hennik old koyrir eitt í hvørt mál í hon er burtur í vón og viti og tíí verri her hennik old sletki egkiskilt ha hatta málið snýr seg um takk fyrija so fær hennriod eina vimkk harra formaður nú endaðr akkurat hesin her aftur men nú fari eg at vita at tað at eg havi yvirhøvur ikki forstant upp á nakað sum helst av hasun har tað var rættiliga spesielt eg havi uppbóst í einum einum øi hvar mann hevar havt streym í hundrað ár tað er meira enn hvat mann hevði í fuglafjørði og og í nistan hundimi men men men eitt ráðn er att har altso okur hava hvørs eina uppfatan av einum ráðni eg havi eitt uppfatað av eini ráðnu tá ið tú stelur nakað frá nøkrum fólkum sum tey eiga hetta er rán um alt føroya fólk eigur altso alt eftir hvar mann býr so hevur mann betalt í hundrað ár tað er føroya fólk sum eigur eftir sum mann feri at fara avstað við tað er føroya fólk sum eiga alt føroya fólk og nú skal mann betala fyri tað sum loypur av tað sum mann ikki verður brúkt tað skal føroya fólk betala fyri tað sum egr sama líkt av við norra suðurnorra og o og danmark og alla einastana tað er tað at mann er komin totalt út at ja mannikki loyvar at brúka út at skíta menso er tað helgi so er tað helgji abramsen gersu væl harra formaður handan viðmerkingin hon sannfardi me upp aftur meira um tað ath hennikold hevur slett yvirhøvur iski forstaðið hvat hon gongur út uppá ats tað vara eingin tað var eingi sum tekur nakað frá sev tað er eingi sum skelur nakað frá sev taða iki tað v eg snakkað um vit snakkað um at seta nakrar nýggjar vindmyllur upp og tann sum gera tað skal sjálvur betala fyri tær og o nettupp í botni ert gott dømi um atað ar eitt hundrað á gamal verk sum bara framleiðir ja sjálvandi er tað bíligt ílitð er nógv betri enn olja men hví eri hennikaold so øgiliga bangin fyri at mann eisini her her suðursemil skal fara burtur frá oljuni tá tað hev hes so gott í vági hvat er problem og hvat er rán í títakk fyrijóhandal fær orðið ger sovælformaður skal man bið anna soveasa um stardsferðsluna ella sev hvat seg skal g halda tig um ja eg haldi at aðereitsindur keðiligt at at at at tingmenninir leypa uppat pø at pø at tosa um haldahenda mál at setur meger viðgjørd tað má eg siga tað erikkí ordan og tað ætli eg ikki at gera meni eg haldi tað at tað mánn tosar um strandferkan landsins tá haldi eg tað at okur hava verið øgiliga peoliga við at finna dirættu loysnnar til útoyggjarnir við at finna tær eftir skipini og nú er kur so komin har til at okur hava fingið inotranell til sans ella sandoyar og okur hava fingið eina tenell til eysturoy
har saman við øðrum undirsjóvartunnlum sum hava spart ferju
gir og tað ger tað at tað verður onkrar fergur eisini leysari tú hevur teistan sum er eitt gott skip sum eg haldi hevði verið væl eygnu at havt sum alasara skip e hopi sjúklur hava tann tankar err kastað selja tað tí at ta er eitt gott skip a hava at sigla tá ið mann hevur tørv á tí umframt tað at mann kundi brúkt hana millum til dømis klaksvík og og syðradal eisini av siglt í summarið serliga vil eg siga og kanska til nólsoyar eisini so at vissu nakar skipið skal seljast ella útyvis flotan sum burdi tað verið terna sum bleiv útraderað ella ella skjita út og so burdi mann haldi eg ikki at fara bleva við at snakka um nýggj skip tilhesa útðarina á útojarokuni farið og hugt inn hjá i runta um í londunum kring okum eftir hampiligum fergum sum høvdu verið egnaðar at siglt til restina av teimum økjum sum okur framhaldandiskulu hava farið grá og annars haldi eg tað tá ið mann nú hevur kommunur sum hava økiinni undirferð sum til dømis tórshavan kommuna hevur bæði heyst og nólsoy
mann hevur bussleiðir í bygdarleiðir so kunnu mann kanska eisini fáa ein dialog við kanska tórshavnar kommunur um ja ikki kanska teirraliga at áða í at móti honum gjaldi at fara í holt við at
passa eina fergu kanska til løtlanarfergu til hest sum hoyrir undir teirra øki tað haldi eg hevði verið skilagott ímóti einari samskipi og hevði kanska blívið meira kanska ritjað eisini við at gjørt tað at eg vil mæla til at samgongan fer heldur og hyggur eftir at finna nøkur brúkbær skip til til fugloynna og til svínoyna ella eventuelt útlistaðar tey leiðina saman sum mann hevur gjørt til til myndirnar fyri at kunna fáa loyst avbjóðingina við teimum fólkunum sum mann tosar um í
í dag eru fór gamlar altu tað verð ur siga ritan sum okur settu inn tá jein lansmaður fyri at loysa ta komna gomlu freðlina haav tá oog sum hevur fungerað gott so eg haldi tað tað blíva við at snakka um at byggja nýggj skipið
tilkilsmáútjarøkin eg haldi ikki tað er eg nøktandi longur eg alti e ku at royna at finna útav øðrum loysnum sum eru eru betri fornuftiari fyri eftir samfelagsliga og eisini kanska fyri økini so at hyggja eftir kanska bryktum skipum ella fáa onkrant tlag at takast av leiðinum motangjaldi sum at geva bussleiðin tað haldi eg ljóða skilagott tá i mann tosar um hat tð heur verið við almenni partafelag so hevur tað sjálvandi sínar sínar fyrimunir í ein ávísan mun eg haldi sletki at fyrimunir er altíð men í ávísan mun hevur tan fyrimun tá tú tosar um at gera ílegur og tosar um at kunna gera ting yvir ár sum tú ikki kanst gera tað vanliga tá tú arbeiðir við einari fíggjarlóg er liggur á fíggjarlógini so at tað modellið fyr sovítt og so hevurtú sjávndi enn armslómsa politikarim sum kanska eisini er er gott við ávísum førum tí at allir politikarar ikki siga tykum sita her vilja gjarna sleppa inn og kunna stýra strandferðsluni og stýra hesum stýra hasum tað er tað sum okur elska at sleppa stýra øðruna so at og tað er held ikki altíð líka gott so at eg eri ikki eg er ikki mótstøðmaður av av at kunna gera eitt alment partafelag hjá strandferðsluni men eg haldi tað umann ger tað so skal hvussusu vera gjørt soleiðis at og vist man ætlar at gera tað at tað er rímiliga rímiliga skilagott at gera tað og nú havi okur bara skjótt eitt stórt skip eftir og tað er smyrul og spurningari eru hvussu loysir mann tað inntil ein inntil ein suroyartunnil verður gjørdur inan fyri tey næstu komadieg kanska átta tíggju árini takfyriha formaður bjørt samuelsen eina viðmerking takk fyri jóohandal tosar um útlesteringum tað kann vera fínt í summum førum meni tá ið mann brúkar bussleiðina sum samanbering so hugsi eg akkurt sum um mann tosar við tey sum búgva í oyggjunumtil dømis smáum bygdum úti og og bæði eysturoynni o streymoynni fyri at taka dømi so busssambandið øgiliga vanaligt í vikuskiftum til dømis eisini taltso tey flestu noyðast a hava bil eisini ha og tey tað kunnu tey tí at tað kunnu tey tí at tey so tey kunnu velja bilin men tað kansn so ikkjast burtur efnar útoyggji tað mást tsú sigla og mann hevur útlist ter eina leið og hon er nógv dýrari at sigla við enn hinar leiðirnar so at tað spyrja jóhan dal tað at útlisitera og so samstundis halda at mannkann halda prísinum niður á tí støðnum taer í dag hongur tað saman og vis jóhandal heldur hongur saman hvussu hongur tað samanjóhandal ja tak fyri altso tað er ikki partarfelag sum ger tað av at at bygdarleiðarnar kanska ikki akkurát fungerað so gott sum sum tú burdi tí er væl tann kraspiskatiónin mann hevur til kusna ka túrast at koyrast og nærra sklat koyrast visti mann tosar um um partafelags leistin har er hann ikki nøkur avbjóðingar men tað sama er aldandi tá ið tú tá ið tú bjóðar eina leiður tá definerar tð væl eisini hvat prísrin skal kosta nú veit eg ikkihvussu tann leisturin sum hevur bilvið brúkt til mykinesar hevur epplivur skrúvað saman men tí eg var tann sum sum eigur og hevur ábyrgdina av leiðini sum definerar ger krætspiskatiónina til tað farleiðis sum nú einaferður verður út boðin tá ið tað er sagt so haldi eg tað at tá mannú tosar um ein sandferðslupakka nú er hnú er hand verja banan ú dag og hann evur eisini nógvar sandferðsla at gera so haldi eg eisini tað at tá mann fer at gera sannferslupakka so eigur mann absolutt í tí sandferðslupakkan at taka strandfaraskipini við og tryggja tað at tey fólk sum búgva á útoyggj sleppa nógv bíligari etet a gera í dag kanska at fáa borgarakort fyriat kunna sigla ímillum økini og fáa somu treytir sum temar ætlar at skula ferðast gratiskt frameftir eg eri ikki við uppá at mann fer at ferðast gratast nógvastaðni og onnur slepa at tala aðrastaðni tað hongur bara ikki saantakkiyrhiyoja fiskv sega takk johandal tiltil í heila taki u talina og tað serliga endan at mann ikki bara góðtekur atnøkur stíð halda uppat at betala lla sum var sum var sera lítið og og hinir skulu bara forsetað og kanska fáa eitt sindur eyka bbetaling sum mann nú hevur eisini havt planur um men men tað er ðjohandal nevnir møguleikarnar fyri at havna kommuna til dømis hær nólsoyar og heyst og annaðslíkt og tað er tað er ein møguleiki og tá er tað fólkið sum hevur valt tey býráð sum býráðið sum stýrir til og tey kunnu vendast til býráði býráðið kann ikki vara í partav
feløg og siga okur gera ti og tað
og til dømis tærna sum siglir til nólsoyar hon betalir eina lítla millión til tórshavnarhavnið er í kaiini er og so hvørt einasta menniskja sum fær umborð betalir strandferðslan tvær krónur til til tórshavnar havn og tað sama tey tey koma vi innaftir attur øll hesi børnini sum fara út til nólsoyar tíbetur jóhandal ger so vælja takk nei eg e hasin tankin haldi eg eri mangin kan e snu it sindur út um bóksna við at siga tað men eg ivist ikki tí at tosa kommunan sum er ein er ein sera sørvágsmeindar kommuna hevði g viljað farið í samstarv við landið um hasar leiðirnar tí at tær eru tær eru relevantar og tær eru vetala kanska fyrri fyri øki her og kanska hevði tað ligið betri í hondunum kanska á á kommununi at tykið at røkt has bá leiðarnar nólsurleiðirna og og hestleiðina enn kanska okur gera ta tað veit eg ikki men tað er hvussu vert at tosa um ú tað g finna útav at mann kann fáa gjørt tað fyrin
udrupti hann pengar í samstarvi við við
kommununa tá tað kemur til eg má taka sandferslupakkan upp aftur aftur eg havi einki ímóti at finna eina skilagóða loysn upp á tunlir tunlarnir og og og aðra samferslu men tað máveraein treyt at okur viðgera okra borgarar sum búgva aðrastaðni enn her rundanum havnina om eysturoynna og áðarnir á saman í voð og geva teimum somu symdur og somu treytur annars er einki samdhandsfrest o okur blíva við at tosa um tað at mann ætlar at finan loysn seinni nei takk hon skal finnast saman við hesum samferðsluloysninum enta taki eg ikki undir vi hen tekan góðt siga tykum takfyrihara formaður so er ta siri stenbergtakk fyri harra formaður púra samd tað má sjálvandi setast saman í einum størri høpi og tað má vera bíligari fyri fastbúgvandi og okur mugu hava samhandsfastar skipanir jóhandal var inni á hisum her at mann átti at farið út og hugt eftir hvør skip vóru til at keypa ella til leiði tað kann n tað kann vera at onkrar loysnir eru tað skal ikki siga ha men tað sum okur hava fingið at vita nú tað er at at at leiða er gjørd við herjolf altso til til suðuryasiglingina tað er sikkurt fínt til frakt men eg kann bara sígi eg bara
fyri mær at tað var ein kempustór avbjóðing hvussu
nummarið tá ið hon skal brúkast
fyrr i smyril meðan hann fer í dokk tí at hon tekur so so lítið av fólki í mun til so tað verður hvørfall ein ein verri loysn er tann sum mann hevði í sína tíð tei krýddu norrønu tá ið jóansaór ta vóru betri dagar kann mann siga vð við avloysaraskipi men hvussu er ein marknaðurn fyri at fáa fatur í avloysaraskipin so er ta jóhandal ja takk fyri systemi ja nú eri eg ikki skifmeklari men men ummann eg veit at tað er hevur velia n kempi trupulleiki at fáa fatur í í alasara skipan sum e eti á stødd við við við við við smyrul og ok kunna brúkast har men eg iviski ikki tí at visti mann leggur ting til rættist ordiliga og esta saman við at at fáa alasaraskip so eigur tað bera til at fáa skip sum er nøktandi til suðurarsygningina herjálvur er absolutt ikki eit væl na skip til at sigla við sum alasara skip tað r tað ivist ikki o eg havi silt við tí sjálvur til vestmannagennaran í tvær ferð og tað er útmerkað skip men støddin er bara for lítil til tann farmuog tann flutni sum er il suðuroynna tí haldi eg tað man kanska burdi umhugsað at leiga eitt farmaskip eitt rósskip
sum tað finnast nógv av runt umkring kanska at siglt leiðina ta tíðina sum sum smyrul er dokk ella hvussu kanst tú gjørt at avtala við at ræða í tað ber at vera førursæðar í vistu vistu fæstir tað er problem men hvussu er ræður í so kunnu tit tykjast á fraktum og fluttaná tí hon er til nógv frakt millum suðuroynna og meðlandi sum má flytast og tað ger herja okur ikki tað frá mær so er tað landsstýrismaður sum fær orðið uni rasmussen ger falltakk fyri ja við smannið hyggur upp á tørvin á strandverksskipum so fingu vit greitt at vita at tørvurin var nógv akuttari í tvey túsund og seytjan eina niðri dag so tað at mann ikki gjørdi so nógv burturúr at gera skipinum tá so haldi eg ikki at
tað er so viktigt at mann fer í holt við tað
her og nú at sjóveldið skal vera so yvri eftir at at gera tingini nú tey eru í andstøðu tað eg veit ikki um eg skal siga eg skilji tað ella eg skilji tað ikki men tað er ógvuliga týðiligt at tað er tað sum hendir tí tey bygdu ikki skip tá ið tað var mest átrokandi í tvey túsund og seytjan tað fingu vit at vita frá strandferðsluni og tað at vit hava brúkt so nógvar pengar at gera ritina og ternuna í so mikið góðan stand sum tey eru í nú við at skifta nógv av stálinum út ger at skipini eru faktiskt í góðum standi akkurát nú so tað er ikki har tað er átrokandi her og nú tað fyrsta sum
strandferðslan sigur
átrokandi tað er at finna eina loysn út í hest tá ið tunnilin suður á sandoynna verður opin og at teistin ikki kemur at sigla til sandoynna meir tá hevur man brúk fyri einari loysn til hestoynna og tað er tað sum strandferðslan sigur er tað mest átrokandi her og nú tá ið mann so kemur inn á hetta her hvat ið hvat skal gera tað bíligari við at hava strandferðsluna í einum almennum partafelag so er tað heilt greitt at tann parturin ger tað nógv bíligari at strandferðslan planleggur sjálv nær tað er tørvur á at skifta skip út upp á hvønn máta mann skal gera tað best um mann skal byggja skip ella keypa skip ella leiga skip at har eru tey nógv betri før
fyri at hava tí røttu loysnina enn politikararnir tí tað síggja vit eisini at skipið
tinn eru blivin ordiliga gomul og hava kostað ordiliga nógvar pengar í viðlíkahaldið sum strandferðslan hevði klárað at stýrt nógv betri soleiðis at mann ikki brúkti eina sovuru a rúgva av pengum upp á vilíkahald tí tey høvdu stýra á hvat tørvurin var so pp á tann mátan er tað í hvussur ein stórur munur og tá ið mann so snakkar um at mann missir púra stýringina á øllum ella man hevur onga ávirkan vistir alment partafelag tað passar so heldur slett ikki tí tað at mann skal gera tænastusáttmála tað betýði eg tað at mann skal gera sáttmála ímillum strandferðsluna og

keypa frá strandferðsluni tað man tað sum mann vil hava vil mann hava so so nógvar túrar til hesar ymisku oyggjarnar jamen so er tað tað mann keypir frá strandferðsluni og so betalir landið tað og vistu landið ynskir at ferðafólkini við hesum skipinum skulu betala nakað fyri tað jamen so er tað eisini tað almenna sum skal bestemma hvat tað gjaldið er tí tað skal bara ganga upp tann sáttmálin tænastusáttmálin sum mann ger við strandfersluni so pp á tann mátan er tað einkult og og visti mann so víðari fram ikki hevur fingið alt við ein tænastusáttmála jamen so ger mann ískrotssáttmálar í samband við tað so uppá tann mátan ar tað einki problem at hava eitt alment partafelag men um almenn partafelag er tað besta ella ikki tað er sjálvandi ymiskar meiningar um men hatta eru hvussur ikki ein trupulleiki

og visi mann so skal hugsa um hvør skal betala og ikki betala sum hevur verið frammi so er tað hvat er hvat er rætt er tað rætta at at mann bara betalir við skipum ella skal tað bara vera skip og undirsjóvartunlar ella skal tað vera aðrar leiðir um mann eisini skal betala fyri vissi mann hugsar um tað at mann bindur oyggjar saman so er tað ókeypis at koyra frá viðoynni til borðoynna til kunoynna

tað er ókeypis at koyra har ímillum men vistu mann so tekur eisini ja frá eysturoynni til streymoynna har er tað eisini ókeypisi s mann fer yvir um brúnna so hvat er rætt at gera við hvat skal vera ókeypis og ikki tað er sjálvandi ein politisk avgerð so um mann avtekur gjaldið akkurát til vágatunnilin og ysturnei og norðoyatunnilin

sum sum koppa tí heila og tað er ikki har mann kann siga at nú ger mann tað at nøkur sleppa ókeypis tí tað er nógv sum keypi sleppa ókeypis í forvegin so er tað nøkur afturat so er tað tað og mann sal eisini taka skipini og gera tað ókeypis har ella ikki tað er ein politiskur avti takk fyri jtakk fyri soer eru tvær viðmerkingar bjørt samuelsen fyrst takk fyri tað var landsstýrismaðurin sum nevndi leiðina út í heyst vit hava eftirlýst tað nokk leingi hvørja hvørja loysn mann hevur strandferan onkuntíð nevnt at at fáa eina minnu ferou sum ella kanska brúka erli kongsdóttir til at sigla millum bæði heyst og so koltur eisini tá ið koltorssavnið kemur har og gomlu rætt men kann landstýrismaðurin upplýsa eitt sindur um veit hann meira nú hvat fer t henda tá ið teistin ikki longur fer at sigla millum gomlurætt og heyst hvussu ætlar hann at tryggja hestfólkið eina nøktandi

rasmussen ger sovæl takk fyri har er tað soleiðis at strandferðslan tey eru tey kanna málið tey hyggja eisini eftir møguleikum at at keypa okkurt skip men har er ikkimann er ikki komin á mál við nakrari loysn men tað verður arbeitt við tí takk

nú sigur landssýrismaðurin at at strandferðslan kann sjálv avgera vista her partafelag hvussu tær fara fram og tað altso eg havi ongantíð upplivað enn at at at strandferðslan ikki sjálv hevur avgjørt tær eru komnir til politiska myndugleikar at siga at hatta og hatta skal gerast og tað hevur ongantíð verið problem altso tað er tað er so strangt regulera seg strandferðsluni altso verður tas til dømis hevur datu á nær hesin forskelligu tingini skula gerast og tað rættar ikki strandfersluni at siga nakað sum helst ímót so verður skipið lægt so tað ferdu við tí og og at at siga tað at at at tað verður betri viri en n partafelag

kann sjálv er avgera tað eg veit einki um at at strandferslan nakrantíð er komin her til løgtingið við einum øðrum eg sagt okur hava eitt problem at løgtingið hevur sagt nei takk hatta er tykra hatta hatta orðnaði tykur sjálvur tað er planlagt upp tí tlitdetaljur tíbetur er tað so strangt við skipinum at tú kanst ikki víkjauni

er ikki so tí vis visi tað hevði verið soleiðis so hevði g strandferðslan langt síðani havt skaffa sær onnur skip til dømis og tað at fáa bíliga olju tað var nemliga ein trupulleiki í hesi ferð at heggja tí at teir høvdu eina játtan at halda s til so teir kundu ikki heggja og at sama betala teir nógv meir fyri oljuna nú enn teir høvdu gjørt viss teir høvdu kunna stýrt tí púra sjálvur at tað ikki var her frá at játtanini kom takk fyri ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so nú fær næsti røðari orði nú er tað særdús undt hetta er blivið til eitt agalorðaskifti um
um strandfersluna bjørt samuelsen gers
tó takk fyri ja hetta snýr seg um nakað so týdningarmikið sum at tryggja at eisini tey sum búgva úti í oyggjum verða litt við og tá mann ger samferðslupakkar eg skilji at tann samferðslupakkin kemur skjótt á tingborð aftur at mann tá hevur gloymt at tikið hesar oyggjarnar við ella ikki hevur tikið tær við og tað eg haldi at jóhann dahl segði deiliga væl at tað eigur mann ikki at góðtaka og tað er var eisini boðskapurin í í míni fyrru røðu og um tað er so er man veruliga at gera tað ókeypt at
hjá undirsjóvartunnarnir sum jú hava eru øðr
øliga stórar íløgur so kunnu vit ikki standa og hyggja at og siga at mann skal framvegis gjalda eina rúgvu fyri at sigla við skipinum men grundligatá gori eg aftur harra formaður tað tí eg royndi at spyrja kristian andreasenframsøgumannin hjá ella ein talara hjá fólkaflokkinum sum nevnd
to etaher við at bara meg fekk partafelag so fekk
man oys ta tí tá hev mann ráð til at geras tingini og og so nevndi hann nettupp norðoyatunnan han nevndi síseðirnar sum hann segði í partafelagnum og nevndi undirsjóvartunlarnar og eg haldi nokk so umráðandi at fáa tað sagt at tað er ein samanbering sum man illa kann gera tí tekur tú norðoyatunnilin um vágatunnilin og eysturoyartunnilin so eru tað alt tríggir tunlar sum tað gevur stórar meiningarskipið partafeløg tí tað eru faktiskt tunlar sum kundu havt fíggjað seg sjálvar altso við gjaldsinntøkum og faktiskt kundu mann vst mann gjørdi yvir longri tíðarskeið slappi undan landð sett pengar í tað gevur absolutt meining at hava tær íløgurnar í partafeløg og eg eri so fegin um at tað eysturoyartunnilin bleiv eitt partafelag har mann tók sandoyartunnilin uppí so tað bleiv eitt felags prosjekt soleiðsr at eysturyartunnilin kundi vera við altso tann stóra ferðslan gjøgnum eysturoyartunnilin kann vera við til at fíggja sandoyartunnilin heldur enn at tann inntøkan fer tileitt privat felag sum hann ætlaði fyri nøkrum árum síðani te y borgarliga ætlaði men hyggja vit eftir strandfarskipum landsins
harra formaður so eg
er inntøkan fyri ár henni gold hevði tølini hjá sær hann hevði gott innlit í hann er umsitig at døkja inntøkurnar fyri ár eru knappar fimmoghálvtrýss milliónir meðan útreiðsnar eru knappar hundrað og fýrs milliónir tað siga at hatta er eitt felag sum kroniskt er í risaundirskoti í mun til pengar tí kann mann ikki samanbera tað við nakrar undirsjóvartunlar sum faktiskt geva so mikið av inntøkum at tað gevur meining um at snakka um eitt partafelag sum yvir ein nóg leingt áramál kann fíggja lán
tað vil siga eitthvørt lán sum strandfaraskipini gera má at betalast av landskassanum og ergo vera á fíggjarlógini tí eg havi bara eg ynskja sakligt kjakumatar her
og eg havi ongan enn hoyrt forklára hvussu tað kann blíva bíligari koyrdi á partafelag eg keypi fult út primissuna at at strandferðslan sjálv ynskir et partafelag tí tey fáa eitt sindur størri handlingsmøguleika og so má tey geras sáttmála við landi akkurát sum mann ger tá man hevur privatar bussar og so sigur mann hetta er tænastan vit vilja hava og so sigu mann sum at strandferðslan so byggja skipini ella syrgja fyri innlisaella hvat tey gera men at standa her og siga at tað kann blíva bíligari tá ið vit tosa um strandferðsluna tað kann tað bara blíva vismann samstundis ætlar at hækka prísirnar fyri tey sum sigla tað er bara tá tað kannbliga bíligari tí at landið má hevur óðansæð og at betala hetta her og um tað blívur soleiðis sum landsstýrismaðurin gav eitt eitt rættiliga følgdigt svar og tá so sigur hann at at strandferarin tað kann tað sjálv gera av nær skipini skul endurnýggjast nær mannskal byggja nýtt skip og so víðari so víðari ja men pengar má koma frá landinum tí strandferðslan hevur ikki tað yvirskotið til sjálvt at gera av nú fara vit at byggja fýra nýggjar feryur tað kann strannferðslan bara vis hon fer út og tekur eittrisa stórt lán sum landið betalir og tí haldi at vit kulu ansa eftirær við ikki bara blak fyri eyguni á oyggjarfólki og fáa tey at halda tað bara alt fyroya partafelag so verða alt gott altso eg hevði gokkum at livað við at tað bleiv eitt partafelaga vist tað var soleiðis at tað gagnaði borgaranum og tað gjørdi tað bíligari og betri um mann fekk tryggja mann fyrihat bygt hesar ferjurnar men at standa her og siga at tað blíivu nógv bíligari um mann har við lættari fær gjørt tað og so ikki klárar at argumentera fyri hvussu mann sleppur undan at koyra teir somu pengarnir og kanska ein dáma fleiri pengar á fíggjarlógina tað ger so at eg bleivu ógvuliga ivasom í mun til hesar ætlanirnar eg royni bara at siga a tað at mann mán mann má fara seriøst inni í hetta kjakið um hvussu mann loysir hesar avbjóðingina um færbygdu hesar ferjurnar um tað so skal fíggjast beinleiðis á fíggjarlógini tað skuldu jú óðansæð takast lán hvør tað so er sum tekur lánið tað verður kanska hipsamaps í síðsta enda tí at vit tosa altso um eitt felag strandfartuskip landsins sum skal tryggja øllum oyggjarbúgvum í føroyum at oyggjarleiðarnar eru væl riknar hvønn dag og sum hevur eitt undirskot upp á srýrs hundrað og tjúgu milliónir árliga so harra formaður tað var bara tað eg vildi leggja afturat tí at eg haldi t tað er nokk so týdningarmikið at vit fáa slík fakt á borðið tá ið vit kjakast um hettar her eg vóni at tað fer at ber a til at fáa eina semju um at vit seta eitt arbeiði í gongd at fáa loyst hetta her takk fyrija so era nakrar viðmerkingar bjarni hammer fyrst j takk fyri hara formaður ja jeg samdrvi bjørt samelsen í tí at at tað ber slett ikki til tað er fullkomiliga óseriøst at snakka um at gera eitt alment partafelag øllum førðim so leingi sum tað ikki koyra endi tila allar oyggjar føroyum og selga eitt afturat eisini harra formaður tað er tað at altso eg trúgvi simpulten ikki at mann ætlar at avtaka tunnilsgjøldini altso mann ætlar veruliga at gera tað ókeypis at fara um sund og fyrir ímeðan summar familjur barnamij skula betala taka tann sama bil við børnum fullum og eins per tunellum skal fara gradis meðan hesin her til dømisi suðuroynni skal betala fimm hundrað krónur fyri túrim hvønn einasta túr hvussu kann mann við seriøs tíer at løgtingið avtaka tað fyri summi og so skulu hesi her sum betala í dýra dómar og fíggja hetta her avtøkugjaldið tað er ikki tað trygva haraformaður bjórssamelsenja takk fyri eg eri púra samd við bjarna hammer í hesum og vísti eisini til tað í míni undanfarni røðu at tað haldi eg slettiki nøkur samgongu eigurat kunna at liva við at t at fara og siga t tað nú gera vit tað ókeypis við tey sum frammanundan eru við framburðinum tí at seksogfýrs prosent av borgarunum esum landinum eru knýtt saman við føðslumsambandi og so samstundis bara hava loypt hini um tey sum dúgu upp á tey hvørt høvuðsagr er fyri

altso tað er nokk so løgið at mnn kann koma í ein samferðslupakka og so bara t loypa ein part av fólkinum um og siga o gott her ov forrestin vit fara geva partafelag og so segði bleiv sagt at tað almanna skal so gera ein tænastusáttmála við strandfersuskip andsins og gjalda tað tað kostar ja ókey men so bleivr tað jú dýrari fyri borgararnar við savera soeis at strandfaratusip landsins fara at kostar nógv meir tí strandfertuskipð lansins hevur sum eg nevnd í røðuni eitt kempikempiundirskot hvørt einasta ár jóhannes joensentakkfyra har formaður ja fyri athalda meg til málið so dlagar tað segi um tað at mann vil endurnýggja tnferaflotan og tá havi eg víst á fleiri ferðir at mann eigur at kunna geva strandferðslumøguleikar at støðla pengar vist man heldur at privatiseringar í loysnin tá ið mann hevur eitt rakstrarundiskog up so er tað undarligt tí at tað fer aldrin at loysa seg tey sum bara at flyta útreiðslur út um fíggjarlógina

mammá kunna loysa avbjóðingina her og tað ger mann við at lova strandfersluni at støðla pengar so teir fáa gjørt íløgur í nýggj skip og byggja tey skipini í føroyumtakk fyribjørs
fyri ja sum eg nevndi so so er tað heilt sikkurt ein fyrimunur í partafelagslagnum
forminum tað er tann smiddugleikin sum eitt felag fær og tað er tað er púra sikkurt at tað er so tí skilirmann kanska væl í trandferslani sjálv ynskir tað men sum jóhanes joensen vísir á so altso hesi skipini skuldu jú fíggjast og so nevnir hann at tey kunnu støðlast har haldi avbjóðingin er at strandfartuskipini sjandferassipin lansis hevur ongar pengar at støðla tí tað hava so stórt undirskot hvørt ár ha og so er svarið nettupp sum tingmaðurin nokk meinti við at at at mann má so máu vit játta teir pengarnar og tað e fyrisovit eitt sindur tað sama landsstýrismaðurin vísti á og so hvar eru vit so so eru vit akkurát sama stað so everita akkurát sama stað og og og tí er tað altso eg eftirlýsi bara at visti mann veruliga meinar at tað er ein loysn við enum partafelag so má mann vera ærligur og siga hvat tað inniberi við einm partafelag tí tað loysir hvussur ikki kostnaðin og tað lýsir
heldur ikki tað var heldur ikki farri útreiðslað fíggjarlóg
ennioldja takk útoyggja fólk tað velja sum man hyggur eftir so velja tey ávís fólk og tað er tað er ávísa grundir til tay velja tey víð hesum partafelagnum so verður tey veljararnir úti á oygginm settir út totalt úti á spælinum tey hava onga sum helst ávirkan og tey sum tey hava valt hava onga ávirkan ein av grundini til at hasin trupulleikin sum strandfersarin hevur nú í oljuprísinum var tann at játtanin var for lítil ta sum var strandferslan fekk ikki heggja prísirnir tí tær hevði ikki nokk a pengum sat við hesin ir í trý ár og teir hevði sama prís øll trý árini úti gjøgnum ári eg segði við tær fleiri ferðir nú nú er einki við aat eykajáttanin áv nøkum slagi og tað eina ferðinar hevði tað ikki nokk og so sigi eg við tær tað er í ordan eg taki ábyrgdina av at tykur heggja teg og so fái eg heldur fóta visti og tað gjørdi tað mann hevði sama prís alt árið ígjøgnum og tað sama sum serveður nú nú hava okur ta støðu at strandferslan
t
bjørt samelsentakk fyri ja strandferðslan manglar stórsa altíð nokk nokk av játtan og og tí hevur strandferðslan stórar avbjóðingar øgiliga ofta faktiskt alla tíðina og tað mán vera øgiliga øgiliga avbjóðandi at stýra tí stovninum tað er bara tað ati tað haldi at hennik old er púra samdur við mær í at tað at siga at eitt partafelag fer at loysa teir trupulleikarnar hvussu hairmaavskapartafelag loysa tað visti politiska skipanin ikki verður villur til at hjátta fleiri pengar tí eg havi nevnt tølini her hvat er fyri pengar strandferðslan hevur at rudda við árliga strandferðslan hevur altso munandi munandi munandi færri enn
óttøkur enn útreiðslur og tað fer at verða so
og tað fer at vera enn hægri útreiðslur tá ið mann skal byggja skip afturat og tað krevur at politiska skipanin velja játta tað sum hon skal og so sigar at mann skal leggja tað burtur frá politisku skipanini skal samferðslukervi í føroyum vera burtur frá politisku skipanini altso er ikki er hjá okkara ein okkara fremstu uppgávana at tryggja at gerandisdagrin hjá øllum borgarum í hesum landinum er góður og tey hava gott gott sambandsyristenbergtakk fyri harra formaður ja púra samdur bjørt samensen eisini atta har við at at hetta er ein eisini ein kjarnuuppgáva í løgtinginum tí tað er við til at tryggja eisini vælferð úti í økinum ein partur er eisini havnirnar altso atløguviðurskiftini eru so vánalig tey verða so ikki loyst í einum almenn partafelag so egveit kkihvussu mann sær fyri seg mann fær t loyst tað men strandferðslan fer ikki meira pengar fyri tímum broytir navn altso um og fer í ein annan form knhnn gottfra tað va lættar at arbeiðatit kundu arbeiða yvir ár men altso tú fær ikki meira í pengar av tí sama og visti mann roknar við at tað verður bíligari so má tað vera tíman í skert á
kvurt annað at tú kann ikki bláva bíliga
tn so má tað vera færri úannaðja takk fyri ja ja tað er tað sum eg havi roynt at sett ljósa í hesum umfarinum tað er ati at argumentini halda ikki í mun til ati argumentini halda í mun til kanska at gera tað meira smilligt hjá sjálvar strandferðsluni men tey halda ikki í mun til fíggingina av einum nýggjum flota og tað siristenberg vísir á atað er eisini neyðugt at játta nógv meira til havnarløðini fyri ateisini ikki ikki minst í mun til tær nýggju feryurnar sum vónandi fara at verða bygdarum nøkur ár so er tað jú eisini ein stórur fíggjarligur partur men eitt eitt felag sum árliga hevur hundrað og tjúgu milliónir um undiskot tað felagið kann ikki sjálv fíggja stór lán til at endurnýggja flotan uttan so at tað fær eitt størri innskot frá landinum enn í dag og tí muga vit politisk semjast um at sesa pengarnar av og tað nyttar ikki at lata sum um at ikki verðar partur av ílegukarmirin tað verðr kanska flutt yvir eina aðra kontu

ein íløgupartur fyri landið óansam tað verður partafelgihetta var ein ein ein seriøsu beinreikin røða hjá bjørt samoelsen har hon vísir á at vit viðgera hetta uppskot um at fáa endurnýggja strandferðsluflotan til tær oyggjar og tey fólk sum nú eru skild sundur av av sjógvi altso at ferðast umn sund í fjør á sjónum og fólkaflokkurin blakar sum altíð bara ait nýtt ting inn at strandfelan skal vera almenn partafelag og tað loysir ikki trupulleikan tí r ein heilt annar ta er itað r ein heilt heilt ein heilt annar spurningur so tað er bara at flyta fokus sparka bóltin út til horna og eg má bara at siga eg vetsku um bjørt samelsen er samd men altso fólkaflokkurin í ferð við okyra landið á hesum fíggjarliga tað er taðn mest elendi fíggjarpolitikkurin sum her verið rikin í mong harrans ár ætla tar bara at gera føroya lila partafelag athalda so a vit fáa yvirskot á tann mátanmelsenja takk fyri altso tað er ikki nakað endamáliðvi sjólnum sær hjá mær at
takaso við fólkaflokkinum um hetta málið eg ynskti bara at fáa eitt seriøst kjak um hetta
við partafelagsforminum sum eg haldi at ter argumentirnir sum hav verað higartil halda ikki í mun til at strandferðslan hevur sterk kann samanberast vð undirsjóvartunlarnar sum hava so stórar inntøkur í mun til at tæeir faktiskt gott kunnu bera eit lán yvir til dømis tretivu ár men høgni hoydal eg gangi út frá han er púra samdur við mær í tí at tá ið mann við at felags sum strandferki hí blansiss at gera vist mann veruliga vil økja túratalið og lækkað prísirnar í øllum førum ikki geða teir dýrari enn í dag og byggja nýggj skip jamen so er eingin annar veður uttanum enn politiskaskipanin játta fleiri pengar og eg haldi fleiri ferði tá mann hevur nevnt at partafelags
teimum støddarjóða sum um tað er ein hókuspókurin
hvussu sum flytur tingini út sum ein særdegi og so eru alt gott og tað eru tað ikki tí teir pengar skulu betala so hevur skattgjaldararnir í føroyum sum kemur at betala eisini teir pengarnir ja so er tað erhard joensen ger su væltakk fyri ha formaður øhetta ar uppskotið um um tað er kanska farið inn á sporð í samband við at samdferðlupakkin kompartaravferðslupakkarur blivið almennir í dag men tað verur tosað nokk um strandferðsluna um hvussu hvussu skipong strandferðsluna hvussu verður hon ritin mest rationelt ø og tað stendur altíð upp til tey sum sita her tað er úti lukkandi av spurningur um játtan hvat fyri játtan eg mánn vilju til at geva strandferðsluni og hvørjar møguleikar ætlar man at strandferðslna kær arbeiða undir um hon arbeiðir sum á sjálvstendigtsum sum á ásum á sjálvstøður
almennu stovnur ella sum eitt partafelag ella mann ger av at játta pengarnar her inn
tini sum skulu til til eina endurnýggjan tað er fullkomiliga líkamikið fullstendiliga líkamikið tí tað verður bara eitt stað sum skal betala pengarnar og tað er her inni um okur gera ein tænastusáttmála ella okur gera nakað heilt annað fyri at fáa strandferðsluna endurnýggjaða og rikna tað er fullkomiliga undurorðnað tí teir pengarnir skulu betalast har enda her inni altíð tað kunnu ikkienda nakar aðrastaðni uttan so at mann avger at hækka prísirnar tað er eingin annan møguleiki tí er tann diskussiónin kanska eitt sindur irrelevant tí tað snýr seg bara um hvat hvat ið mann vilja til at fíggja her inni og hvussu ger mann tað í sambandi við við samferðslupakkan sum hevur verið verðið til viðgerðar
nokk so nógv í dag ja
tað verður ein partur av vegarkervinum nú norðoyartunnilin og vágatunnilim tað verður ein partur av vegakervinum tað verður bíligari at koyra ígjøgnum eysturoyartunlilum væl bíligari fer frá trý túsund krónum niðir á tvey túsund krónur um mánaðin og tað e nakað sum á politiskt hevur valt er tað nakar munur er tað nakar munur á at reka tunlanum norðrin fjall hvalbiartunnilin ella at reka vágatunlinum er tað nakar munur eingin tað rtð r nakar pumpustøðir á muni tað er tað tað er eintað er eingin annar munur og í sambandi við prísirnar tað eru ikki vága fólk sum sum fáa ágóðan av og um norðoyingar sum fáa ágóðan av at at tað verður ókeypist at koyra so tá betala einki forvegin tár betala tríggjar krónur og fjøruti aftur og fram tað eru tað eru onnur tað eru onnur sum sum ikki eru fastbúgvandi sum sum betala ta inntøkuna sum sum
sum norðoyar og vágatunnilin genererar og tað kann gott vera tað at mann skal at mann skal
sum suðuroyingur binda fyri beinanvegin og siga tað og veitst eg hvat okur skaffa hesti borgarakortini til til útoyggjafólk og gera tað gera tað sum ein part av samferðslupakkarnum nú og binda fyri soleiðis at mann at mann kanska ikki ger tað í heyst tá mann tá mann ætlaði o álitið er ikki farið inn evn so tað er møguligt at mnn skal hygja upp á tað eina fer afturat fyri at kanna um um borgarakortið skal implimenterast her og nú og og og at mann avsetir pengar til tað og visti mann skal seta pengar til tað so skal tað væl vera nøkulunda sama upphædd sum sum nettuinntøkan frá tunlinum genererar tað er væl møguligt at tað skal gerast her og nú tað kunnu okur taka upp tí álitið tað er ikki farið inn enn

men eg haldi bara at at sjálvur hugburðurin til at at tað at mann ger tað ókeypis at koyra tað virkar so undarligt tá ið tey í forvegin tey fastbúgvandi einki betalir at te eru onnur sum sum veruliga betala kostnaðin av hesum tunlunum tað v sig at tað eru onnur sum eisini fáa ágóðan av at tað ikki skal gjaldast serliga kanska vinnulívið og størri bilarnir m eg haldi er týdningarmikið at teiman útbyggir innfrakervi at mann ger tað so laðaligt sum yvirhøvur møguligt og so umsitingarliga laðaligt sum yvirhøvur møguligt tað er ikki meiningin við innfrakervinum at tað ikki skal brúkast tað skal brúkast

eina rímiliga tíð at tað eisini verður ókeypis at koyra ígjøgnum tunlarnir sum sum eysturoyartunnilim og sandoyartunnium tí tað er tað sum gevur mest búskaparligt haldføri tað er tað sum gevur størstan búskaparvøkstur tað er tað sum gevur størstu nýtsluna og so mánaðan finna pengarnar her inni okur fáa eina rúgvu av pengum inn í landskassan sum stavar frá ferðslu eina rúgvu av pengum okur brúka tað so heilt aðrastaðni

viðmerk hennigoldja siðura erhand joensen at tað e er altso tað er ikki stórur munur á at reka hasar tunlarnar men men eg veit ikki vus nógvum eg kan hava spurt um tað men at rekan undirsjóvartunnilin skalt tú hava avtalur um ymisk ting altso mann her e avtalur um skipasmiðju um um um um pumpuserstemur og mann er avtalur við elfirmi at herna koma jólamorgun ella nýggjársaftan klokkan tólv tað er tikin at kosta alla tíðina tað kosta tað eru ast í fastum gjaldi og umframt hava okur brúkt umleið tretivu milliónir virki e minist rætt í síðstu trý árini til endurnýtslu og reperatiónir og viðlíkahald og annað slíkt av ndirsjóvlnim tretivu tretivu milliónir og eg haldi ikki etað ver brúkt fyri at eg fór tingarnis ikki brúkt ein krónur av sumbiarninm til dømis so tað er ein vesintiligur munur á at reka undirsjóvartunlar og reka vanligar

fyri harar formaður neit tað er nemliga ikki ein vesantiligur munur á at reka ein undirsjóvartunnil og at reka n vanligan tunnil tað eru pumpuskipanirnar sum eru munurin ljóskrøvini og og tær teknisku krøvini tað eru akkurát tey somu í tunlinum

ja takk fyri eg vil gjarna heita á mín floksfelaga sum situr fíggjarnevndin sum formaður og sum er ein partur av samferslubólkinum um at tryggja tað at

og tað sum skal brúkast har í samband við borgarakort ella at gera prísurnunnar fornuftigur verður ein partur av hesi amferslupakkaloysnin tí um tað ikki verður gjørt og tað verður lovað til eina ferð í heyst at mann skal gera tað so kann eg forsikkra erhard joensen um at tað verður ongantíð gjørt tí vil eg inniliga heita á erhard og og fyri at trygja umm eisini at han fer undir hvripppankanar á tingininiður tí hann frikki undir hvørum annars at hetta verður gjørt takkfyrihara formaður erhard joensen r ja tað kann gott vera tað at mann skal taka og binda fyri nú áðrenn áðrenn tað fer til tað evsta valdið uppi á og siga tað at mann játtar teir pengarnar sum skulu til til ta borgarakortið sum mann ætlar at fremja fyri allar útoyggjar ikki bara suðuroynna mar fyri allar útoyggjar takk fyrihara formaður bjórs samelsen
stendur formannin fíggjarnevndin rætt so ger mann nú nøkur átøk sum
kosta landskassanum nakað av pengum og men mann hjálpir ikki teimum sum hava størst torvá tí visu skilda hann rætt altso taú skal verða ókeypis fyri tey sum í dag betala bara tjúgu krónu fyi at koyra gjøgnum tunlarnar viðlíkahaldið á tunlunum við øllum undirsjóvartunlunum tá ið tað verða fýra undrsjóvar tunlar hjá meg um leggja um eini tretivu liónir bara um árið altso bara ha fingið o fíggja tannpartin hevði kanska hv gjørt tað lættari at farið undir á endurnýggja strandfaraskipini so at tað spyrja formaðrin fíggjarnevndini hví hann heldur í lagi at gera tað ókeypis fyri tey har mann hevur sagt at tað skuldi kosta tí mann hevur gjørt nakrar stórar íløgur og so samstundis skuldu tey sum sigla við strandfaraskipinum betala eina rúgvu ikki minst t e familju í suðuroynni skal betala fimmhundrað krónur fyr ann túr til havnar sum bjarni hammer vísti á íð hann altso ert ikki o djúpt órættvíst at man ikki bi handlar allar borgarar líka í hesum landinumrard joensentakk fyri hara formaður
h jú tað er órætt víst at summi
skulu betala og summi einki skulu betala yvirhøvur beint nú betala vágafólk og norðoyingar einki tað betala tríggjar krónur í fjøruti fyri ein túr aftur verur fram tríggjar krónur í fjøruti tað er alt tað betalar ikki meir og vit má tekur tann partin at umsitingina av tí partinum so kostar tað meira í umsiting enn tso í umsiting til at umsita tey lokalu
um eg so má siga enn mann fer inn
tann sum betalir serliga fyri ja fyri tunlarar tað eru tey sum ikki eru lokal tað eru tey sum í dag betala tann veruliga kostnaðin av av vágatunnunum og norðoyatunnunum takk fyri tá skal eg heiða til hvat roykja tær tí tinganesi men altso hvat gongur fyri seg hvør stýrir í íslandinum skal eg sum fólkavaldur fólkavald tingfólk formaður í einum størstu flokkunum bara hoyra um eg sigi her villu uppskotini frá fíggjarnevndum í samfarnafólk av og neyðugt eftir eysturoyartunlinum eg fari bara at spyrja aðrar joensen verður tað bíligari hjá suðuroyingum við sínum loysnum tit tit tit pumpa út nú verður tað bíligari fyri vinnulívið í suðuroynni fyrr enn familju í suðuroynni at ferðast skal eingin betala er væl at
stronnni ella hava tit fult komuliga mist jørðforbindini eg kann bara lova
erhard joensen at við hesum politikkinu so havdi eg skoi í suðuroyartunnlilin so langt upp á mánaðin aafyri harra formaður at suðuroyartunnilin er skotin upp á mánaðin tað verður hann ikki við hesum uppskotinum ø suðuroyartunnilin

brúk fyri eini fígging og hann verður ikki fíggjaður við tunnilsjøldum úr norðoyatunlinum og øvágartunlinum hendan her altso hesin hugburðurin at seta fólk upp ímóti hvørjum øðrum okur hava avtala inni í samdferðslubólkinum at tað skal vera bíligari at sigla hjá staðbundum fólkum tavisia hjá hjá lokalum á útoyggj og tað verður tað eisini hvussu nógv er tað verur tað kann ikki siga her nú tí tað er ikki avgjørt men tað verður bíligari eisini hjá teimum og eg haldi at tað er øgiliga keðiligt at okur seta fólk upp ímóti hvørjum øðr
upp á hendan mátan tí tí tað er ikki rættvíst okur hava okur hava nakrar tunlar
langatunlar og pað landið eisini ulu skulu okur hava eittbundgjald á á brúnni skulu ykur hava norðífjall tað kostar líka nógv sum vágartunnilnkostar skulu okur hava bundgjald á at okur slga betala fyri at koyra norðunfjall takk yi hara formaðuryrso er tað bjarni hammergersætyrha formaður takkfyrhra formaður mann noyðist at taka orðið aftan á mann hoyrir tað sum fyrigangur her uppi altso núm tað verður víst at altso mann mann roynir at rættvíst gera hetta her við at siga at at og tykur skulu ikki seta økið upp móti hvørjum øðrum altso hvør í himmalska navnið seta ikki fólk upp ímóti hvørjum øðrum
tá mann situr í fíggjarnevndini nú og sigur at hesum
sparturin í føroyum skal vera ókeypis meðan hesin parturin her skal betala fullgjald hvørja ferð og so snakka um rætt vísi tað er ikki rættvíst men máti skal vera við órættvísi havi eg ikki hoyrt fyr í mínum høga altso er mínum lívi men mei m eit kin mann sigur við hesum her mú skal eg sakka tað tað er at mann sigur at mann skal her er ein ein møguleikis nú hevur mann avgjørt eingin trúði tat man er avgjørt innan fyr savnferðsluna at tað skal vera at at at tað skal vera ókeypts at koyra oggjødum vágatunlium norðratunlilum til lukku við tí til tey sum búgva har fínt nátt men hetta er tann einasti og tangi
ast tú møguleikin so hjá teimum sum sita í
í øllum førum í samgonguni millum annað eru tríggir suðuroyingar at tvinna tingini saman at tað verður ikki tikið undir við einum sovnum vanvegis uppskoti uttan tað eisini verður ókeypis at koma til mína oyggj ella nýtg stað sjálvandi ger mann tað nær fær mann joandal vísti á tað heldur nakar her at ask at okur snakka um tí heyst til fíggjarlógina kanska okkur gera okkurt har tað viðtøkur av og tað besta dømi er sjálvfeingislógin komi ikkin á hana sjálvandi okur bíða samtykkji hanna so kemur tað so kemur tað tað kemur ikki har er so nevnt skal tað vera ókeypis her so skal tað vera ókeypis har tá ber ikki til nakað annað og skal minnast til vissu tekur bara vissu gangandi við strandførsluni tað er sirka tað er sirka hvat eta helvtim nei tað sirka fimmogtjúgu prosent kostar tað etar inntøkurnar í mun til tey lítlu gjøldini sum koma inn av tunnilsgjøldunum bara fyri at vísa á taðannars segurmann sjiá undir vít te kan mannbara a siga kann man i gera tað altso eg meini k við kann man ikki gera tað ta tað eigur ikki tað eigur ikki at koma uptal at mann fer at siga nú takið í suðuroygni tí tað nemnasta dømi hvussu kann mann siga sum búsitandi í suðuroynni hesi okur skulu forseta minst til suðuroyggin hevur nógv nógv tær legstu inntøkurnar í føroyum nógv lekstur inntøkurnar í føroyum períbúgva nógv lest tykur stabil við at betala fimm hundrað krónur meðan at
hvat vera ókeypis er restina av føroyum hvussu kann mann tað apa ein spurning eru suðuroyingarnir í samgonguni
fluttur úr suðuroynni er tað futtur úr suðuroynni tað er spurningurin her aldrin nakrantíð gingið við til tað at vit ikki sæt í samgongu aldrin aldrin

og so snakkar mann um eisini siga jamen tað besta er sjálvandi fyri at er ókeypis at koyra sjálvandi e tað best o koyr ma meira tí tað er so gott fyri eisini vinnuna tað verður bíligari hjá vinnuni at koma frá frá vágunum frá norðoyggjum og frá frá eysturoynni inntil havnina sjálvandi hetta gera tað men men hvat er tað fyri suðuroynna nólsoynna sandoynna enn har kostar tar fimm túsund krónur farin av bingju kompinera við strandfersluni sjálvandi úti í privata

altso okur búgva í einum so lítlum landi hvussu kann mann halda hvussu kann mann ikki halda hesi tingini upp ímóti hvørjum øðrum hvussu kann mann ikki tað at ein pikka lítil partur av føroyum skal merg súgvast tet tað verur men samstundis so sigur mann at tey sum hava faktiskt nógv so bíligar og øgiliga øgiliga øgiliga góðar sømdir at koma til og frá vis tu ikkur siga miðstaðarøkinum við eina tunell tað er tað sum øll vilja hava øll vilja hava eina tunell so sigur mann tykur skula forseta við at fíggja

og tað er mín heitáheitan eg veit ikki mhon er innilig tað virkar opið mær ikki sum at tað virkar opun at sm tú ikki rýnur at tað er møguleiki nú hjá teimum sum sita í samgongu í øllum førum hetta skal tað máa ikki koma í løgtingi fyrr enn tit staðfest so skal tað vera ókeypis hjá øllum farleiðum at sigla eisini tað er tað einasta sum ber til tað einasta sum mann kann hyggja í andlitið á hvørn øðrum tí tað ber ikki til hetta er kjansurin hetta er kjansurin vissi tað er tí tað er politiskar kreftir í samgonguni sum hava tungið avgjaldið vekk á hasum tunlinum fínt til lukku við tí men so er hin kjansurin her so skal tað gud hjálpi meg eisini vera ókeypis fyri tann fádaggasta partin í føroyum takkfyra formaður ja nú er tað altso uppskot til samtyktar um nýggj strandfarskip til oyggjaloyv sum er til viðgerðar ú ikki tunnilsgjøld og og eitt eygalorðaskifti um um um um samdferðslu yvirhøvur eg haldi vit royna at halda okkum til hetta málið siristenberg eina viðmerking takk fyri harra formaður ja eg eri samdur við bjarni hammer at snakka um at seta ki upp ímóti hvørjum øðrum at snakka um rættvísi aftana man hevur verið út í alment og fráboðað at nøkur skula koyra ókeypis og tann seinasta heilsan okur fingu á jólum tað var at farmakostnaður skuldu upp síðani tá hava okur so einki hoyrt fyrr plagdi at vera soleiðis at mann snakkaði um hetta her ú tú fer ein ein stóran og tú erð stóran í ein lítlan men nú er tað t stóran i í ongan tú her fekk mann so slett einki men men hetta her tosað um at alt skal vera ókeypis tað tað er tað er øiliga deiligt vistu tað ber til men eg haldi okurskulda royna at halda okkum til heldur at tú ill betala altso vissi okundu ætlað útbyggja samfelagið so má tað má vera rímiligt pá einana máta mugu øll vera við til at betala bjarnihammer takk fyri harra formaður ne eg eri samdur við at sjálvandi altso vistu tá okur fáa ein suðuroyartunnil vónandi verður tað kanska ikki so leingi sum vilja sum vil eg gleðiliga betala eitt sindur fyri at koyra ígjøgnum hann tí hann kemur at kosta til føroyska samfelagnli sonógvar pengar sjálvandi vildi eg tað okur hyggja eftir stóra belt og og lítlabelt oyrasunds brúgvum øll betala ein ein rúgvu av pengum fyri at koyra ígjøgnum tað tonella ella eftir teimum eftir teimum farleiðunum tí tær eru so mikið dýrar og mann ynskir ikki at samfelag skal skramla saman fyri at fíggja nøkur vallyftir hjá nøkrum fáum politikarum í føroyum

mann behøvurst ikki so málrætta som málrætta at velja ein pikkulítlan part av føroyingum út kanska tíggju prosent og siga at tykur skula svíða fyri at at restin skal hava tað fantastiskt men okur eru glað fyri at øll hinir hava tað øgiliga gott í føroyum tað er bara tað sum man kallar fyri dundrandi dundrandi órættvísindhøgni hoydal eina viðmerkingja tá himen rópandi órættvíst hóast bjarni bjarni hammer helt eina rættiliga atfindingarsama røðu her so hevði hann enn eina vón um suðuryartunnilil men men men egfaiat spyrja bjarna hammer altso heldur hann veruliga við at fáa naka suðuroyartunnilin við hesum politikkinum sum her gongur fyri seg altso nú verður tað hann nú nevndir við tg hva fleiri dømir altso vit í dag viðgera vit útoyggjarnar ella tær sum enn eru tekdar at at at lýsa agrin er ein feria ella skip og so skalmann avtaka hettsi her og so og framvegis skal sandoyartunnilin opna næsta ár og vit vilja hava ein suðroyartunnil hvør skal fíggja tað hvør skal fíggja
og eg far at spyrjahan hvat heldur um framfarani í sambandsflokkini eru teir enn einaferð bara valdur runt í hesum her vinnleysa spælinum hjá fólkaflokkinu at fólkafloknumfæra alt og teir fáa ikki inn í eygað altso eg havi ki sæð nakað som omatøraktivt orsaka meg nhamáður eg haldi slett ikkitað vera atfinningarsam tað var ikki nær námindini til tað sum hann burdi sagt nær u námindin tað sum burdi sagt egvir
døgur eg meini tað men líkamikið mensjálvandi tað er nei eg trúgvi up á trúroryar tunlilin og tað vil eg gera til tað altso tað so leingi sum eg eri heri á hesa wad í hesi jørð tað r eingin ivi um tað og eg trúgvi eisini mann noyðist at gera nøkur ting eg trúgvi at tað kemur ein at partafelag verður lagt fyri tingi og um at fara at gera nakrar kanningar afturat nakarnakar veruligar realitetskanningar tað trúgvi uppá g eg trúgvi at tunnlilin fer at koma tí hann noyðist at koma tað er so nevnt í tí men sjálvandi so leingi sum mann mann mann ætlan at slepma tekur bara meira og meira pengar burturav av fíggjarlógini ætlan at slaga pengar sum skul a brúkas til at reka tað føroyska samfelagið so meira tað minkar og tað minkar men sjálvandi eg minni at betala fyri men eg trúgvi up a suðuoyartunnlilin enn tað geri eg tað tað má g noyðist man at gera takk fyri hara formaður
ja so er tað henrik holt harra formaður við haldi eg
hataðer tað er øgiliga spesielt at mann mann nú nú fíngi eg ta fráboðan í dag at mann leggur so stóran doyðin á at útlendingar ikki skuldu betala nakað gjald altso útlendingar hava tað tað keðiligtók ikki hava eitt yvirlit yvir hvussu nógv útlandingar betala serliga í vágatunlinum hví má í harrast navn skal kunna fram til at útlendingar skulu ikki betala a gjald í í í vágatunninum tað við leigubilum alt alt skal verða flutt nú og tað er tað er tað er bara so óskiljandi at mann mann kemur til ta niðurstøðu at útlendingar
tair ikki skulu betala nakað sum helst tað betala ikki hotellin emvig avgjald ella nakað og so sigur mann fínt koyra víðari restina restina oog restin sum skal fíggjast yvir fíggjarlógina nú hesar tretivu millióninar sum bara brúktar tvey ár í boðnum undirsjóvartunnilin tað skal takast inn frá nólsoyngum og hestfólki og øðrum eisini tey skulu eisini betala tyl tað so er ta bjarni hammer
ja takk fyri nei sjálvandi egeg dugi iki at síggja fólk sum koma til føroyar at hyggja eftir føroyum njótas í føroyum kanska eina ferð lívinum skula veruligani altso hava alt ókeypis tað tað er ikki alt ókeypis men nógv av tí ókeypis øllum førum tað er øgiliga ilt at skilja men man kann siga eisini at mann hevur ikki fara víðari eitt annað sporð men altso útlendingar eru ev høgt profileraðir her millum annað eiga tey helvtnandi oljufeløg føroyum sum skal nú geva føroyngum streym millum annað har heldur mann at sev skal feiðast eitt sindur ikki áv bananum men teir skuldu ikki at hava tann góða rættin sum teir hava bygd upp í yvir hundrað ár nú kunnu okur gott fáa útlendskir stóreigarar í oljunisin tíverri tíbetur kanska a fara at selja minnji olju jami so sleppa tæir at fáa at geva selja føroysku orku upp ein annan máta men tað eru øgiliga nógvir møguleikar at síggja til har sum mann burdi tikið nógvar
tonur inn millum annar ferðavinnuni ela ý frá øttum
sumst koma til føroyar tað koma vit tí endamáli at síggja landið og at brúka pengar her sjálvandi skal mann eisini taka tað men tað er so nakað annað hetta her er nakað sum mann ger hetta her nakað um ein ger ímóti føroyingum sum búgva og liva og betala sum skatt í føroyum takk fyri harra formaður jatakk tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í málinum ger so væl vit atkvøða nú í hesum málinum hevur ikki einki broytingaruppskot vit atkvøða nú
inleypslín
ja vit eru liðug at at kvat tað eru málið fallið til níggju atkvøður fyri ellivu ímóti so er hetta málið falli og avgreitt vit hava áðrenni nakar ferð avstað so vit eru ikki so nógv her vit skulu hava eina atkvøðugreiðslu afturat í samband við tað málið sum sskal til viðgerðar nú tí tað er komin ein umbøn um at víkja frá tíðarfreisti í tí málinum tað er tað er løgtinsmál nummar hundrað og áttaogtretivu uppskot til løgtslóg um at innrætta víkaðar partn av kjallaranum í hábygningini tað er soleiðis tað tað kom í gjár heitt verður á løgtingið um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs tingsipin frá øllum tíðarpeipsun av øllum viðgerðum í etirer í løgsmálnum
ogtretivu tað er undirskrivað av halga abrahamsha
høn steffan clarn poulsen edvu jacobsen jaspur langaard jóhan tahl og heðin zsachareasenso vit fara at atkvøða up tað núja vit eru liðug at atkvøða tað er nítjan atkvørt fyri ein ímóti so tað er samtykt at víkja frá tíðarfresti í í hesum málum nei nei tað er ikki tað tag vit skul avgreiðamála í dag og heldur ikki í morgin men tað er fyri at kunna víkja frá tíðarfreist annars tí tað er jú ætlanin at fara til hús um átta dagar
nen tað fer fær verður viðgjørt tað verður viðgjørt mánadagin og so nei nei eg nei eg eri eg hugsaði nú hugsaði um aðra viðgerð sovorya nei málið ker til viðgerðar nú tað er klárt og tað er tað a vit fara at viðgera nú vit supu biðja um framsøgufólk tað er fyrsta viðgerð av løgsmállum hundraðog áttaogtretivu uppskot til løgtslómum at innrætta víðkaa partin av kjallarani hábygninginu landssjúgrahúsi til parkering goymslu og reingerð umframt tlyslugoymslutorn og vegleiðing í hábygningin og ja vit hava fingið beini johannesen aksel vilhelmsu johannesen erhard joensen og sirit stenberg sum framsøgufólk og fyrstur er beinir johannesen ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er so løgtsmál numa hundrað og áttaogtretivu tað er tað er viðvíkjandi hovbygninginum og tað er at tað er kjallarin sum man um tað herbeint og tað er so sær at vit hava eitt annað mál tað er so løgsmál nummar áttaogfýrs sum liggur í fíggjarnevdini nú sum eisini umfevnirnær um tað sama altso bæði parkerið altso tað er man tosar um kjallaran og hóvbygningin mann tosar um parkering og pláss til reingerð goymslug og annað men tað sum er munurn á hesum uppskotum sum nú kemur tað er so tað at mann eisini hevur goymslutorini við herpbeint og sambært uppskotinum er klokkan eitt stykki tvey so kunnu útreiðslurnar sambært hesummestalagur verða sjeyogtrýss milliónir krónur og í mun til tað málið løgtismál mummar áttaogfýrs sum liggur í fíggjarnevndini ú so var tað áljóðirnir sekssogfjøruti komma tvær miliónir so hett her er tjúgu komma átta millónir afturat og so er tað ta hvat er hett her goymslutorini hetta ereitt horm sum gongur upp gjøgnum allan hádbygningin sum tað stendur í við goinum og tað er ætlanin sum ein nærgoymsla á deildinum í hábygninginum og tað er man siga at tað er neyðugt at dagføra taðgoymsluteimur sum er nú tí at fyri at halda sterilar vørur og ikstir reglarvørur frá hvørjum øðrum og hetta r merkir tað at tann verandi hillaskipan sum er út hábygningin nú verður tikin niður ág tvær nýggjar verða settar í og so kannmann spyrjahví tað og visuman hyggur at fylgiskjalin nummar fimm frá landsverk sum er í hesum her málinum so stendur soleiðis skrivaði siterið við forkvinnunar loyvi geæat beint eftir at upprunauppskotið varð gjørt kom fram at goymslutornið ið er við í verkætlanini frá fyri hábúgningin ikki hevur tað nytt verið í ætlað var heta heur havt stóra ávirkan á tað loysna ið varð ætlað fyri felags gongstina í víkaða partina av kjallaranum so tað er orsøkin til at hetta her nú kemur og orsøkin til at tað kemur sum eit nýtt uppskot sum eg skilji tað so er tað tí at tað er ikki var intentiotetur í hinum upskotunum og tískin málan koma nýggju upskotið og og tað sum eg líkasum hugsi um beint her tað er tað at mann sigur er at beint eftir at uppruna uppskolt varð gjørt so fann mann útav at hetta gongslustorvrið tovrðnaði ikki hevði tað nyttverður sum var
og so hugsi eg nær er upprunauppskotið frá sum tað stendu íviðmerkinum so er hetta goymsstorni nakað fer upp gjøgnum allan hándbygningin og og tað eru tað er so ein partur av tí sum hann samtykti tá aftur í tveytúsn og seytjan har mann fór at grava út fyri kjallaranat hava segði tað at goymstan skuldi veri har og hygg mær at teimum tekningum sum í hinum málanum løgsmál áttaogfýrs so síggja tær tekningarnar er fari í heyst og so er tað kanska eit sindur løgin at mann sær tað her beint at mann nú í aprílger vart við at gomstorni ikki er sum ætlað nú í vár og tíski lagi kanska áhogvert at vita nú sit s g son sjálvur ikki í fíggjarnevndini eg kanska í nevndini ella landsýrsmann kann svara up á tað at hví man ikki fyr enn nú plagar tað aftan áa hevr eitt koyrt eitt annað uppskot inn hvat ð er hvat t er sum hann ikki hevur kanska halt við til til ta tíð og eg haldi sjálvur tað er øgiliga gott við útbúggingunum við sjúkrahússertinum og tað r eisini neyðugt og tað er gleðiligt at hótbúgningurin skjót verður liðug liðugur meni tað má sjálvandi vera skil í og vit hava ofta hildið tað at nú er liðugt játtað og og vis mann tekur líkasum afturí aftur so haldi eg tað var meðan siurstenberg var landstýriskvinna nú fær hon eisini av orði so hon kann kanska eisini koma inn á tað tá alt het her við glasi var uppi at venda tað søguna kena við øll tá bleiv eisini spurt inn til hetta her við altso er tað nakað sueftir nú og tá segði mann tað var altso er tað nakaðsum ikki bleiv játtaðu tá segði mann tað var tað ikki men síðani so var tað segðir man aatverkrætnan hækkaði við fjøruti miliónum síð hundra og hálvfjerðs og so eisini tá núern landsýrsmaður tók við so var tað skjótt til at tað kom ein hæuppá hundrað og tveyoghálvtrýss miliónir meini eg tað var og so nú høvdu vit seksogfjøruti milliónir sum nú bleiv til sjeyogtrýss og so
spurningurin er er hetta er tað ella er er nú alt komið við og tískil haldi er skilagott nú tá ið ella tey dámar best nú hetta ferð í fíggjarnumm at vit kanska steðga stingaor fingur úr jørðina als spyrja also hvat vendir uppi niður í hesum her var hetta her nú tað ella hvussu altso hvat vendir upp niður í hesum málinum er tí at sjálvandi vit ynskja øll tað hoppingurin skal vera liðugur tað er sjóvta øll men hvussu hongur alt saman sum nú her og tað er sjálvandi øgiliga óheppið vist tað er so sær at tað koma fleiri fleiri ting fram ætnaði ta her og mann hoyrir eisini ymiskt um at at tað arbeiði um hevur gjørt har úti at mann má líkasum fara oftani aftur umaftur tí tað er verið so øgiliga nógv sum er broytt og sum ikki hevur verið akkurát sum sum mann hevur ætlað at samans má mann fara aftur umaftur og gjár arbeiði umaftur og so framvegis tað eru øiliga troyttandi eisini fyri teira arbeiðstakararnar og tað sjálvandi kostar eisini nógvar pengar so tað er eisini líkasum ein spurningur um um nú um tað er nú liðugt og tað er rælig ringt at fáa líkasum yvirbliki yvir hvathvar verkætlanin liggur beint nú altso hvat kostaðurin tilsamans til dømis stendur hetta tey má koma funnið fram hogsara tað stendir so ikki viðmerking tila uppskotið og og hvar alt málið liggur so eg haldi at eg sjálvur at nú fari eftir málið víð fíggjarnevndina at mann má líkasum royna at stinga fingurin í jørðina at spyrja líka sum er hetta er tað ella kemur okkurt afturat og kanska eisini steðga á og vit líkasum vita hvar liggur hetta málið sjálvandi vit ynskja at hótbúgvingin skal blíva liðugur men tað má vera skilur tað má tað vera so at eg vóni at fíggjarnevndin tekur hetta her málið í álvara og eisini gera tú eina góða viðgerð í fíggjarnevndini takk fyri tað eru tvær viðmerkingar tann fyrra frá steffan klein poulsen ger sovælja frú forkvinna tað tykist sum sum røðarin eisini er inni á at hett hetta prosjektið ikki er fyrireikað nóg væl onkursvegna at mann ikki gjørt upp frá byrjan av hvat hvat mann vil hava tað virkasum mann her funnið útav tí henda veiðin at varka vit vilja faktisk av hetta og hatta er betri og og so framvegis og tað er tað er øgiliga bekymrandi tí at tí at eitt sovorður byggjarí er øgiliga komplekst og tí máta fyrireikast væl og tað má vera avklárað millum partarnir hvat vit vilja hava og hvat vit fara eftir tí nógv av tí tykist atvera nokk so tekniskt eisini sum í prií hesum prosjektinum ø og mann spyr seg sjálvan hví hví hví mann arbeiðiupá hendan mátan er tað tí mas skunda sær ella ella eg veit gjørliga hvat hetta botnar í vit vilja øll landssjúkralandssjúkrahúsinum væl men hendan tilgongdin sum vit hava vitum til og sum it hava satykt altso í fleiri bitum er øgiliga bekymrandi beini johannesen ger suvætakk fyri frú forkvina tað er akkurátt har við fyrireikingini altso sum eg nevndi í jani so er tað verið eg alla tíðin tað at mann kanska heur hildið tað at nú var nokk játtað ella nú varverklagslóginin nú skuldi ikki hækka meira men tað blívur við at koma okkurt sum stingu seg upp alla tíðina og og tað er rættiliga nógv sum típ á tað at arbeiðir ikki verður nóg væl fyrireikað forbyrjandi av av tí at mann allatíðir rennirs í ymsar trupulleikar og sum steffan klein poulsen sigur sjálvandi vit ynskja vtvit ynskja gjarna hetta herr verðið ei góð verkætlan tá hon endiliga verður liðug v vit vilja gjarna blívu liðug men tað má vera skil í tann má tað vera takk fyri frrú forkvinnarisen gersætakk fyri tað skal bara vera ein áheitan til fíggjarnevndina um at taka hetta málið upp og viðgerðartað ordiligt tí eg haldi tað at vit kunnu øll vera samd um at vissi hetta var ein verkætlan sum mann sjálvur stóð skuldi goldið so hevði mann slett yvirhøvur ikki góðtikin eftar her og vit tosaðu um samanbyggingina ohon var ikki við nú snakkar mann um á skakt og mann snakkar um parkeringskjallaran um mann sigur ókey man kann ikki taka bygningin brúk fyr en ata her eg komi við eg haldi vit bara komin út í aprílmánað og og mann hevur lagt eina fíggjarætlan fyri árið og sovíðari tí skal mann áheittan vera at fíggjarnevndin fer simpult enn at tekur hattað upp og hvussu er støðan við verandi bygging nær ver hon liðug ver hon liðugt til tað sum mann hevur tosað um hvat er tað endaliga kostnaðurin og so víðari so eg haldi hetta her eru r nógv ting sum fíggjarnevndin eigur at taka og viðgera tí hetta her er absolutt ikki í lagitakk fyrijhannesen
takk fyri frú forkvina ja tað er púra rætt sum jensigariasen sigur at hetta er nakað íjarnevnd man taka upp altso verður hetta her nú tað og tað hevur mann kanska hildið oftani ogsumm eini mann kan iga meini løkslimur so øgiliga ringt oriliga torført hjá okkum at halda hava yvirplekt yvir alla hesa verkætlanina øgiliga torført at vita akkurát hvatvendir upp niðr í hes málini her tískili hevi eisini verið kanska skilagóðt mann sigi ókey vit steðga á vit hyggja eftir hvat er her hvat er neyðugt at fáa liðugt fyrst kann mank siga og royna at fáa tey tingini avgvøtt sum skulu fyri at hópingurin skal blíva liðugur men tað má vera skil í tað er hvørfalt fyrst fremst tað sum vit mugu royna takk fyri frú forkvina tann næsti røða er aksel johannesen gersovæl ja takk fyri frú forkvina øtil viggerðar er eini fyrstu viðgerð av einum uppskoti um um at gera nakar broyting
ar ella tað er faktiskt mítt uppskot um at hjálpa
átta sjeyogtrýss milliónir krónur meira til byggingina av hábygningini úti á lanssjúkrahúsinum og vit sum sita á fíggjarnevndini kanska kenda málið eitt sindur tí at eitt líknandi mál liggur í fíggjarnevndini og hoyringar hava verið í málinum og som far at lýsa aftur søguna so var tað soleiðis at tá ið tá var at landsstýriskvinnan kom niðan løgtingið í tvey túsun og sekstan við verkætlanini um hábygningin so hevði tann hábygningurin ongan kjallara og tað var ikki ætlað at hava nakran kjallara men fíggjarnevndin undir viðgerðini í fíggjarnevndini kom til ta niðurstøðuna nokk frá hoyringunum at tað kanska var skilagott ati at seta pengar av til at grava út og stoypað uttanst veggina upp av kjallara soleiðis at mann kanska eina ferð framtíðini um áhuga var fyri tí og tað var brúk fyri
tí hevði eg møguleika at innrætta einum kjallaranum so fíggjararnir
endr tá setti átjan milliónir av til at gera ein kjallara ikki innrætta h og sigur at var tað ynski í framtíðini at innrætta kjallaran so kundi mann koma aftur til løgtingið o biðið um pengar til tað og tað er so tað sum landsstýrismaðurin kom fyrr í ár aftur løgtingið og segði at hann ynskti at innrætta hendan kjallaran til parkeringspláss og partvíst til vørugoymslu og tað kostar seksogfjøruti miliónum krónur og tað hevur javnaðarflokkun verið posittivur um tá fyrstu viðgerð og og eru eitt positiv um tað tí nógv bendir á at bæði fyri vørugoymslura ella skilagott at at hava hana í niðasta hædd á á hábygninginum og ikki minst fyri parkeringsviðurskiftini tí at tað er í dag rættiliga trupult hjá sjúklingum og avvarandi og kanska eisini hjá starvsfólkum sleppa av í bilarnar út tí at tað er tað er far fá parkeringspláss úti á landsjúkrhúsinum ter hava starvast hóast halt átta hundrað fólk ov nógv fólk sum bæði eru innløgd og sum hava
er ikki stakliga at gonga um siga at vónandi
men men men eru út til landsstýrismun javnan og skulu vitja og ella til kanningar og annað so tað er skilagottur sjálvum sær men tað sum síðani er hent tað er at at landsstýrismunin hevur verið í fíggjarnevndini og er upplýst tá at tað er í hálvbygdum er eitt torn sum gongur upp gjøgnum allar hæddirnar og niðast er sum vørugoymslan beint uttan fyri tað tornið og so skal mann transportera vørurnar altso tað goymsluna altso tað kann vera heilivágur tað kann vera sproytur og tað kann vera handskar og tað kann vera knæ og mjadnar og so trýar stendur í harbein upp í gjøgnum eina torni hevur gjøgnum einum lyfti so fer tað inn á deild eitt tvey trý á ymisku hæddirnar har tað skal brúkast í staðin fyri í dag liggur tað oman fyri vegin haldi eg og so skal alt transporteraðast oman og tað er eitt sindur trupult
og mann her valt at skipa tað soleiðis sum eg skilji á
eg skilti av hoyringunum at tað bar bæl til at gera tað á tann mátan eisini vistraiseraðar vørum og landsverk uttan eg al vóna ikki a endurkivar landsverk skeivt men men eg haldi at tað bleiv sagt at landsverk hevu sjálvandi ikki skil fyri o steraliseraðav vørum og tí at teir brúktu eina ráðgevarafyritøku í hesum sambandinum sum hevur ráðgevið landsverk at soleiðis skulu gera tað men nú tá pyggingin er komin rættiliga langt so vísir tað seg at at tað ber ikki til mann kann ikki hava vanligar vørur og sidraliseraðir vørur í somu lyfti um var tað ella elevatori tað má verða avskilt og tað kostar einogtjúgu milliónir at gera tað so mann hevur eina aðra lyfti eisini sum bara sitaliseraðir vørur en sjálvum sær er javnaflokkin posar um at vit mugu gera hóbøgnslidnan um an koma a virka og fáa tyngjatrygjandi nýtslu og er tað sannlíkt at vitfara a atkvuðan fyri men tað má fórá hundan a vera soleiðis at hjá tí almenna ikki bara ísini byggjaríunum tá landsverkð er ein sáttmála við einum privata ráðdevarafyritøku sum tekur nógvar pengar fyri raðgeva landsverk vesiratskiftin er skeiv so aftta privatu ráðgevari betala eitt endurgjald fyri tað so kanst ikki fáa nógvar pengar fyri raðgeva skeivt sum skataka so skal betala so eg vóni at sáttmálan hjá lanái landsverk soleiðis krúvaði saman at her man eina ráðdevarafyritøku sum gera eitt eitt vánaligt arbeiði summar raðgevarafyritøkan betala vísing fyri tað tað tað er hvussu fer nakað sum eg fari at spyrja til inni inni í í fíggjarnevndini tá i heta málið kemur ti viðgerðar har tí hetta er ikki fyrstu ferð ttað var eisini í glastuvn og aðrastaðnis at mann sigur at jamen ráðgevingin hevi fingið hon helt teg ikki jamen summ av tann sum hevur ráðgevi altso betala fyri

at at mann aflur mann øll vita at útgavðspunkti er soleiðis er tað sjálvandi eisini í privatu vinnuni men tá er tað eisini týdning at landsverk gera gott og arbeitt at gera sáttmálar so tað tryggja seg soleiðis at eru skeiv ráðgeving so er ta ikki landsverk og skattapáa sum hongur up á tað men tann sum ráðgevi men sum sagt øh hábygninur mát ikki og tí er javnaðarflokkurin so útvastu um positivuur sjálvt um vit sjálvt um vit halda tað er keðiligt at at tað koma nógvar ómæntar útreiðslur enn einaferð av einari bygging sum landsverk stendur í fyri og í síðsta enda sum vit øll skattaborgararm rindarferð takk fyri frú forkvina sagariasen ger suvæja takk fyri noska leingin vir í tí at sjálvandi haldi eg tað at tað er neyðugt at hava eitt eitt eitt gott sjúkrahúsverk og at umstøðurnar eru í lagi og sovíðari men tað tað sum mann saknar í øllum hesum her at mann finnur í tav í byggjarínum at nei mann heldur mann kal gera ein kjallara og so fær mann í játtar átjan milliónir altso hvar tær funktiónirnar sum nú skulu vera í kjallaranum við hesir skaktini og øllum tí hvar var tað áðrenn hvør hevur teknað tað áðrenn hvar skuldi tað so vera og sovíðari altso heru nøkur ting sum í mínum høvdi slepkj hanga saman tí alt annað líka vissi hetta er tað sún skal brúka so skuldu tað verið við ugt í upprunaprosjektinum beinanvegin og tí er spurningurin øgiliga onkul nú snakka vit um nakrar hálvfjerðs ella nakrar vtrýss milliónir men altso tær vóru uupprunaliga sletiki við hvar vóru tær funktiónirnar tá hvør hevur teknað tað og hvussu skulu tær fungera og so johannesen ger sovælja nú var eg ikki fíggjarnevndini tá aftur í tvey túsunm sekstan ella seytjan tá fígjarnenvan viðgjørta heftar her men tað síðstu einogtjúgur liónar tað er komnar upp á altso beint nú seinastu vikurna orsakað av hesir skagni har la ladsferkt e sigur at tey nústan nú hava fingið at vitað at ta iki ber til at hava serialseraða útgerð saman skagt sum mella sagt í samum lyfti sum mann hevur aðra útgerð meni hví fíggjarnevndin valdi koyra ein eini eini ein kjallarin tað veit eg ikki eg giti nakað við hoyringarnar sum hann verað her ta men tað var bara at stoypa hannog einki meir so mann hevði møgulia at brúka hana seinni men hvar er goymslurúmið upprunaliga var áðrenn mann segði fr kláðan kjallarar eisini tað veit eg faktiskt ikki í kki evt greiði yur og eitt annað sov itt líka nú havi tjúgu skundi eftir sum eg gloymdi at taka upp har peint eisini

jóanes joensen gersvætakfyrihar formaður ja nei frú forkvinna tað sum eg undra meg við við bygging í føroyum tá almana viðgerð ta tað er hetta her við at oftan er so blíður tað for dýrt ella ódýrt í mun til kommun ætlaði tað sum eg hugsi eg ofta tá mannhevur byggjaríur eftirmetir mann ikki byggjaríini og hyggur eftir hvat er tað sum gongur galið tað má man ætlanin at vera við ráðgeving og eftirliti sum sum ikki su tað skal var takk

takk fyri eg fari at minna á tingfólk um at seta sínar telefonir á ljóðleyst tá tey eru í tingsalinum takk fyri aksel johannesen ger so væl
at tað tað eigur mann sjálvandi at gera altíð at
etir athyggja hhví hví tað ikki gott nokk og eg trúgvi øgiliga ofta at er tað altso tað byrjanii tá sáttmánlan mann ger upprunaliga og tær metingarnar mann ger at tær realistiskar fíggjarligu metingarnar tá arbeiði byrjar men akkurát ætlaðu tær nú eru landsstýrismaðurin eg kanska hann svararur upp á tað ella ella um ekkipiá tings røðarapálli og sa inni í so inni í í nevndini tí eg havi ikki skilið presiteraserað vørum men eg hugsi bara at tá mann sigur tað at steraiseraðar vørur skulu fytast millum hæddir av landsjúkrahúsinum so kunnutar ikki gerast utan í lyftir fyri seg sjálvan men hesar vørurnar verða eisini fluttar út úr landsjúkrahúsinum haldi eg altso ti hini bæði sjúkrahúsinum oframvegis hvussu ger mann tað er tað tí at tær er so væl pakkaðar inn men mann ætlar at pakka tæir upp niðri í goymslurúminum áðrenn man flytar upp á landsjúkrahúsinum og hví ger mann tað kann annikki bara flyta tær upp so pakkar tað út har uppu øhvist tað kostar so nógv at skula hava ei eyka lyfti til at fyta tær við tak fyri
tann næstaa røðavur er harn
duritu joensen ger so væl takk fyri frá fólkum hetta er eitt sovorðið smertens barn sum nú er afturvendandi sum onkur hevur nevnt so hava okur longu eitt uppskot liggjandi í nevndini tað er um júst tað sama nú er tað so broytt nakað tað bleiv broytt í sambandi við okur fingu tað vita til hoyringar í nevndini at tað varð gjørdur ein konstruktiónsfeilur í og við at mann ikki kundi hava reina vørið og sterilavørið í sama rúmi og av tí sama so mátti tað gerast ein broyting í goymsluhølunum niðri í kjallaranum hvar ið mann fyri tað fyrsta víðkaði um goymsluna og so deildi hann upp í tvey hvar ið sterilvøra var fyri sjey og og reinvøra var fyri sjey opinbart so hevur tað verið eini eini misskiljing ella ein feilur sum er uppstáin upp á grund av skeivari ráðgeving landsverk bleiv hvussu ikki varugt við tað fyrr enn fyrr enn í fjúrtan døgum síðan við seg ikki takið heilt feil

og tað er sjálvandi sera sera óheppið at so er og tað er einki at kunna gera við tað her og nú tá tað er ein feilur sum er hendur eg kann geva út frá at tann sum hevur gjørt feilin at tann fer eitt eitt mótgrav frá landsverki um skeiva ráðgeving og hvussu tað spælir av tað
tað kanst tú bara tíðin vísa men so víst sum okur hava fingið at vita í nevndini so er hetta her neyðugt fyri at fáa tikið hálbingin í nýtslu
hesin her kjallarum goymslan og tað fara okur í nevndini at eg haldi at eg haldi at generelt er nevndin positivt sinnað yvirfyri uppskotinum sjálvt um mann er óalmindiliga irriteraðurin á at at hendan her endurtøkan av av príshakingum og eykajáttanum ikki sær út til at taka nakran enda og okur vita tað at athetta her er ikki tann síðsti partin sum skal gerast tí tá ið tá ið hetta her er ferdigt so verður tað næsta prosjektið væl at fáa gjørt parkeringsplássini har sum lonurnar ella lonrna er í dag og tað talið sum mann hevur hoyrt kanska verður aktuelt til tað tað er eini fimmogtjúgu til tretivu milliónir har á leið su man
eg veit koma afturat fyri at fáa loyst parkeringsviðurskiftini so ella so úti á
sum nevndaskjal hvar tað liggur ein kostnaðar meting av hvat ið atta her kemur at kosta hvat ið teir ymisku postarnir eru okur hava fingið frágreiðing um hvussu tað skal gerast og tekningar liggja við so okur kenna tað rættiliga gott í nevndini men eg haldi at tað er skilagott allíkavæl at hava ein ein nevndarfund hvar ið mann kallar landsverk inn aftur aftur fyri at fáa greiðu á kanska teimum síðstu síðstu spurningunum

eg minnist ikki hvat ið landsjúkrahúsið bleiv prosjekterað til av fyrstu tíð men mann kann siga tað at tá ið prosjektið bleiv fór av úr barkastokki tá hevur mann vitað her inni at hetta her fór at blíva nógv dýrari tá hevði mann ongan kjallara mann hevði onga samanbygging og samstundis sum hetta var eitt øgiliga kompliserað byggjarí so eg veit ikki hvussu nógv í tað er hekkað men tey sum tá um tað var tvey túsuno fimtan ella sekstan tá ið tað var varð hendan lógin fór ígjøgnum tey áttu at havt vitað tað at hetta fór at blíva nógv nógv dýrari enn tað sum mann avsetti tá tað hevur so eisini víst seg at tað blívu nakrar hundrað milliónir krónur dýrari enn tað upprunaprosjektið sum sum tingið játtaði og tað er kanska akkurát veikleikin við við sovorðnum dýrum byggjaríum at fyri at fáa tað ígjøgnum yvirhøvur so er mann noyddur at starta við eini einum ófullfíggjaðum prosjekti og so veit mann at tað sum kemur afturat tað fer ígjøgnum so ella so at mann ikki kann standa ímóti tá ið byggjaríið er komið í helvt og siga tað at ú at nú støðgukur tað ber so ikki til og tí fara sovorðnir arbeiðir altíð av sporinum sum er so dýrsmetar er

tað hevur so víst seg at nøkur byggjaríur mann kann taka tað síðsta stóra byggjaríið sum okur hava havt tað er agarstunlar hvar ið mann hevur lagt tað í eitt partafelag og tað er prosjektera og kanna og fíggja út frá tí leisninum har hevur mann klárað hildið prísirnar upp á oyra

men óantrað so er tað hesin mátin at játta pengar upp á hvar ið mann hvar ið mannskal brúka eina milliard so er tað gott at starta við eini hálvari tí so hevur tað mann møguleika fyri at fáa tað ígjøgnum tað politiska systemið og so kemur restin aftaná soleiðis er tað bara eg minnist tá ið tá i ið eg var sjálvur við tá ið suðuroyarsjúkrahúsið bleiv bygt tað bleiv bygt fyrstu í hálvfemsunum eg haldi at listatiónin har var trýoghálvfems teir prísirnir teir hildu sjálvt um tað var eitt nýmótans sjúkrahúsbyggjarí tað var gott nokk ikki so stórt sum hodbygningurin men tað var eitt nýmótanst byggjarí o eitt stórt byggjarí eftir tátíðarforholdum har helt prísurin so eitt ella annað bleiv gjørt rætt tá sum ikki er gjørt rætt í dag har var í hvussur samanbyngingin við tað minniskju so okur fara at taka tær í ell hetta kemur í fíggjarnevndina og okur verða noyddur at taka ein fund við við avvarandi myndugleikan um etar og tað mát so vera so skjótt sum møguligt hvar okur fara at spyrja inn til tey síðstu tingini fyri at vera vís í at tað sum okur taka stúr úr til her at tað er tað sum er galdandi fyri hendan partin av byggjarínum takk fyri beini johannesen ger sovæl takk fyri harrar formaður ja uppskotiðher leggur upp til at sjóvnar mannið fyri at fáa hetta her goymslutorvnið gjørt umaftur so má mann taka verandi vekk og seta tvey har tað oynast er rilt o hitt er ikki og tað kostar so knappar einogtjúg miliónir og nú varð edrar edhard joensen et sindur inni á hesum her við ráðgevingini og eftir teimum skjølunu sum er í herpeint so sigur mann at beint efir at upprunauppskotið vevur gjørt so finn man tav at hetta gongsti terim iki hevur tað nytt fyri sum tað skal hava tá mann kann undrað eitt sindur á ráðgevingina vist er so sær at tað upprunauppskotið varð gjørt tí at hetta gostórin fer alla vegina upp gjøgnum tíbygningin er ikki i bara fyri kjallaran at mann ikki hevur verið funnið av tí fyrr enn nú mann sendir í apríl í tvey túsun og sjeyogtjúgu at at hetta her skal gerast um at mann ikki kemur við tí ferðenn nú so kann an eiski seta spurningin aso er tað nakað annað sum manglar sum hann ikki komi við enn ella hvussu ta her eivsta verið gott hjáhava fíggjarnevndini hava kanska fingið

øtað góða í allari lendiheitini tað er tað at skaktin skal ikki broytast ta vil siga at mann tekur mann mnn mann pilkar innmatin burturúr og so setur mann tveir elevatorar í staðin fri heim tað er tað er trosalt tað er trosalt ta góða við við við miserini sum sum mann kann siga men goymslu rúmið má at víðkast og tað má deilast tvey soleiðis at mann hevur ein sterilan part og ein reinan part og sjálvandi tá imnn hevur havt ráðgevar nú nevnir beinur johannesen ráðgeva sjálvandi tá iðmannhevur havt ráðgevar sum so gongur man út frá at tað er ráðgevarspspesialistar í sjúkrahúsbyggjarí og tí er tað bara óforstáiligt fullkomiliga óforstáiligt og nevndini púra stendur líka sum yandi sum øll onnur hvussu í himmalskar navnið kann mann hava fingið hesa ráðgevingina og hvussu kann tað vera komið so langt áðrenn mann tí uppskotið kundi verið farið ígjønn og so varð misser hann har nú kann tað so broytast og hjálpast upp á men fyri einogtjúgu miliónr krónu eka takk fyri takk síðani er tað siri stenberd sum fær orðiðger

havi verið partur av hesum málinum ígjøgnum nøkur ár verklagslógin um útbyggingina kom fyrri her í seytjan og eg meini at kartun hansen loysti flagið tíðliga í fimtan so so hetta er eitt sum gongur hetta er triðja samgonga kan man siga
sum arbeiðir við isom
og tá ið verklagslógin bleiv gjørd tá bleiv hon gjørd eftir øllum kundsins reglum eg haldi at hetta má vera eitt tað einasta byggjaríið har mann ikki fór inn og framdi stórar sparingar aðtað hevu mann øgiliga ofta gjørt ellars og so kann mann spyrja seg sjálvan hetta her við hvussu væl tað hevur verið fyrrireikað eg meini at bygginevndin ein bygginevnd hevði sitið í næstan tjúgu ár og hevði teknað og prosjektið var grivið út so eg haldi at at eg dugi ikki ordiliga at síggja hvat ið tað var í tí prosessini mann kundi havt gjørt øðrvísi mann hoyrdi nokk so tíðliga í sambandi við glasbygningin at tað tað blívu trupulleikar við tað bleiv dýrari og tá bleiv tað sjálvandi spurt um hetta byggjaríið og tá bleiv sagt at her var eingin trupulleiki tí her helt alt og tá ið tað bleiv avlivera altbitongarbeiði og eisini gildi bleiv hildið tá fingu okur eisini at vitað at játta
anum varð hildin
tá ei so komið fram til nítjan tá kom tann fyrsta fráboðanin í í mars nítjan um at tað vóru durkingar á veg og tá metti landsverk at tað vóru tveyogfjøruti milliónir sum byggjaríið bleiv dýrari og teir mánaðirnir frá frá mars fram til mars juni tá broyttist tað talið til um kring n fýrs h og so kemur eitt val og tá næsta samgongan tekur við tá het tað sum hevta hálvtrýss fýrs tá heta hundrað og hálvtrýss so tað hendi eisini okkurt í tí fasini har parkeringskjallarin kann mann siga er altso er ikki ein durkan av prosjektinum tí tað var ongantíð við tað er nakað sum fíggjarnevndin valdi og tað haldi eg at øll vóru samd um tað bleiv einmælt samtykt mann valdi um mann valdi at taka og og grava út fyri einum kjallara soleiðis at mann kundi hava parkering og goymslu og reingerð í har men mann valdi bara at fáa tað gjørt akkursum mær ráðain kjallara tí mann hevði ikki atso mann vildi ikki játtað pengarnar til at fáa tað gjørt ferligt tá tað so tað visti mann av at tað fór at koma og tað er so tað sum eg komi nú og tað uppskotið
er nevnd og og tað kostar so seksogfjøruti milliónir krónur og nú kemur so eitt nýtt uppskot um hesi her elevatorskakuna ella tað tornið sum kostar einogtjúgu milliónir á
afturat og eg veit ikki ordiliga hví tað skal koma í einum nýggjum uppskoti hví tað ikki er partur av tí uppskotnum sum liggur tað er nokk okkurt tekniskt í tí tað er so tað tað er men eg má siga sum fleiri hava sagt at eg føli meg heldur ikki trygga við hetta her og e tað nakað við at ráðgevingin ikki verið nøktandi so má mann sjálvandi hyggja eftir tí og tað gann gið eisini útfrá verður gjørt at alt verður gjørt sum skal gerast men men klokkan fimm í dag tá var ein samrøða í kringvarpinum sum eg bara hoyrdi við einum hálvum oyra tí at okur sita jú her men tá er tað so ein byggifyritøka sum er úti í miðlunum og sigur tað at tey kenna seg øgiliga ótryggan við byggjaríið tí teir hava fingið boð um at skrúva loft upp og skrúva loft niður skrúva loft ogp skrúva loft niður skrúva loft upp og skrúva loft niður eg veikki hvussu ofta innan fyri ta samu tíðina so ttað eru tað eru kanska nøkur tekn eg havi so ikki hoyrt nakrar sovorðið fyrr alment so eg haldi hvussu skal fara ein áheitan til landsstýrismannin um at taka tað í øgiliga stórum álvara tá ið okkurt sóvð kemur fram tí at tað vóru ikki nakrar ávaringarklokkur áðrenn í hesum málinum tað vóru tað ikki fyrr enn tá tær tveyogfjøruti komu fyrstu ferð í nítjan mars nítjan so tá ið tá ið fólk sum arbeiða í hesum her málinum fara út í miðlarnar og siga tey síggja ella tey halda okkurt ikki er í lagi so haldi eg má taka tað alvur so tað er hvussur eisini nakað sum nevndim at hyggja eftir og partur av loyvinum nýtsluloyvinum til til at fáa tikið sjúkrahúsi brúk tað er eisini at tær lonurnar sum standa frammanfyri eg skuldi takast burtur og tað skuld gerast parkering og tað er eisini eitt heilt nýtt prosjekt so so tað tað kemur nokk eina ferð í tíðini men tað er heldur ikki partur av at byggja sjálvan bygninginm so at eg veitikk um landstýrsmaðurin kann siga eitt sindur um nærr hann roknar við at alt hvussu arbeiðið líður og nær hann rokna við at tað verður klárt takk fyri takk fyri tann næsti røða verður landsstýrismaðurin hljoannesenbíðafrú forkvinna hetta var øgiliga keðiligt at hetta her skuldi koma á málið nú altso eg eg veri so skuffaður av tí og eg spiglerað meg kundi mann gjørt nógv annaðleiðis ja tað kundi mann fyri altso fyri einai langari tíð síðan tí at sum ja erhard joensen segði tað aðrastarð at vit høvdu ongantíð farið undir eina terra bygging og gjørt upp á hendan mátan vist vit gjørdu tað privat altso at gloyma karportin visti mann ætlar sær karportr sovorðni hetta er itt púra grundleggjandi og tað er tð nek tað politiska í tí men hetta her við hesi vørugómsini her altso tann upplýsingurin kom í fíggjarnevndini eg fekk at vita tað samtíðis sum fíggjarnevndin fekk at vita tað á fundinum um hetta her ststeraliseringina tí at tað hevði verið onkur hevði sagt okkurt um tað harúti beint áðrenn eg fór fíggjarnevndina og sjálvandi tann ráðgevingin sum verðu landsverk má fara eftir eftir einari statniskav upp á tað tað sum hendir her tað er at tú noyddir at takað nakað av innmati út tað er ikki nakað tú brýtur nakar betong niður afturaftur t tíma at taka nakar innmati út og tú mást simparera vørurnar sum er ein parturin stirilavørur og ein partur almindiliga vørur tað er øgiliga viktigt at tær eru hvør sær fyri lukstikk og fyri framtíðar rakstur av sjúkrahúsinum av hábygninginum og av øllum rundanum har tað tað er øgiliga viktigt at mann ger tað men hetta var hetta var ein strika í rokninginum tað tað var tað og eg eri spurdur oftan fyri er hetta tað síðsta eg tori ikki t at at standa her akkurát sum sirustenberg hern onkuse eisini tað altso nær er tað síðsta tí at so kunnu hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir so koma eitt á atveguliga ringt at gera við tú hevur heldur ikki tú situr heldur ikki við byggimyndugleikanum hann er nakað aðrastaðni so sum spurningurin hjá okkum er sikkurt nógv meir framtíðini hava vit gvið neyðugu resursurnar til eitt nú landsverk at tæir kunnu arbeiða fyri hesin her men her er simpultenn ein ráðgeving sum er púra galin soleiðis sum eg havi frættað og so má mann fara eftir henni og biðja um mær erstatning fyri tað frá tí hetta her málið vis tað ferð ígjøgnum so eru tað átta mánaðar til at mann kann opna altso hábygningin sjálvan ha
so eg vóni bara so inniliga at tað ettari hettara er er tað síðsta men vit hava allantíð tosað um at parkeringsviðurskifin skulu eitt vera upp á plás
tí at tað var eisini byrjani av tí men fíggjarnevndin vildi ikki hava ta vildi tá hava at mann tók fleiri verkætlanir fyri ikki at alt skuldi vera hbygningin tí at vilstu t taka alt saman tað sum forbyrjanin av so er tað sirka eg haldi níggju hundrað milliónir ella milliard men tá var tað vaskarí o tað hevði einki við hábygningin at gera men øll snakka um bygningi sjálvur hábygningurin sáldi menniskjur meg rætt frá fyrst frá titarnes morgun skuldi kostað nakað við fimm hundrað og fýrs milliónir ella okkurt hónatun og tá ið hetta her enn tá ið byggjarí er liðugt visti mann visti mann ferr upp í perspektiv sjálvandi hetta er so keðiligt at tar nýggjir upplýsingar sum eg havi fingið upplýst so kvadratmetrarprísurin upp á hábygningin er tann sami kvadratmetraprísurin sum gbygningurin fyri fimtan árum síðani tað er sami kvadratmendraprísurin sum líknandi bygningar eitt nú í danmark so tað vil siga tilgongdin hevuri óalmindiliga kann mann siga plássit og tað er komu nak ting afturat bæði við parkeringskjallaranum og so einaferð var han eisini nakað við at nú skuldi føroyskir ráðgevar eisini altso vera ei partur av spyggjarínumi ha og tað var eisini áðrenn tíðina var áðrenn tíðina tíð eisini aðtað var at føroyski ráðgevarar skuldi vera við í botnugrund haldi eg teir hava klárað tað øgiliga væl yvirorðnað hetta var eitt óalmindiliga komplekst byggjarí og tað kemur hann at síggja tá ið tað verið liðugt hvussu stórt og umfatandi hetta er so so eg vóni at úrslitið til endas blívur gott fyri fyri okkara sjúklingar fyrst og fremst eg haldi ikki eg kanska skal siga nakað meir ø tí at eg spurdi sama spurningin sum beini johannesen spurdi nevndini er nú altvið spurdi eg altso táog so líkasum so koma hetta her pá ta eftir torni her og so nevndu vit eisini

og tað má politski myndugleikin taka støðu til tað tama kemur so langt um tú brúkar hann til tað ella eina almindiliga stovu tí at vit vit hava klárað okkum øgiliga væl við korona við nøkrum konternarum tað er tað sær út til at vera øgiliga effektivt at mann heldua uttanfyri sjúkrahúsið og so er tað hesn her parkeri ella arbarakkin handan svarti bygningurin sum skal rívast niður og tað tað tað tað veit fíggjarnevndina eisini av so eg kenni ikki nakað eyka rokning altso sum liggur sum er meir altso ikki í núverandi støðu so eg haldi eg fari bara at siga takk fyri harra formaður og takk fyri til løgtingið at tey hava verið smidlig hetta e við ett kempiarbeiði at fáa tær so skjótt broytt nýggja verklagslóg tey hava arbeitt dag og nátt seinastu vikuna øll fólk fyri at fáa tað ígjøgnum og við øllum altso so so so hetta er veru nógvja eru nógv pressa a takk fyri harra formaður ja erhard joensen eina viðmerking takk fyri harar formaður ja eitt ein ein keðilig tilgongd sigur sigur landstýrismaðurin eg havi fylt eitt sindur við í í teimum sjúkrabyggjarínum sum eru runt um kring í danmark beint nú og tað er akkurát sama skili tey eru heilt betýðiligt durkaði og onkur av teimum er blivin ein verður kallað byggigøla eisini upp á grund av at kostnaðirnir eru so nógv hekkaðir men generelt so haldi eg bara tað at at tað vísir seg í øllum byggjaríum at visti tú roknar ein kvadrat melum prís út um tað er íbúðir ella tað er forætningar ella t goymslubygningar ella til sjúkrahús vist tú roknar teir kendu kvadratmindil prísirnar út so lendi tú altíð sirka har og tað er tað sum hann ikki gjørdi í hesum førinum malendi eitt heilt annað stað men so til síðst so endaði mann akkurát har sum kvadratinduprísurin tann generelli prísurin segði takk fyri keilio jahanesen ja tað var eisini mítt boeng hetta er tað sum eitt sjúkrahúsbyggjarí kostar og so hevur tað verið nógvar ymiskar tilgongdir politiskar handanvegin handanvegin og tað er púra rast beja joans sigur at at tað besti tummufingarareglunur tað er at siga í einum øki hatta slag av byggjaríi hvat kostar fermetrarprísurin undir nøkur lunda vanligum umstøðum vissui alt verður bumba ella eter kríggj kríggj kemur og hvat veit eg takk fyri harra formaður ja takk fyri so veru ta ikki fleiri sum hava biðið um orðið

vit eru so komin á mál við viðgerðina í dag tí bara framløgu eftir á skránni og eg skal boða frá at formansskapurin hevur lagt løgtingsmál uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um grannskovana av landsráknskapinum við meira parantesendi beinleiðis atgongd til elektronskar upplýsingar í telduskipanin so er tað løgtsmál nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja lestraríbúð tað er álit frá trivnaðarnevndini til løgtsmálið hundrað og sjeyogtjúgu og trivnaðarnevndin erur eisini lagt álit fram í løgtinsmum í trýoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um húsalandsgrunn heibíkastovna almannagaglig bústaðarfelag

tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur ver aftur í morgin níggjuogtjúgunda apríl tann tann fundurin byrjar klokkan ellivu
hvat eru fyrst triðju viðgerðir á skránni
løgtinsmál nummar seksogfýrs uppskot i løgtslóg um broytingar løgslógum frískúlar triðja viðgerð av løgtismál nummar trýogtrýss uppskot til løgtslóg um barnaváttanir triðja viðgerð av løgsmál nummar trýogfýrs uppskot til løgslóg um triðja byggistøð í umbygging og útbygging miðnámsskúlan á kambsdali triðja viðgerð av løgtsmál nummar hundrað uppskot til løgtingslóg um at byggja sambýli til fólk við menningartarnu og fjølbreki so er onnur viðgerð av løgtinsmáln nummar einogfýrs tað er uppskot til løgslóg um broyting lógbekenkula um straffilógin tað er revsilógin samtykki grunda neyðtøku herðing av revsing fyri neyðtøku og fyri samløgu við barni unrað og fimtan ár tá gjarningsmaðurin hevur gjørt sær dalt av síni kropsligum ella sálarligu yvirvág herðingarresir fyri blúnusbrot og forboð til dømd fyri ávís kynslig brotsverk onnur viðgerð av løgsmálnumar fýraoghálvfems og
skulu løgslóg um mál og vekt onnur vitja
gløgsmállnum hundrað og einogtjúgu uppskulu løgslógin broyting í løgslógum ræði ám málum málsøkinum at taka loftrúm og flogferslu undir føroyskta ræði og onnur vitjarðaløgsmál umeir hundrað og níggjuogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at leggja grundleggjan í avgerðina um loftrúmsradará fyri løgtingsavgerðar og framløgur eisini á skránni so er hesin fuldur lokin